so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fimtanda desembur og fyrst er tað nakrar triðju viðgerð vit fara í holt við og fyrsta mál á skrá er triðja viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um ferðslu er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í málinum við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti tveimum blonkum atkvøðum so fara vit at atkvøða við triðju viðgerð tað gera vit núja vit eru liðug at atkvøða og tað er seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti tvær eru blankar so er hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara síðan til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um yvir vøku við vakmyndatólium er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt við aðru vigger við trýogtjúgu atkøðin fyri sjey ímóti ongari blankari vit atkvøða nú ja vit eru og málið er samtykt við tjúgu atkvøðum fyri sjey ímóti ongari blankar so er málið samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit halda so fram og nú er tað triðja viðgerð av løgsmálum har trýogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gild fyri føroyar anorðning um vit krafttretivu fór ferðurin av vissari bestemmastur í lóg om tíkti sentrali persónsregistur taði tað er tað sum eitur cpr-lógin er tað onkur sum biður um orðið tað er tað hagný hoydal fær orðið
ger so væl ja harra formaður vit høvdu eit ett orðaskifti við aðru viðgerð um hetta málið og eg fari bara nýta høvi til at endurtaka at eg haldi at løgtingið við hesi samtyktini øhger seg inn eitta lóggávumál sum vit hava bart okkum til ígjøgnum mong ættarlið haldi allir flokkar hava við tíðini tikið undir við tí at í málnum yvirtiknum málum so hevur løgtingið løgtingið lóggávuvaldið í øllum og nógv hava spurt megum hvat er hvat er galið at fáa sær et eitt danskt persónnummari amentað er ikki nakar trupulleiki í at føroyingar fáa fáa atgongd til skráið aðrastaðni men tað má í minsta lagi gerast við løgtingslóg tað er tað sum velur støðan hjá okkum tjóðveldi at hevta yvirtikið málsøki skal ein slík skipan geras su verða gjørt við løgtingslóg ella sum eg havi nevnt tað kundi verið loyst so øgiliga einfalt um veruliga danskir myndugleikar vildu nakað við teimum orðunum ter siga við at danirnir settu eina reglu í lógina hjá sær um at eitt føroyskt persónstal verður altíð viðurkent í teirra skipan bara vil atseta null frammanfyri so einfalt hevði málið kunna verið loyst men nú mann valt hesa loysnina og hon ger seg eftir mínum tykki og eftir okkara tykki og tjóðveldi púrasta inn á lóggávuvaldið hjá løgtinginum at ta høvdi yvirtikið málsøkið eingin ivið um tað tað at at skráseta persónar í einum sentralin dátoregistari er ein øgiliga stórt vald hjá hjá einum myndugleika tað er kanska tað størsta startsvaldið sum fólk hava og tískil vildi ístaðiliga mælt til at festa hetta uppskotið og heldur at gjørt antirna eina løgtingslóg sum loysr hetta málið ella at eðn samt løgtingið segði við danskar myndugleikar at tit kunnu loysa heta málið við at samtykja eina reglu í tykkara lóg uttan
kann gera seg inn á føroyskt lógarvald á nakað hátt takk fyri at fara mær tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er enda vit atkvøða í málinum við æruviðgerð var hetta málið samtykt við nítjan atkvøðum fyri fýru fýru ímóti ongar blankari vit atkvøða nú í trý vikur ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við einogtjúgu atkvøðum fyri seks ímóti ongari blankari og er sostatt samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju viðgerð ella eina framhaldandi triðju viðgerð av løgtingsmál nummar einogtretivu tað er uppskot í løgslógin broyting við løgslógin um arbeiðsfremjandi tiltøk broytt til dagar starva nýggja javning og annað og har er so eitt nýtt álit komið fram hvør biður um orðið tað er rósa samuelsen sum fær orðið
fyrst ger so væltakfyrihara formaður tað er løgtingsmál nummar einogtretivu itveytúsundog tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í í løgtingslóg um alberðsfremjani tiltøk broytt til tillagað starv nýggj javning og annað taðer landsstýrismaðurin í almannamálum elsbet mer setis gunlagsdrettur sum er lagt málið fram tann tretivda septembur tjúguotjúgu og eftir fyrstu viðgerð áttunda oktobur tjúgu tjúgu er tað beint í trivnaðarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundinum tjúgunda oktobur triðja triðja og fýraogtjúgunda novembur í tjúgu tjúgu við við triðju viðgerð tíggjunda desembur tjúgutjúgu varð málið beint aftur nevnd nevndin hevur síðan viðgjørt málið á fundi ellinda desembur í tjúgutjúgu undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin uni rasmussen rósa samuensen erhard joensen jóhan eli poulsen mælar staðiliga til a skipanin við tillaganum starvi og skipaninn um fyriteppensjón verð endurskoðað endamálið við lógini um arbeiðsferðinara tiltøk tillaga starv er at gera tað eggjandi hjá fólki at thava størst møguligt tilknýti til arbeiðsmarknaðin eftir førimuni tað skal vera ein samanhangur millum skipaninir sum fevnir um hendan málbólkin og tað er tí avgerandi at millum annað skipanini við møguleikaváttan verður innførd soleiðis tað verður so gott og trygt grundarlag sum gjørligt fyri at avgera hvørj skipan tann einstaki hoyrir til fyri at tryggja stabilitet verður mælt til at kanna møguleikan fyri mallir politiskur flokkar í áhuga eigat vera við í arbeiðinum meirilutin heldur at øll tey sum í dag eru í skipanini við tillagandi starv ella vardum starvi skulu halda fram undir galdandi treytum tað vil siga at hægstloyvda lønarískoytið verður óbroytt tveyogtjúgu túsund krónur tó so at um persónir sum er í skipanini við tillagandi starvi undir galdandi skipandi skiftistarv ella tey natey fevna um broytingum sum koma í gildi eftir fyrsta januar tjúgu einogtjúgu tís verður meirilutin soljóðandi eitt paragraf tvey stykki tvey verður orðað soleiðis stykki tvey persónur sum eru tillagan ella vardum starvi áðrenn henda løgtingslóg fær gildi fær lønarískoyti eftir higartil galdandi reglum tó verður ásetingin eftirlit í sambandi við tillaga starv framt eftir ásetingina í paragraff trýogtjúgu stykki tvey og trý sum ásett í paragraf eitt nummar tólv og trettan viðmerkingarnar við hesir broytingur verður partur av stykki tvey strikað talan er um partin sum ásetir at lánarlønarískoyti ikki kann vera hægri enn níggju túsund krónur m mánaðin hesin parturin verður trikaður øll verandi tillagað størv tað vil siga at tey sum áðrenn henda lógin kom í gildi er eru í tillagan starvi halda fram óbroytt og hægstmøguligt og lønarískoyti verðurs framvegis tveyogjú túsund krónur um mánaðin ætlað sparingin á fíggjarlógini upp á umleið eina millión krónur verður so sostatt ikki framd við hesari broyting verður tekur meiren
brotin undir við málinum og mælir løgtingið til at samtykkja uppskotið takk fyri
fyrst er tað kristinoháfoss ja fyrsta øllum so er ómetaliga horm um hetta málið er komið aftur úr nevnd longu eg helt tat ta var eitt gott høvi hjá nevndini at geva málinum meiri tíð til viðgerð landsstýriskvinnan legði jú hetta málið fyri løgtingi u hon segði hon skuldi spara pengar men hyggja vit eftir fíggjarlógaruppskotinum við teimum broytum fraldari so verður øgiliga lítið spart so tað hevur ikki nakran skund at koyra hetta málið út aftur hinvegin tann broytingin u hann nú fremur her verður glopp ímillum tey sum nú eru í tilneymisstarvi og tey sum fara at koma í tileg aitt starv fleiri túsund krónum am munaði um mánaðin fyri akkurát sama arbeiði heldur rósa samensen at tað er ein góð loysn ella heldur rósa samensen at tað hevði verið skilabetri at mann setti seg niður arbeitdi víðari við málinum og fann eina góða loysn
solísa vit ikki stilligt fólkini so nógv
verra sum vit gera við hesum her málinumrósa selsenverður sagt í hesum her tilmælunum tað er tað at mann er noyd til at endurskoða hesa skipanina og ikki minst skipanina við fyritegapensjón í dag hava vit eina lóg við fyritegapensjón sum er lagsta um miðal og hægsta útgjald har sum tú kanst í ein ávísan mun vera til arbeiðis og hendan her er akkurát mótsatt tú kanst til arbeiðis g faran kompensering og tað sum er neyðugt tað er eisini at fáa inn tað sum mann sagt um mann brúkar øðrum londum taðer at fáa eina møguleikaváttan sum beinleiðis sigur hvat ið í ein trýparta avtalu hvat ið borgarin kann soleiðis tað at hann ikki skal gjøgnum tað alt tað við sig hurlumhaiði sum í dag so skalt tá ið tú skalt ígjøgnum eina at fáa et tillaga starv tí tað er ikki altso tað verður gjørt í í í í massiga í besta mun tá honki ivaist í tí men møguleikaváttanin hon kann geva nøkur onnur ting sum serligan svøríki sum tansauteriali lestarin í svøríki var og vitjaðu okkum og fortaldu frá athvussu mann kann gera skipanirnar meira øðrvísi og meira smidligu lættari fyri borgarin
ja so er tað bjørt samuelsen ger so væl takk fyri eg ætlaði at spyrja rósi samuelsen um kann hon vátta at tað verður soleiðis at ein sum hevur eitt starv í dag einum skerdum førleika sum hevur eitt starv í dag hann sleppur at halda fram eftir núverandi skipann missir einki men um viðkomandi skiftisstarv til eitt annað starv er tað so soleiðis at viðkomandi risikerar at missa fleiri túsund krónur um mánaðin tí at mann tá kemur inn í tað sum eftir fyrstu viðgerð kallaði bskipanina altso tí nýggju skipanina tí skipanini sum munantiverri er tað soleiðis skiftú starv so missir tú kanst tú riskera at missa nógva løn
ein spurningur afturat hvussu nógv
vænta samgongan at spara árliga upp á hasa broytingina takk fyri tærrósu samuelsen tað er rætt at tey sum eru í tilagar starv í dag og gera broyting fara inntil nýggju skipanini tað vil siga at tað er lógina um vit hava sum sagt vart starv við tað tilagar starv eitt og kann mann siga tilagar starv tvey og síðuleypan tá ið hava so fyriteypan sjónastorvningi eisini vit trimum ymiskum skipanum og tað er tí at tað verður mælt til at mann skal hyggja eft øllum samlaða pakkanum og finna útav og gera mær einklar skipað so at sparingin verður ikki tann í tann mun sum ætlanin var sum landsstýriskurin leyg fram ella landsstýrið men tað er so tað at mann ikki vil fara at taka frá teimum sum eru í dag
altso er í tí tiðleðandi starvinum í dag so tay tey komu so ikki at missas
sparingin verður ikki tan sama so er tað siristenbergtakk fyri harra formaður sum eg havi skilt málið so sparir mann einar seks milliónir komandi árini tí at tey sum koma inn í skipanina vera s nógk skerd kann rósa samelsen siga okum í tinginum hvussu stórur munur tað verður á fólki sum eru í skipanini í dag og teimum sum koma í skipanina ella vist fólk skifta starv hussu nógv stórur munur tað verður um mánaðin í pengum og um sambandsflokkurin heldur tað er í lagi at mann fer at hava so ymiskar skipanir soleiðis at nøkur fólk kanska kjenna báði kanska báða up í fýra gfimm túsund krónur ymisk
fer sama starv men mann skal hava
minniløn bara tí mann hevur brekósa samelsensum sagt so havi g sagt við ta fleiri ymiska skipanirna kemur tiltil til málbólkin fólk sum bera brek og tað er tað sum mann var noyddtur at rudda upp í og hvussu nógv fólk koma í skipanini tað vita vit ikki vit vita heldur hvør málbólkurin er men vit hava lagt okkum eftir soleiðis tað at at eini eini vanlig kanska eini sjúkrarøktarfrøðingur altso manni manni altso tað var ikki nógv broyting tá tað kemur til tann málbólkin ella tann tanntann lønarflokkin tað er kanska meira tey sum hava tær stóru høgu inntøkurnar sum koma at missa ta se vist tú skalt hava kanska eina samliga inntøku uppá eini fjøruti túsund krónur um mánaðin taðer kanska herligt
heldur tey sum kuna missa enn hini sum eru
ságrindanum so er tað høgri heitaður hjá sann har formaður tað var gott at hoyra málið í rót samansøgnum eg havi sagt hana í orðið sum verður higartil og vit kunnu staðfesta tað loysir seg onkuntíð at tala við hørðum orðum tí tað hevur so elvt til at fyri tey verandi skipanini verður so ikki broyting framd men framveftir verður sama broyting skotin upp sum landsstýriskvinnan upprunaliga skeyt upp ið ætlaði eisini at spyrja tá samansýni um hon heldur tað er rætt at framøttir verður tað so at tvey fólk sum verða í sama starvi dømis ein sum hevur ein sáttmálarløn sum svarar til ein lærara ella harðaleið sum hevur ein triðingsarbeiðsførleika har verður altso seks túsund krónur á muni millum ein sum er skipanini fram til fyrsta januar í dag ella sum er skipanin nú og tann sum kemur inn í skipan aftan fyrsta januar heldur á samanhangssóknøtt tað er

og og rættvísir arbeiðspartarpolitikkur samelsenøh eg sigi málið er sum so ikki svart hvítt nú var eg sjálv við til at fyrireika ta lógina sum æt arbeiðsfremja tiltøk tei vóru allir flokkar á tingi sum var við í tí arbeiðinum og egvil siga at tað var kanska keðiligt at mann tóku broytti skipanina so ógvusligt sum man ava gjørdir fyri trimum árum síðani fyri síðani o nú at verða noydd til at bakka aftur eg var sjálv úti í landsstýrinum kanska tá ið kreppunesin var har sum mann kul hyggja eftir hvussu mann kundi tálma útreiðslurnar og tað var ikki stuttligt at standa har og skula taka avgerðir og og minka ummansig um tær veitingarnar sum fólk fingu altso tað tað er ikki stuttligt men vit vistu vit ikki tálma í hesum
nú so koma vit til noydd til at gera tað í ein ólukkumát tíverri
ja so er tað ingilín strøm ger so væl ja ø nú skilst at tey sum eru í skipanin í dag tey sleppa undan hesum her sparingunum at skula niður í løn í upp til fleiri túsund krónur men heldur rósa samuelsen at tað er rætt at mann upp á hendan mátan stavnsbyndi fólk í einum starvi hetta eru fólk sum kanska eru ung og valútbúgvin sum eru í einum starvi og eru í hesari skipanini nú sum ikki merkja sparingina men skifta tey starv og vilja kanska ja menna seg fara eitt annað starv klárar seg betri har ella av øðrum orsøkum skulu skifta starv ikki trívast í starvini sum tey eru í dag so skulu tey altso niður í løn mann risikerar at binda fólk
ein starv inntil tey nærkast persónsaldri heldur at samanstenda tað at tað er rætt takk fyri ja takk fyri tað er alt for ófriðarligt í tingsalinum altso tað ber ikki til at sita og práta so hartini í tingsalinum meðan ein annar í tingsalinum hevur orðið tað órógvar tann sum skal hava orðið og øll onnur sum
sum lurta men nú fær rósa samuelsen orðið at svara ingilindisdømi í gjársfalli tað er einki at ivast í at tað er ikki alt sum er rættvíst her í verðini og eg kann ikki lata vera við at taka hædd fyri teimum fólkunum sum hava eina høga útbúgving sum hava eina eitt gott starv og hava at etablera seg og knappliga ein dag sum missa teir allar førleikarnar og so enda niður á eina fyritøkubensjón tað eru støður við konan koma í og tí er verri altso eg hevði heldur ynskt at mann kundi lofta tann bólkin tann bólkin av tí bólkinum sum eru familjur har sum mann knappliga missir alt og kanska endar við eina inntølum á tí
túsund krónur mánaðin so æt teg
tað er ikki so svarthvítt alt ja so ver tað heym mortensen sum fær orðið ein lítli viðmerkin til rósi samunsen harra formaður tí haldi fleiri sum hava spurt um tað sama tað er nemiliga tað er ati tá ið mann er í hesari skipanir er og o tað er so tað tann parturin men í tilfeldi av at mann skal broyta starv ella fáa sær annað starv ella kanska eina betri útbúgving skal mann so byrja nýggjum aftur ella hvar er tað mann er staddur tá eg eg skilji ikki ordiliga hví mann fer í í hesa skipanina pá hendan mátan er at at bar man skiftar eitt annað starv ella skiftir á et ávís øki so skalt tú lía
laka sum straffast fyri tað tað at
skilji eg ikki hví man ikki kann varðveita tannpartin í aftur føri ja so er tað rósa samelsen ja visti mann visti mann ikki broytir mann sigur mann sluttar av í einmg stað og so bigina up á nýtt hann øðrum so kunna vit hava fleiri skipanir sum tú skalt viðgera fólk við tveimum ymiskum altso fleiri ymiskum støðum sum kanska verið meira fløkt tenn at siga hata hetta er tað so byrjar upp á nýtt
tað er órætturvíst ja tað er tað men tíverri hettar treytirnar ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar vit halda so fram næsta røðara er sirið stenberg
fegnast um at málið fór aftur í nevnd og minnilutin hevðir sjálv hevur ppostdóttir og aksel johannesen tí at tað vóru so nógvir spurningar sum vóru ósvaraðir serliga vóru avleiðingarnar av upprumna uppskotnum og eisini avleiðingarnar av tí broytingaruppskotinum sum meirilutin framdi tá illa lýstar minnilutin ynskti at fáa hoyringar í nevndarviðgerðini og settu fram ynski um tað men tað bleiv ikki gingið áv møti okur blívu bara kunnaðu um broytingina sum samgongulimirnar í nevndini ynskti okur ynsktu millum annað at fáa lýst avleiðingarnar uppskotinum og munin millum fólk í verandi skipan og í nýggju skipanini hetta fingu okur ikki møguleika til okur ynsktu eisini at fáa greið á hvussu nógv fólk vóru í hvørjum lønarbólki so so okur sóu hvussu tey blívu rakt harumframt ynsktu okur at fáa greiði á hvussu broytingaruppskotið hjá meirilutanum rakar ymisku bólkarnar tí nevndin fekk eisini sendandi skriv sum setti spurnartekin við hvør bleiv harðast raktur av tí at av ynski ikki blivu gingið til at møta sum stendur heta her ósvarað og tað liggja jú skriv við sum ein og hvør kann lesa sum vísa á at kanska verða tey sum hava tær legstann legsta arbeiðsførleikan harðast rakt minnilutin fegnaðist um at tað eydnaðist at fáa málið aftur í nevnd sum gjørdi at samgongan slepti ætlaði hekkingini um at serliga lønarískoyti upp til einogtjúgunrað krónur um mánaðin og tað vóru eisini nógv sum gjørdi sítt til fakfeløgini vóru úti megnfær úti og nógvar einstaklingar og avvarandi sum blívu rakt vóru eisini úti so tað var gott men okur taka als ikki undir við at treytirnar hjá fólki ið tillaga enum starvi verða so nógv verri fyri øll nýggj sum koma inn í skipanina og tað sama er galdandi fyri fólk sum vilja skifta starv vis tað eru tillagaðnum starvi okur skilja ikki at samgongan ætlar at gera livirkorini hjá fólki sum koma í tillaga starvs so nógv verri og okur skilja heldur ikki at samgongan ger umstøðurnar hjá fólki nógv verri við skerdum førleika at vera á arbeiðsmarknaðinum málið er sera prinsipielt kjarnin í málinum er um okur skuldu fara frá at fólk sum hava brek ella hava skerdan arbeiðsførleika skulu hava løn sambært sáttmála ella um tað í mesta lagi skulu kunna forvinna tað sum ein arbeiðsmannaløn er lógaruppskotið vísti upprunaliga á at eingin er tillagaðum starvi fór at fara undir arbeiðarlønina men seinni kom tað fram at tað var ikki rætt fleiri fara at liggja undir eina arbeiðaløn og frameftir verður lønarparturin frá arbeiðsgevara sambært sáttmála og lønarískoyti frá landinum verða at roknað sum eina veiting og hetta merkir í veruleikanum at inntøkan hjá fólki or tillagaðum starvi kann broytast við løgtingslóg á hvørjum ári og tað er als ikki nøktandi tí tað verða so ótrygv viðurskiftur hetta sund nýr seg eisini um hugborð til fólk við breki ella skerdum førleika og sjálvsagt skulu fólk ið tillagaðum starvi hava góðar umstøður og góðkorð á arbeiðsmarknaðinum og løgtingið átti at gingið á odda at fingið enn fleiri fólk i tiðliga starv týdningurin av at vera arbeiðsmarknaðin fyri trivnaða og lívsgosku má ikki undirmetast í tvey túsund og níggju samtykti føroya løgting eystursáttmálan um rættindi hjá fólki sum bera brek og minnilutin er sannførdur um at hetta lógaruppskot ikki er í samsvar við eystursáttmálan og eisini á tí orsøk eiður mann ikki at samtykkja tað lyglahugtøk í eystursáttmálanum er javnvirði bandan av mismuni vegna brek samhandsfesti og kompensatión og brógvsáttmálin byggir eisini á ena menniskjafatan har virðingin fyri tí einstaka menniskjanum og møguleikan hjá hvørjum einstøkum skula geva treytaleyst somi javnbjóðs rættindir til øll at forða fyri mismunni vegna brek av øllum slag og eitt samfelagi tryggjar øllum borgarum sum berða brek javnbjósrættindir av livaum virka samfelagnum á jøvnum føti við øll onnur tað sum landsstýrið nú leggur upp til er at fólk við breki ikki skulu hava skulu hava løn sambært útbúgving akkurát sum øll onnur tá ið tað snýr seg um lønarpartin frá landinum í spurningum sum nevndin hevur sent sent landsstýriskonnuni gongur eisini greitt fram at landsstýrið ikki serlønarpartin hjá landinum sum løn men sum eina veiting minnilutin meta lønarpartin frá landinum vera kompensatión fyri skerdan førleika sum eystursáttmálan eisini leggur upp til tí er okur ikki samd við meirilutan í trivnaðarnevndini og síggja hetta uppskot sum at mismunur verður lóggivin okur stúra fyri avleiðinguna av uppskotinum eitt er tað fíggjarliga sum okur ikki taka undir við at annað er parturin tann parturin av hugburðuin til fólk við skerdum førleika á arbeiðsmarknaðinum lógaruppskotið eggjar eggjifólki við skerdum arbeiðsførleika útbúgva seg og førleikamenna seg sum annars er grundleggjandi fyri øllum arbeiðsmarknaðinum og grundleggjandi fyri at varðveita tilknýti til arbeiðsmarknaðinum tað menniskjaliga virðið í at kenna seg til nyttu í samfelagnum at hava nakað at fara upp til og at skapa sær meiningsfullan gerandisdag er fyri flest fólk besta bók til eitt eydnusamt og meiningsfult lív og minnilutin metir at broytingin økir um vandan fyri at fleiri fólk fara at blíva fyrr tjá pensjonistar heldur enn at fara í tíðliga starv tað sum meirilutin letur p mælir til letur upp fyri at tvey fólk í sama starvi við sama eiðskerda arbeiðsførleika á sama arbeiðsplássi fara at fáa sera ymiska inntøku um annar eru í nýggju skipanini og hin eru gomlu skipanini ug meginreglan um somu løn fær sama arbeiði verður tí brotin og harvið fáakur a og bborgarar og tað fer eisini at vera ein stórur fíggjarligur smeitur fyri fólk í tillegunm starvi tíðiní
verður farin men okur mæla staðiliga
frá at samtykkja hetta uppskotið takk fyri bjørt samelsen fær eina viðmerking takk fyri ja eg spurdi rósa samuelsen um hvussu nógv samgongan væntaði at spara árliga hon svaraði sjordið men so segði siri stenberg at tað var seks milliónir kann siri stenberg upplýsa altso hevur trivnaðarnevndin fingið upplýsingar um hvat tað er fyri ein upphædd mann væntar at spara árliga tí mann sparar jú einki nú ønæsta ár sum skilst men hvat er tað um mann væntar at spara upp á longri sigd um metir sigur
siristenberg at tað er ein so mikið stór upphædd a
at tað ikki bor til at funnið hanað aðrastaðni takk fyri siristemberg takk fyri harra formaður nú fingu okur ikki høvi til at gera tær hoyringar sum okur ætlaði eg havi bara hoyrt at tað eru seks milliónir men eg veit ikki um um tað er eftirfarandi dugi ikki at siga tað men tað veit kanska onkri í samgonguni at tað er seks milliónir um árið sum mann væntar at spara framyvir men tíverri fingu okur ikki lýst tað og sjálvandi kann mann finna ta tær seks milliónirar onkrar aðrastaðni og tað var nokk so eroniskt tat tá etta uppskotið kom samstundis sum mann eisini tók mvegfrítøku av luksus bilum kann mann siga so at
hungar hevur mann ongantíð tá tað kemur til nøkur men ikki tá tað kemur til fólk við sjørkum arbeiðsførleika takk fyri
ja so er tað hannes joensen sum fær orðinger so væl takk fyri hara fomaður øh bæði undir fyrstu og aðru viðgerð vístu vit á í javnaðarflokkinum og eg vísti sjálvur eisini á ati hetta uppskotið hoyrir ikki heim her hetta er ikk eit gott uppskot hta vatt uppskot sum ikki eigur at koma á ting tað er nógvur partur av hesumr uppskotunum sum ikki eru nøktandi og millum annað eisini haldi eg tað er lítið kanna hvussu hvussunógva tað kostar á øðrum økjum á fíggjarlógini tá mann eg royna at skerja á einum øki sum kanska fer at kosta á øðrum økjum tí hesin borgarar mugu inni á aðrar skipanir tá ter ikki kunnu fáa nøktandi hjálp í hesari skipanini so er tað alt for lítið kanna hvat veruliga er ein sparing í hesum uppskotunum eg trúgvi hetta mótsatta hetta er slett als deiligtsistiena sparing hetta er ein útreiðslu longdini fyri samfelagið ogtí vil eg mæla til at uppskotið verður aftur beint í nevnd eg havi víst á fleiri ferð at at leggja eftir borgarum ella skipanum sum fungera væl tað er altíð ein vánalig loysn ein vánaligur máti at spara uppá vit hava nógvar aðrar mátar og nógvar aðrar møguleikar at spara á fíggjarlógini ella skapað okkum fleiri inntøkur enn at leggja eftir hesum samfelagsplatskum nú kenni eg væl til skipanirnar við tillagandi størvum og tí at eg havi havtarbeiðsfólk sum hava arbeitt hjá mær sklaskúlaverkinum og taðe riggað óalmindiliga væl eg havi víst á fleiri ferðir hvussu gott er at arbeiðsfólk sleppa út í arbeiðslívið sjálvtum at shava fullan førleika at arbeiða fulla tíð men kenna seg vird á sama støði sum onnur við somu útbúgving og hava somu møguleikar tí í daglidagnum hava tað eisini somu skyldir sum øll onnur í samfelagnum tað eru eisini fólk sum hava ymiskt tarn og brek sum koma undir hesar skipanirnar sum ljóða tað gott á teimum og eg unni øllum teimum at hava eitt gott lív og hava gott arbeiðslív eins og vit onnur og tí haldi tað er púra burturvið at spara hesum økinumeg eri heilt vísur í at tað sum vit spara her tað mugu vit gjalda í øðrum skipanum og aðrastaðni á fíggjarlógini og tað er mann yvirhøvur ikki kannað og hví er mann ikki kanna tað áðrenn mann kemur fram og sigur hetta kostar for nógv tí eg trúgvi slettiki at tað kostar for nógv eg trúgvi tað a hetta er eitt tað besta mann hevur gjørt innan hesi økir og hendan skipanin her burdi verið verið eitt sólskyns dømi um hvussu mann kann fáa fólk sum hava skerdaførleikar út aftur í arbeiðslívið og fáa ein ein góðan gligdag ein dagliga sum vit onnur hava sum ikki erur skerd og eitt lív sum vit onnur hava sum heldur seg er skerd eg haldi a hta er vantandi virðing hetta er ódámligt og hvørki samfelagi ella landskassin njóta gott av hesum her og eg trúgvi í longdini so vil uppskotið raka øgiliga nógv fólk í samfelagnum eisini okkara eftirkomari sjálvandi tí at nú hevur mann sjálvandi sagt tað at tey smæru skipanini taðverða ikki rakt men tey sum koma í skipanina og tað er okkara eftirkomari tey fáa se ikki somu sømdir og tað er so okkara børn kat tað so lættliga vera so eg haldi ati eg vil mæla til at fella uppskotið og í ringasta føri visti tað ikki verður verður gjørt á tinginum her so vili eisini mæla til at tað ver verur beint aftur í nevnd so mann kann kanna hesi viðurskiftini um hetta veruliga er ein sparing tí her eru nógvar óvíssir her nógv tøl sum eg ekki er er í lagi so eg vil
degligat heita á løgtingið um at fella uppskotið
takk fyri ja so er tað nakrar viðmerkingar ingilívs troymm fyrst gerst væl ja eg hugsi um at her við tá tað snýr seg um fleksibilitet ástey fólkini sum eru í skipanini í dag sum kanska tað kunnu vera ung fólk sum hava námsáðan útbúgving og arbeiða innan fyri tað økið tey verða nú onkursvegna bundin fast til tað starvið ella tey skulu øll føroya velja um tey vilja nógv niður í løn og flytasta og skifta starv ella um tey vilja verandi í starvinum tað kann vera ymsa orsøkurgerð til at mann skiftistarv tað vita vit øll mann kann ikki trívast á einum arbeiðsplási mann kann eisini bara vilja menna seg innan fyri okkurt annað men onkursvegna so bindur mann nissu fólkini til tað arbeiðið sum tey hava nú tí annars fara tey upp til fleiri túsund krónur
niður til løn tað haldi eg ikki er í lagi
njei eg kundi hugsað mær at joans joensen kanska eisini koma eitt sindur inn á tað takk fyritað gevurt nógv sært ongra meining at tú arbeiðir eitt starv tú kanska ert ta ungur ert byrjaður arbeið í inum starvi tað kann til dømis verða lærari og tú ikki sleppur at skifta starv øllum tínum lívi uttan tú skalt niður í løn og tað er sama arbeiði og tá hugsað verður eisini um at at royndir og annað tað tað tað er líka mikið við tí tú fært ein straff fyri kanska at tú roynir at søkja tær nýggjar arbeiðsmøguleikar so mann kann siga tað at mann er í øllum førum ikki javnstillar við onnur á arbeiðsmarknaðini so eg haldi teg burturvið tað er sjávandi gott at mann hevur tilagað skipanin soleiðis at tey sum eru í skipanini ikki verða ragt men tað skuldi bara verið í øll eisini á framtíðini so hetta er bara eitt eitt vánaligt uppskot
og tí vil bara mæla til at at mann sær burtur fyri snáldskotinum
kemur onkur fagari takk fyri ja so er tað bjarnihammertakvy hra formaður vanliga sigur mann at mann skalt meta samfelag eftir teimum sum hava tær ringast ikki teimum sum hala best tímin spurningurin til jóannes joensen hvat er tað sum ger hantan samgonga velur at fara at leggjast eftir føroyingum við skerdum førleikum hvat er tað sum ger tað at ann samgongan veljir at leggjast eftir føroyingum við skerdum førleika fyri at spara nakrar fáar krónur her nú tá okur øll vita av at tað kemur
mana kosta nógv meiri enn hvat ag
aftast at spara við hesun her takkfyri hara formaður ja hevði eg vitað svarið bjarni hammer tað veit eg ikki eg skilji tað heldur ikki eg hugsi kanska at tað er tí at mann er eitt sindur ørkymlaður um hvat mann skal gera men tað eru fleiri aðrir møguleikar tú kanst royna at skaffa tær fleiri inntøkur tú kanst royna at skelja hjá til dømis okkum sum sum hava stórar inntøkur og sum hava góðar skipanir okkum tingmonnum til dømis tað er nógv annað mann kann gera enn at fara eftir hesum bólkunum eg skilji tað yvirhøvur ikki
og og tí kann mann kanska vera málið
tá mann tá mann sær so et upskot um hetta syristenberg takk fyri harra formaður ja okur mong sum ikki skilja og sum heldur ikki taka undir við við hesum uppskotinum eg haldi faktiskt ein dáragerð at gera nú bleiv tað sagt at tað hevð verið gott at fingið málið aftur í nevnd tað kann eg bara at taka undir við okur hava prøvat eina ferð tíverri gjørdi tað ikki tað at mann fekk gjørt hoyringar men tað gjørdu í hvørfall tað at mann bakkaði í einum parti av uppskotinum sum kanska tað hevði hjálpt upp á tann síðsta partin mann fekk tað aftur í nevnt tí at okur vita tað at tað eru eisini fólk í samgonguni sum slett ikki hava tað gott við hesum uppskotinum so kanska tað ber til at tosa til ta góða í í nøkrum í hvørfall hevur hjálpt eitt sindur tí at tatað kann ikki vera í ordan at oku skudu hava so stóran mun av fólki og at mann skal fara inn og hava at vera so skerdur tí at mann hevur ein skerdan
arbeiðsførleika tað tað tað nokti eg at trúgga
ók at sunnag fólk inni her haldi er í ordanhannes joensenja eg havi eisini ilt við at skilja at mann roynir at ratfosisera eit sovornda uppskot sum hetta øeg dugi ikkiggjá nakað gott í tí yvirhøvur eg hugsi hví mann hví mann ikki hevur kannað hvat tað kostar á øðrum økjum tað tað skilji eg heldur ikki man kundi hvussuer hugt eftir gjøgnum eitt áramál hugt eftir fíggjarlógini hvat hvat hvussu fær skipanin úfólkatalið veksur i varða fleiri og fleiri eru tað aðrar skipanir sum eisini vaksa í í tølum á fíggjarlógini kanska at standa tær í stað og um hendan veksur eitt sindur jamen tað er kanska eitt ein ein sjóskinssøga eitt eitt sycekriteriu fyri at skipanin virka væl so eg hugsi at her er púra púra skeivt tað sum vit gera og sum sagt eg haldi tað hv verða
bevst at kanna málið nógv betur og at beint málið aftur í nevnd takk fyri ja takk næsta røðar er høgni hoydal
gersovælharra formaður fyrstur at siga at vit vóru fegin um at uni rasmussen formaður í trivnaðarnevndini tók titil at fáa málið aftur í nevnd og at nú eru so broytingar gjørdar aftan á tær atfinningar sum hava verið bæði her á tingi og aðrastaðni frá og at nú er so eitt broytingaruppskot sum ømælir til at tey sum eru í skipanini longu í dag ver tilegaan starvið ikki verða skerd og tað sum so liggur eftir tað er altann partin av upskotinum sum sum skerji skipanina frameftir fyi øll tað sum koma inn í skipanina frá fyrsta januar og taðer nógv sagt um hetta málið men eg kundi bara hugsað mær at at skeitt upp í tað at sum bæði arbeiðsgevarafelagið fakfeløgini øll tey avvarandi feløgini fyri fólk sum fólk sum hava sjerdar førleikar hava sagt su eina skipan sum hevur riggað væl tí at hon ger tað at arbeiðið verður virt á javnan hátt taðvil sig at tú ert staðfestur at vera førleikaskerdur við tína arbeiðsførleika hevur tú mist helvtinanda arbeiðsførleikaka so fært tú eina ávísa løn frá arbeiðsgevaranum so fært tú sáttmálaløn eisini í tínum lønarískoyti taðvil sig hetta er ikki ein olmussa hetta er ikki ein hetta er ikki ein ein eghaldi onkur kallar tað fyri eina fyri eina eina almenna studning ella veiting hetta er hetta er rætt og slætt ein kompensatión fyri mistan arbeiðsførleika eftir tínum førleika við tínari útbúgving við tínum við tínum royndum sum tú hevur annars tað sum nú hendir við skipanin visi hetta verður samtykt tað er at fólk sum eru í júst somum støðu júst sama starvið bara fyri at taka nøkur dømi harra formaður við einum sáttmálaløn upp á fimmogtúgu túsund krónur so er ein sum hevur heilt lítlan arbeiðsførleika tíggju prosent har verður munurin millum millum eitt fólk sum starvast sum er koma in í skipanina áðrenn fyrsta jaar og eftir trý túsund og seks hundrað krónur í mánaðarløn fara vit so upp til tær lønirnar sum eru sum eru lat meg siga fimmogtretivu túsund krónur ja tað er væl hægrin arbeiðraløn men tað kunnu vera til aðrarir tað kunnu eisini vera faktis sjúkrarøktarfrøðingar og annað har verður munurin millum ein sum hevur helvtinasum hevur ein triðings arbeiðsførleika seks túsund krónur um mánaðin fyri tvey fólk sum starvast í júst somu støðum og harvið verður tað grundleggjandi prinsippið sum g haldir so gott við skipanini brotið nevniliga at tú at tú verður løntur eftir tínum førleikum og tú fært tingnýti til arbeiðsmarknaðin við øllum tí sum tað virðið hevur fyri fort einstak menniskju vyð hvør einstaku familjum nevn at vera partur a abeiðsmarknaðinum og at tú hóast tú ert førleikaskerdur ella førleika skerd so starvast tú á arbeiðsmarknaðinum og hevur tað tilnýti men sjálvandi við teirra avmarking sum títt sum tíni sum tín førleiki hevur ein sera sera góð skipan har føroyar ganga undan norðralondum sum hevu riggað væl ogsum eftir mínum tykki h síggja vit tú í tí longru longra longra tíðartíðarbilunum verður til stóran fyrimuns fyri samfelagið tí at alternativið sum tað hevur verið og su vit hava sæð í øllum okkara grannalondum er at fólk verða sett á fyriteapensjón siga t nú kanst tú slettki brúka st arbeiðsmarknaðinum og verður endaliga kannmann siga settur uttan fyri arbeiðsmarknaðin og tað sum á man á donsk sum kalla fyri óvrførts innkomst og fari eg ikki skeivir so haldi eg danir eri í einari støðu har har meira enn ein millión fólk eru á tí sum tað kalla fyri ófastkomst altso at tú rindar fólki fyri ikki at vera aktiv á arbeiðsmarknaðinummher hava gjørt tað øvutta og tað hevur riggað ómetaliga væl og ja tað ggur biva gjørda betringar men hví ikki tað tí tað hevur gjørt tað at enn fleiri kunnu verðusskipanir enn fleiri kunnu hava eitt gott lív enn fleiri kunnu varðvarda tann samleikan og tann og tann møguleikan tað er at vera so harra formaður eg taki undir við at koyra málið aftur í nevnd skal bara nevna líka tað at fara vtðupp á teir heilt hægru lønirnar tað verður tíggju túsund krónur a muni
millum tveir persónar í somu skipan sum er arbeiðsmarknaðin bara um tey eru hálvtrýss prosent førleikaskerd
tað ber altso ikki til aviðmerkingar ruttvang gersuvæltakk fyri ja eg má viðganga eg havi eitt sindur blandaðar kenslur í mun til hetta uppskotið t her er eitt mál sum oftani hevur verið uppi í sambandi við fíggjarlógararbeiðið tað er ein játtan sum veksur nokk so skjótt men tá ið høgni hoydal vil hava málið aftur í nevnd er tað tí at hann sær fyri sær at mann fær eina breiðari semju um at gera broytingar altso í verandi skipan er tað jú soleiðis at tú kann hava eina mánaðarliga inntøku upp á trýss túsund við fullum lønarískoyti tað er einki sum forðar tí í skipanini meðan miðalinntøkan hjá einar kvinnu í føroyum hon liggur umleið vissi eg minnist rætt umleið fimmogtjúgu túsund og og atta er altso ein skattafíggja skipan er høgni hoydal v sinnaður at gera broytingar ella er tað er
tjóðveldi æt tí fatan á henda skipanin
skal vera í tí líki hon er í løtuni takk fyrihøgni hoydal harra formaður so sum úrgangsstøði so so haldi eg skilji ruttvang og eisini í hvussu gjártuskipanir og tá tú fært upt at heilt heilt hægru lønirnar tað er so eitt mark fyri hvat lønarískoytið kann vera tað markið var eg hækkað frá teimum átjan túsun upí tveyogtjúgu túsund sum eg haldi sletkiker nakar trupulleiki tí at tað er rættur tí munur á lønum og eg haldi esini at lagslønti í føroyum eru tey sum avgjørt hava brúk fyri einum lyftir bæði á privata arbeiðsmarknaðinm g eisini tí almenna og tað áttu vit at gingið undanfyri at gjørt eisini sum sum løgtingsfólk men grundrindskipi um at tú heur ein en serdan arbeiðsførleika og at tú hevur eina eitt eitt starv ág eina útbúgving og verður løntur eftir sáttmála tað haldi eg sera týdningarmikið ikki at bróta men men men at at broyta upp á mørkini itá tú kemur up tær heilt høguð lønirnar tað er sjávandi ikki nakar beinleiðis trupulleiki men vila gjarna varðveita prinsippið um at tú verður lønt og løntur eftir tínum førleika og tínum royndum óðansæð hvar starv ú hevur óðansæð um tú ert førleika serd ella førleika skerdur tað er prinsippið og har haldi eg at eg erikki heilt samdur ruttvang tá ið tá tá ið halta onkuntíð ljóðar sum at mann heldur at har er ein lukrativa skipan nei hetta eru fólk sum eru komin í ina støðu har tey hava mistmist ein part av sín arbeiðsføruleika tað eru ikki øðrvísi so og hví ikki tað um tú er lærari ella fyr so við kipsførari og annað hvíverur
shví hvilt tú ikki kompenseraðu fyri tað tað haldi eg er
eg kann ikki at føroyar ganga undan við tíhannes joensen á viðmerkingtakk frá formaður ja nú er próvað samd við høgnum hoydalvísum her málum her eg hugsi tá mann snakkar um at at mann vil vil spara tí hetta er eitt sparringsátak so at allar tú søgnast eftir at hvat er tað við spara í longdini tá ið vit spara á einum øki her men senda kanska fólk í framtíðini í aðrar skipanir í samfelagnum í okkara skipanini ella í samfelagnum sum gera kanska tað at tað verður uppaftur dýrari vit hava ikki tøl uppá tað men vit kunnu gosðu ímynda okkum nøkur ting sum hendir framtíðini hevði tað verið áhugavert at farið og kannað tað áðrenn mann ger eina tillaging í slíkum skipansmessum í staðin fyri bara
fra óumverkum og broyta nakað
u anska fungerar av tí allarbesta ja tað eri eg púra samdur við johanes joensen í og eg hefti meg eisini við at hann í sínari røðu nevndi hetta við at hann var málleysur men tað er tað ikki akkurát tað sum er trupulleikin ið hsum málinum at at at at útspæla frá landstýri er málleyst tað er einki mál hvat er málið við hesum ja málið er sjálvandi at vit virða fólk sum hava hava sum eru førleikaskerd á sama hátt sum onnur tað so er verið púra grundleggjandi ein grundleggjandi megin regla í enum vælferðarsamfelagi og her hava sogjørt eina skipan sum eftir mínum tykki er tann besta í norðurlondum og sum ger tað at fólk framvegist á arbeiðsmarknaðinu og geva tað ella fáa tað lvsvirði og tað lívsinnihald sum gera at tey eisini geva geva okkum øllum í samfelagnum so nógv og tað sum eg slet kki skilji í hesum raðfesting tá man ferat tosa um tað fíggjaliga ja tað er skipanin sum blíva dýrari og dýrari eg haldi at at landsýri roknarvið ak bara seks milliónir hvussu er um árið up á hetta her men tað er altso ótrúliga ið lítlir pengar í mun til tað viðurtað gevur samfelagnum tí einstaka og familjuni í í hesum her og eg skal bara heilt stutt nevna hugsa tykkum annar sum hendan samgongan hevur gjørt har hesar seks milliónirnar tað er tað sum tey hava givið ein um reiðaríi um tíman um tíma við sínum játtanum sum var púra óneyðugt tít tey tey klára seg fínt og vóru ikki førleikaskerd men høvdu allar øll frammígjarættanir framanundan so tað er tað vit eis skuldu seta upp ímóti hvat er hvat er málið ht
er politikkurin hjá einum hjá einum flokki ella einum samgongu ella einum landsstýri
so fær bjørt samuelsen orðið ger su væl takk fyri harra formaður sama løn fyri sama arbeiði tað hevur verið eitt prinsipp sum kvinnurnar stríddust fyri tá ið kvinnur høvdu lægri løn fyri sama arbeiðin menn tað stríði van mann tíbetur til seinast nú innførir mann eina skipan har tveir persónar við somu útbúgving í sama starvi kundi koma sita símisíðu og tað kann koma t vera fleiri túsund krónur um munani á teirra løn eg fái meg illa at trúgva at mann heldur at tað er skilagott onkur samanborið tað við at mann innførdi eina nýggja pensjónsskipan og har gjørdi mann eisini mun av fólki tey sum vóru í áðrenn nú eftir har gjørdi mann tað prinsippið at mann kundi velja um mann var í nýggja skipan ella gomlu skipan men eg haldi ikki mann kann samanbera arbeiðsmarknaðin við penn eina pensjónsnumskipan eg haldi a hetta snýr seg um eina arbeiðsmarknaðarskipan har mann tryggja fólki á arbeiðsmarknaðinum sama løn fyri sama arbeiði um mann ynskti at broyta skipanina so hevði tað einasta rætta verið at gjørt at mann fór inni í at seriøst arbeiði har man veruliga at fyrireikaði tað ógvuliga gjølla tosaði við umboðini fyri henda starvsbólkin og sjómandi fakfeløgini og eisini onnur sum umboða hesi starvsfólkini og tosaði saman millum flokkarnar um mann kann gera eina betri skipan enn hana sum er í dag ella eina øðrvísi skipan eg havi roynt nú hvørjfern vit hava viðgjørt hetta málið at fáa vitað hvat tað er mann sparir upp á longri sigt og tað einasta talið sum higartil komin fram er ut mann væntaði í framtíðini at spara leið seks milijónir krónur um árið um tað er so so fari eg at minna hetta høgating á at landsstýrismaðui í fíggjarmálinum kom við einum uppskoti um at nú skulu allir hybridbilar eisini hava avgjaldsfrítøku og tað er øgiliga skjótt at landskassan fer at missa nógv meir enn seks milliónir um árið upp á at stórir luksisbilar sum í veruleikanum sletkik eru grønir skulu hava avgjaldsfrítøku ella mann kundi farið onkra aðrastaðni tí eg kundi hugsað mær at spurt um tað eru seks miliónir um árenn vit tosa um frameftir tað eronongar pengar næsta ár sum og slekki nú aftaná broytingaruppskotið frá trivnaðarnevndini eg gjørt so kundi eg hugsað mær t at spurt løgtingið um ella spurt samgonguna um jamen hvat virði hevur tað at mann tryggja fólkið sum frammanundan hava stórar avbjóðingar tí sjálvandi er tað fyri tað fyrsta sálarliga avbjóðindi at at hava skerdan førleika men tað er eisini ofta familjur sum eru undir stórum trýsti og hvat virðið hevur tað sosialt hvat virðið hevur tú í mun til kanska at mann lækkarsosialar útreiðslur at mann lækkar útreiðslur til heilivág og annað hevur mann mett um um tað virðið fyri samfelagið at hesi fólkini hava nakra øgiliga góðar treytir at arbeiða eftir og fáa eina góða løn eg sakni øgiliga nógv at mann er meiri holistiskur eg føldi eitt sind sum eg nevndi í sambærti fíggjarlógarviðgerðini í gjár hetta er komið niðan sum eitt spariuppskot at spariuppskot til m við fíggjarlóg tað haldi eg fyri tað fyrsta ikki vera virðiligt men eg vísti á í gjár hetta her við at mann má sleppa hesin her rokni artina har mann situr og ger fólk til kontur og roknar út pluss sum minus í staðin fyri at hyggja meira visonet eftir tingunum altso hvørja visjón hevur mann fið arbeiðsmarknaðin og í mun til hesi her fólkini sum hava skerdan førleika so harra formaður eg harmist um at uppskotið og tað er ikki tí at eg ikki hevði viljað farið inn í eina samráðing um hvussu mann kundi stilla skipanina men eg haldi málinim tað verður gjørt upp á er púra forkertur og eg mótmæli veruliga
ætmanm innfør eina aog berskipan har mann ikki fer at fáa sama løn fyri
sama arbeiði takk fyri ja viðmerkingar siri stenberg gersuvæl takk fyri harra formaður ja eg haldi at málið er nokk so illa lýst hett her við hvørjar avleiðingar eru fyrst varð tað ikki til hoyring upprunaliga og nú tá i tað fór aftur í nevnd fingu okur heldur ikki møguleika at gera hoyringar um tað so heta er talið um seks milli ónir sparing tað ereit svorðnur tal sum hevur veri at hoyra her í húsunum eg veit ikki akkurát hvussu eftrfarandi tað er eg eit ikkum nakað kann vátta tað men eg eri nok so samd við bjørt samoensen í at mann má síggja hetta málið á eini størri í eini størri heild tí tað hevur sjálvandi eisini hett virði bæði fyri tann einstaka og fyri samfelagi tað at vera í í arbeiði heldur enn at vera vera kanska í einai fyrritýarar pensjón og sjálvandi haldi eg heldur ikki tað at hetta her við at mann fer at fáa so ymiskar skipanir av tað at tvey fólk í sama starvi kunna fáa so ymiska løn tað trúgvi eg fara at skapa nógv størri trupulleikar úti á teimum ymisku arbeiðsplássunum bæði fyri arbeiðsplássuni og fyri tey sum arbeiða enn okur gera okkum farin so tað bara tað ið
atso sjálvum átti at verið nokt til at mann ikki
keg kom við ein sovonum uppskoti takk fyri so er tað bjørt samelsen ger suvæl takk fyri sum eg nevndi so er tað ikki mítt útganðsstøði at man ongantíð má nerta við slíkar skipanir tað haldi eg gott mann má men tá haldi eg mann má gera htað á ein virðiligan hátt og eg má siga akkurát sum ær at tað bekymrar meg at eg síggi fyri mær ein persón við serdum førleikasmegiin starvi eftir tí skipanini sum eg galdandi í dag viðkomandi fer ikki at hava frælsi til at skifta starv tí hvør áv okkum fór at skifta starv um vit vistu at tað merkti at vit fóru fleiri túsund krónur eri løn jú kanska høvdu vit gjørt tað um vit vóru øgiliga væl fyri fíggjarliga so hevði hevur lønin kanska minni týdning men hetta uppskotið sum í dag verður samtykt mest samlíkt av samgonguni vist tú ikki fer aftur í nevnd tað merkir at vit taka frælsið frá fólki við skerdum førleika til at skifta starv uttan at tað merkja tað fíggjarliga og tey merkja tað skeivan vegin tey missa pengar við st at skifta
hetta staðin og eg fái meg øgiliga illa at trygma
kva at fólk hava hug til tað jóhannes joensen ja eg púra samd við bjørt samelsen í øllum tí sum sigur eg hugsa mær at spurt hann um um um tað ikki hevði verið rættvísari og skilabetri at kanska kanna eftir hvussu aðrar skipanir um tær vaksa lutvíst líka nógv ella um tær kanska stagnera ella minka framyvir tá man hevur ein so góða skipan sum hesi her tí bara hyggja eftir einum rokniarki sum sum bjørt samelsen snakkar um tað er øgiliga lítið
tet virðiligt fyri tey menniskju sum brúka hesa skipanina
ja takk fyri kanska landsstýriskvinnan kann upploysa okkum um tað sum vit hava spurt um í dag um hvat tað kemur at kosta at mann broytir hesa skipanina altso hvat mann væntar at spara árliga árenni frameftir tað er nokkso umráðandi at vita men júst sum jóhannes joensen vísir á so er tað sera umráðandi at lyfta eyguni upp úr hesum rokniarkinum og síggja hetta her tilfeingi tað er fyri samfelagið at vit hava fólk í starvi og at tey føla at tey eru virka undir jøvnum treytum á arbeiðsmarknaðinum og sama løn fyri sama arbeiði eg haldi veruliga ikki at vit kunnu góðtaka tvey við somu útbúgving sama starvið nú kunnu visikera sita síðumsíð ella liðund lið og fáa hvør sína løn tað kann ikki tað er ikki hóskandi til tað mál vit hava sett okkum um at liva upp til stssáttmálan fyri tey sum bera brek um mann vilta ella ikki altso hetta er ikki rætti mátin at gera tað upp á og mann kundi saktans funnið ein
máta at tilðiliga skipanina á ein nógv betri hátt enn enn
mann ger her takk fyri ja so er tað khristina hafoss ja júst tað tað sum bjørt samulsen vísir á er jú ikki virðiligt tað at vit fáa a og b borgarar tá umráða fólk svið skerdum førleikum sum eru á arbeiðsmarknaðinum sum fáa fullkomiliga ymiska løn og hin parturin er eitt slag av stavnsbandi tí at við hesum so fáa ter iki fluttus í ann starv uttan far fleiri túsund krónur niður í løn hvat er tað fyri nakað also eg kann simpur rki ú ímynda mær heldur at samgongan ætlaði hetta her upprunaliga og tað sum eg haldi so syrgiligt við hesum málinum tað er tað at tað tykist sum landsstýriskvinnan føldi hon má skuldi skunda sær niðan við tí í samband við inum fíggjarlóg har hon suldi spara nakrar pengar máliðvarði ikki send til hoyringar og so síðani er tað broytt soleiðis at tann sparingin ætlaði ikki t er har men allíkavæl hava vit hetta við abborgarin vit hava tað ið stavnsbanninum og har sum eg stand eit sindur eftir um hví skal hatta sum málið sum samtykkjast nú er tað ikki góð tíð
hjá samgongu og hjá løgtingini at viðgera
sata so a vit fáa eina betri skipan sum øll kunnu liva við bjørt samelsen takk fyri jú júst tí at trivnaðarnevndin hevur gjørt broyting nú aftan á málið varð beint aftur í nevnd sum so ger at sparingin fyri næsta ár verður størsa eingin ella lítil og eingin so hevur mann í veruleikanum eitt heilt ár til at finna eina skipan sum er virðilig fyri allar partar sjálv haldi eg at ja hetta er a góð skipan tað er ein sera góð skipan og kanska ein tann besta í norðurlondum men ger tað nakað hví er hetta tað einasta spari uppskot sum er komið frá samgonguni altso er ikki onkra aðrastaðni mann kundi farið eftir pengunum eg kundi øliga skjavt funnið hasar seks miliónir um árið visti tað tað snýr seg um tí at eg meti at tað hevur eitt øgiliga stórt virði fyri samfelagnm sum eisini má inn í hetta her roknist ikki tað at mann tryggjar fólki við skerdum førleika sera góðar umstøður til at virka á jønum føti á arbeiðsmarknaðinum altso at mann skal fáa so ilt í í í í at vista av tí at tey hava eina ov góða skipan sum veruleikanum er argumentið hjá hjá samgonguni ja men um tað er søðan ger tað so nakaðat við
brúka nakrar fáar milliónir upp á eina sera góða skipan eg eg haldi ikki tað ger so nógv takk fyri ja
soer taðerhard nsgersuvæltakk fyr hara formaður ja til viðgerðar er er lógin um arbeiðsfemrandi tiltøk lat meg siga at eg haldi at at tað var gott at okur fingu aftur fingu uppskotið aftur í nevnd og fingu broytt tað soleiðis at tað verandi tað koma at behalda tað nú voðir teir er í dag men tá ið tað er sagt so haldi eg at okur skula at at her skal ikki fara aftur í nevnd at ta tt skal koyrast ígjøgnum soleiði sm sum sum tað sær út nú tað verður nevnt av fleiri her inni í dag at at hendan skipanin eri øgiliga lukrativ hon er hon er góð hon er betryggjandi hon tryggjar at fólk sum hava skerdar arbeiðsføruleikar te tey fara ikki inni eina fyritegrpensjón men tey fara út á arbeiðsmarknaðin og hvar ið faktiskt tann besta terapiin er sum vivirhøvur kann fáa hendan skipan sum okur hava havt í føroyum síðan í tvey túsund og seytjan hon bleiv lógin bleiv viðtikin tvey túund g sekstan tað hevur verið tann nógv nógv nógv tann besta í øllum norðalondum áðrenn tað tann lógin sum bleiv viðtikin tvey úsund og trettan hon var á eini nivo sum svaraði til norðurlond tá tók mann sum útgangsstøði at lønarískoytið skuldi fylgja nøkulunda hægsta dagpeningasatsi og tað var tað sum tingið verð samt um tá og og og helt at tað var ein góð skipan at hon som bleiv broytt í tvey túsund g sekstan við virknar frá tve túsund og seytjan tað vita øll hví tað hendi tað var eitt prísurin fyri at ati ein tingkvinna tá skuldi framhaldandi halda halda hondina undir samgonguni eg haldi tað at tá ið okur nú í hesari viðgerðini trekkja ter kortiðhetta rættvísiskortið so so so keypi eg ikki ordiligani tann primissun vissi okur siga tað at øll fólk sum fara í tillagar starv skulu hava sáttmála setta løn óansæð arbeiðsevnir arbeiðsførleikar jamen so skulu okur hava eitt eitt hægstamark á hesi skipanini sum er umleið eitt stað millum fimmogfjøruti og hálvtrýss túss krónur í staðin fyri tær tveyogtjúgu sum blivur viðtiknar í tvey úsund og sekstan tí um okur hava ein sum sum hevur eina sáttmálaløn upp á hálvtrýss túsund og hevur tíggju túsund nei tíggju prosent arbeiðsførleika jamen so skal hann egentiligani visti hann skal hava sáttmálaløn ella hann ella hon ella hvør hvør taðneú er so skuldi hava fimmogfjøruti túsund í lønarískoyti so so hendan skipanin her hon er hon er ikki galdandi fyri øll hon er lukrativ fyri fyri upp á tann mátan at hon heldur fólk á arbeiðsmarknaðinum og tað er gott og nú hevur samgongan sett í ta álitið sum kom fram nú tað ku útrett eina hond til andstøðuna lat okum fáa sett hol á hetta arbeiðið við at skipa hesar her lógirnar samskipa tær pensjónslógirnar um vardstørv m tilagastørv við møguleikaváttanin lat okkum fáa tað sett á skinnarir tí so verða tað óalmindiliga fá sum møgulivís fara at blíva rakt tí eingin av teimum sum er inni í dag verður raktur og møguluvís vera nøkur so rakt í einiri yvirgangsfási men nú hava okur sent eina indvitatión út lat okur taka eftirhyggja skipanina tyri øll vita tað at hetta er ein skipan sum er er til frama fyri arbeiðsmarknaðin okur eruøll glað fyri hana men lat okum finna eina skipan hvar sum ikki blívur ein politisk kastibløka tí tað verurtað óansæð so leingi sum mann bara kann fara og skrúva upp á nakrar nakrarkumaksimunsútgjald so verður tað ein politisk kastibøka annað upp á hvør situr í landsstýrinum
tí tað hava tey sum eru ískipanir absolutt ikki brúk fyri takk fyri
arformaður ja takk so fær so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað steffan klein poulsen gerso væl ja takk hara formaður og hetta sum erhard joensen verðir fram nú fram við at øll ikki fáa sáttmálaløn tað vareisini nakað vit tóku upp undir fyrstu ferð vit høvdu triðju viðgerð tí vit hava jú hattað loftið á tveyogtjúgu túsund krónur og tað skuldi verið væl hægri sum erard joensen vísir á vit øll skuldu havt eina sáttmálaløn so tað passar ikki t tað ansa igt siga at øll fáa eina sáttmálaløn í dag tað tað passar ikki æ men so eru eisini komin fram at vit hava bestu skipan í norðurlondum og har havi hug at spyrja røðaran um hvat hendi við hesari broytingini ív blíva vit verri enn onnur
norðralond ella eg vit statvek at hava í statvek eina
hara formaður aftaná broytingina tað vil siga fyri tey sum koma inn í skipanina aftaná fyrsta januar verður tað soleiðis at okur koma at leggja okkum rættiliga tætt uppat tí donsku lógini tann danska flepárningin hon sigur tað at tú hevur eina einaeitt mesta ískoyti sum eiturseytjan túsund og mill millum seytjan túsund og seytjan túsund g eit hundrað tað er teirra mesta ískoyti meðan okur koma at hava eitt mesta ískoyti sum eitur átjan túsund og fimm hundrað og tveyoghálvtrýss og so er tað upp á akkurát sama máta sum við okraskipan at í donsku skipanini til dømis florningini haver til mótroknaðu við tretivu prosentum niður til fimtan túsund og so fimmoghálvtrýss prosentum frá fimtan túsund og og uppeftir men statvekk eitt maks upp á seytjan túsund og eitthundrað krónum so okra skipan aftaná broytingina fyrri teir komandi verður statvekk tann besta í norðanlondum so hetta ikki ein skipan ið kemur at eggja fólki til at fara uppá fyritíar pensjón tí fyritíarpensjón tað er altso ikki nakað tú kansn velja og tað er ein partur av tí sum okur skulu fara at arbeiða við í í í forbindil seg við revisiónavslógini tað ar hvussu saman skipar mann alt hetta her við møguleikaváttanum
stúrvum tilhaldsstúrvum og pensjónum fyri at
fáa eina endaliga skipan sum øll eru glað fyri takyrierta jóhannes joensen sum fær eina viðmerking takfyra har formaður ja nú legði erard joensen upp til eina breiða semju um etta uppskotið men tá tit broyta skipanina áðrenn vit hava verið við í nakrari diskussión so haldi eg at tá er eingin breiðsja at heinta tí tit hava ikki snakkað við andstøvuna áðrenenra broytsskipan ta er tað longu broyttanim og er tað rækt at broyta nakað sum riggar tá man ikki kennir avleingarna tí avleikarnir persónliga kunnu vera øgiliga
fyri nógv
adi e slett ikki kannyrerhard joensen takkfyihara formaður øog takk fyri spurningin joahannes joensen ja í grundin til at mann so valdi í meirilutanum at fara inn og justera tað fyri teir sum eru fyri tey eru í skipanini var tað at mann helt at tað var órímiligt at tey sum eru inni nú at tey skuldu koma merka hesar broytingarnar overðhit hin vegin so eri eg púra avkláraður við at skipanin skal broytast øll skipanin rundanum tað at hava skerdan arbeiðsførleika og og fyritíðar persónir skal broytast okur hava eina skipan nú sum til dømis við tileanstarvi visti ein sum hevur havt eina øgiliga høga løn hevur tíggju prosent arbeiðsføruleika tað kundi vera tveir persónar sum hava verið útsettr fyri nøkullunda sama skaða tann eini er bara so mikið ringur at hann kann ikki verða á arbeiðsmarknaðin so setur mann hann á eina fyritíar pensjón hin hann kann sita við eini rættiliga lukrativari
skipan í mun til hin sum ikki hevur møguleika at fara út
darbeist marknaðvin ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking takk fyri eg haldi gott at tingmaðurin sigur at mann fer at hyggja eftir allari skipanini men tá ið hann sigur at hetta ikki rakar tey sum eru verandi skipan so er tað sjálvandi rætt so leingi tey eru verandi í tí starvinum tey í dag men heldur erhard joensen tað er so øgiliga rímiligt at mann skerjir teirra møguleika fyri at skifta starv vit liva við einum samfelag har fólk øgiliga ofta skifta starv tí ein part av kareeruleiðini ofta at mann skifti starv nakrar ferðir nú eru tey komið koma tey ta støðu at skifta tey starv sið skuldu tey sansýnvíst nakrar túsund krónur niður løn er tað altso passar tað tá at
siga at tað ikki rakar tey sum eru verandi skipað tí eg
ghaldi at teirar møguleikar at skifta starv verða skerdirja takk fyri hara formaður ja til spurningin hjá bjørd samulsen ja í teimum førunum hvar ið fólk koma at skifta starv har kann tað hava tann virkna at tey fara niður í løn tað kann tað men eitt sum eg haldi er er eitt sindur eisini mán má taka alt alt í betrakning tá ið mann hevur vi við sosovorðnar sosialar skipanir at gera betraktamáta sum eina løn betraktamáta sum ein almannaveit har er kanska nakrar ideologiskur munur á taka okur privata arbeiðsmarknaðin har kunnu vera fólk við við hevur øgiliga nógv tosað um javnheitsprinsippi líkheitsprinsippi á privata arbeiðsnmarknaðini eta hvussur soleiðis at har er ein rúgvu av fólki sum gera sama starv hava nei aktíðar somu útbúgving men fáa øgiliga ymiskar lønir tað er ikki so tað er ikki so homogent og so einkult sum bara at siga tað at sum ein sum ein sovorðin almenn skipan sum vartað her kann gera tað til tí viðurskiftini úti í samfelagnum eru
hógv meira niansera og
konplekst enn bara til at kunna potta inn í eina lóg takk fyriharra formaður so er ta analgersuvælja takk hra formaður eg vil takka yrard joensen fyri eina øgiliga greiða frágreiðing um hesa støðuna við tillegani starvi hann er sim altíð sera greiður eg haldi sjálvur tað er sera óheppið ati mann undirsíðstu samgongu fór inn og gjørdi hesa avtaluna sum hevur fyrt at men nú aftur um á revørsa hetta málið er til at blíva tað sumtað var áðrenn tvey túsund og seytjan ella sekstan kann erhard joensen siga mær hvat ið tað betíðir í í krónum oyrum tey komandi árini visti mann letur skipanina vera galdandi soleiðis sum hon er í mun til tað sum okur gera nú við attilpassarnar aftur soleis at hoo ikki
fer púra út at koyra reint fíggjarliga fyri fyri landskassan og hvat mælir erard joense t annars til at mann kundi gjørt fyri at fingið eina skipan sum vær meira ferð fyri øll visti man kann siga tað soleiðis eg sígitaðtil dømis danska skipanin hon er eitn maksim upp hjá tí almanna upp á átjan túsund ogsje enda krónur í mun til okara sum er uppá
erhard joensenja takfyri harar formaður bara líka til tiltað allarssíðsta danska skipan orningin har hevur tan maksimunn upp á upp á góðar seytan týssun krónur so okra er er sum eg havi sagt fleiri ferðnar hon er ikki ein ringskipan hon er ein góð skipan fíggjarliga er heina góð skipan um menniskjasliga er eina góð skipan hon eggjar til at ati fólk eru á arbeiðsmarknaðini og líka fyri at presisera hetta her fyritíðar pensjón er ikki nakað nakar velur tað er nakað tú verður tildeildur aftaná eitt langt forløp til tað fyrsta spurningin hjá jean dal so eso eru tað so eru tær framrokningarnir sum liggja sum til grund fyri fyri tá i vikur fingu uppskotið at framrokningarnar fyri fyritveyogtjúgu til dømis um skipanin vaks við somu ferð sum hon gjørt higartil so vildi hon komið upp á góðar hálvfjerðs milliónir krónur so hetta er ein skipan sum alt annað líka og um mann einki ger kemur at vaksa rímiliga skjótt og indivetatiónin er farin út til andstøðuna
eru tykur áhugaðir í at vera við at gera eina heildarloysn fyri hetta her so eru tykur vælkomin at bjóðin
takk fyri ja takk fyri so er tað hervur polstóttir sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður eg skal byrja við at siga at eg haldi at tað er gott atmeirilutin í trivnaðarnevndini ikki vil skerja tey sum eru í verandi skipan men og tað ett stórt menn um viðkomandi sum er í verandi skipan í dag vil sleppa skifta starv tí viðkomandi kanska ikki trívist við sínum starvi ella hug til at royna eitt annað starv at mennast í ein annan máta so kann viðkomandi koma til at missa upp í túsundir um mánaðin og tá bindur mann ein per
krón at vera í einum starvi sum viðkomandi kanska ikki trívist í samstundis so kemur mann eisini athava eina rættiliga órættvísa a og bskipan har sum tvey fólk sum arbeiða við síðuna a hvørjum øðrum sama arbeiðsførleika gera sama arbeiði koma at hava rættiliga ymiska løn fyri sama arbeiði tað haldi eg ikki er rættvíst sogtað haldi eg ikki at mann eigur at gera við hesum uppskotinum eg skilji satta siga ikkiatmann velur at halda fast í hesum uppskotinum tað hava verið so nógv fólk sum hava víst á at hetta er alt ov sosialt órættvíst eg haldi heldur at mann skuldi hildið fast í nøkrum av viðmerkingunum sum nei meirilutin í trivnaðarnin kom við at endurskoða skipanina visti tað sum er tørvur á saman við teimum partunum sum eru neyðugur men eg haldi t mann eigur at fella hetta uppskotið tí at eg haldi ikki tað kan vera rættvíst at mann velur at fara eftir teimum sum fara koma í skipanina ella teimum sum vilja skifta starv samstundis man mæla til eisini at endurskoða skipanina altso heta er ikki ein serliga stór sparing komandi ári sum mann kann væl útseta hetta uppskotið og fara undir eitt seriøst arbeiði at endurskoða lógina og tað hava vit úr andstøðuni eisini sagt at tað kunnu vit gott ganga við til vistu tað er tað sum mann skal og eg haldi eisini at tað er eitt sindurr meira kottligt at mann í gjár samtykti mann broytingar upsskot frá samgonguni til fíggjarlógina sum økti útreiðslurnar við einogfjøruti milliónum men mann vel at halda fast ví einari sparing í komandi ári sum kemur at vera fýra hundrað túsund og so vita vit ikki hvat sparingarnar komandi árenn eg fara at vera eg haldi g helur at mástkú slepta hesum uppskotinum fella tað í dag tvørtur um andstøðu og samgongu og so heldur farin undir eitt seriøst arbeiða at endurskoða lógina sam ið øllum flokkum saman við neyðugu partinum soleis at vit kunnu fáa eina rættvísa og sosialt rættvísa skipan heldur enna koma við einari lappaloysna av einum sparingsuppskoti sum ikki kemur at ávirka landskassan næsta sera nógv
takk fyrija takk so er tað beinta løgu jakobsons ferðina viðmerking gjørdisvæltakk fyri harra formaður tú hugsar við merkir at tað er tað er sinn sum røðan er inni at hetta er við at samgongan honum kemur við uppskotum um at fólk skulu rinda meira fyri egnum heilivág tað eru kanska fólk sum frammanundan eru illa fyri nú skulu fólk sum onkursvegna hava onkrar avmarkingar nú skulu tey hava minni í løn og tey kanska eru tey somu sum í ávísum førum skulu rinda meira fyri heilivágin tað vil siga tað at samgongan samstendur sum hon skerrir inntøkuna hjá fólki so økir hon útreiðsøkan hjá fólki er ætlanin tað fekk andstøðan tíbetur steðgað men eg hugsi bara at spyrja har um eftir um um hetta vísir um samgongan er
n hevur hevur hóming av gerandisdegnum
og lívinumhjá vanligum takfyri hara formaður ja takk ger so væl hervur postóttur takk fyri harra formaður ja samstundis vit síggja at sparingsuppskotini sum samgongan er komið við raka fólk við skerdum førleikum fólk sum hava tørva middisini og sovíðari so hava vit eisini viðgjørt uppskot á um at mvigfrítøka skal takast av luksus útleiðibilum av hybridbilum sum p á ongan máta gera okkum grønari og økja um útreiðslurnar á fíggjarlógini men vit skulu akkurát fara eftir teimum sum kanska eru veikast stillaði
haldur var bar bendir á at her er eingin sosial politisk kós at finna hjá samgonguni takk fyri
ja takk so er tað steffan klein poulsensum fær viðmerking ger so væl takkhra formaður tað kemur púra greitt fram at andstøðan ikki ynskir hesa broytingina sum fer fram og høvuðskritikkurin er tann at tað vera a og bborgarar í skipanini men visti hesi trý hundrað og hálvtrýss fólkini skulu fáa eitt eitt fípax og blív við at sleppa at verða í verandi skipan so so síggi tað sum at henda gjógvin verður uppaftur størri ímillum tey sum anstøgin kallar fyri a borgarar og í mun til tey sum eru bborgara viss tey skulu sleppa at skifta starv uttan nakrantíð at verða slúsaði inn í tí nýggju skipanina so verður tann gjógvingar upphaftur størri
millum tey sum eru í skipanini tey sum so koma
ja takk gersovæl hervur polstóttur takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina seffan heg haldi kanska um tað er misskilt hvat eg havi sagt so eg haldi ikki at mann skal fremja hetta uppskotið eg haldi mann skal fella hetta uppskoti tí eg haldi ikki er rætt at mann kemur at hava tvey fólk stambandi við síðuna hvørjum øðrum har tað kemur at vera upp í túsunda krónur í løn á muni um mánaðin tað haldi g ikki er rætt eg haldi tað er sosialt órættvíst eg haldi ikki atað er nakað sum vit politiskt eiga at fremja men eg kann gott rætt rætta hondina út og siga at vit kundu fa undra endurskoðaðu altso endurskoðalógina og endurskoða tiðliga starv visti tað sum skal til men eg haldi statvek ikki at løgtingið eigur at fremja eina so ósosiala
broyting í lógini um telja starv takk fyri ja takk jú líggur vinarligast minna røðaran á at tein mann umrøður tingfólk som eta fiskivinnu formannum og tað er við
og eftirlagni so fær høgni hoydal eina viðmerking ger so væl ja hara formaður eg hali tað vea óglulia umráðandi tað sum tá sm hervar polsdóttur vísti á at ein munurin ímillum falkaskipanin ver sor stórur og serliga vis tu skiftisstarv so verður tað jú eisini ein ein ógvusligur munur eghavihugdi at tølunum aftur og altso fyri ein ein sjúkrarøktarfrøðing sum sum hevur ein ávísan starvsaldur so kann tað blíva heilt heilt stóran mun af trý fýraogtrýss fimm túsund krónur um muni um mánaðin ogum tú skiftir starv ella um tú starvast sínaveinum persónum sum er er akkurát somum støðu øhso so tískil haldi eg at uppskotið hjá herviposaturi er er tað besta tað er at fáa viðgjørdar málið saman við partinum hetta málið hju heldr ikki verið til hoyringar og tað haldi eg eri púra óhoyrt at at at tann at tann tilgongan kann fara at gerast o tað snýr seg als um seks milliónir um árið og tað
er í tí stóru høpinum ómetaliga lítið fyri ta virðið sum eina
skipanin og gevfólki jatakk gerso væl hervur polstóttir takk fyri harra formaður ja altso hetta er jú eitt spariuppskot hevur ikki verið til hoyringar tað kemur at raka fólk sum eru í einum tillagum starvi at eitt smann veit at sumáa s sparisuppskot koma so fer mann fyrst eftir teimum sum eru á veikastu róku tað haldi eg í sjálvum sær er skeivt eg haldi ikki at tað bilar nakað at vit hava tí bestu skipanina í norðurlondum tá tað kemur til arbeiðsfremjandi tiltøk eg haldi ikki at vit noyðast at hava tann tankan um at vit skulu nærkastfleksskipanini í danmark aftur eg haldi vit kunnu við stoltleik at bera á okkum at vit hava tí bestu skipanina tí tað byggir á ein hugburð sum vit hava til fólk sum hava skerdar arbeiðsførleikar og tað haldi eg heldur at mann skal sleppa hesum uppskotinum fella tað í dag soleiðisat vit kunnu fara undir at endurskoða lógina saman við pørtunum sum eru umboðaðir í hesari lógini soleis at
kunnu liva við teimum broytingum sum skuldu til vistu tørvur á at spara í hesum uppskotinum takk fyri
j takk næstur at røða verður aksel villanson johanesen ger sovæl ja takk fyri harara formaður til viðgerðar er ein triðja viðgerð sum it heilsuni øvdi fyr nøgrum dømi síðani um at fremja nakrar broytingar í lógini og arbeiðsvegnan tiltøk og tað snýr seg um tiðlagar starv og tað er faktikt ett spariuuppskot har mann skal skerja ískoytispartin sum tað almenna betalir til fólk sum bera brek ella á annan hátt hava skerdan arbeiðsførleika og tað positiva við at málið fer aftur í nevnd taer so hóast alt tað at tey sum eru í skipanini dag so leingi tey eru í tí starvinum tey eru at tey ikki verða rakt annars var ætlanin a at tey skuldu missa upp til einogtjúghundrað krónur um mánaðin øh men framvegis metar javnarflokkum ikki at hetta upskotið er gott og janarfklst kat ikki taka undir við uppskotinum tí at broytingarnar fyri komandi altso tey sum koma í hesæri skipanina aftaná fyrsta januar í komandi ár er rættiliga stór tað koma fáa munandi minni enn tey sum eru í skipanini í dag h taka vit til dømis í hvussu er tað sum sum skjal sum e komi sendandi frá almannamannaráðnum trivnaðarnevndina tekur mann ein sum hevur eina sáttmálaløn á fimmogtjúgu túsund krónur um mánaðin sum ikki er síðan í miðal ella hambillig løn merikki um góð løn ella hølløn tað kann vera tað kann vera tað kann vera hsum an hevu tíggju prt arbeiðsførleika so fær mann vye fimmhundrað krónur um løn í dag og so restina tveyogjútýs fimmhundrað frá tí almennam men ein tíðligurpesónur vil missa heili trý túsund og fýra hundrað krónurum mánaðin í mun til tay sum erði skipanin í dag og fær mann lýs longur upp til dømis eina læraraløn so kanntað vera heilt upp til seks túsund krónur man kann missa um mánaðin tað er rímiliga nógv og tað eru bæði tey sum koma í skipanina men eisini tey sum eru í skipanini í dag eg tosaði nættugp við við við ein í gjár sum er í skipanini sum eru lutfalsliga ung í tretivunum kanska viðkomani skuldi skift starv so missi viðkomandi eisini fleiri túsund krónurum mánaðin so alt annað líka so blíma upp á ein annan máta sumhan ikki vil fara nógv niður í løn stavnsbundin í tí starvinum mann er heilt til mann fer av arbeiðsmarknaðinum sum sjeyogtrýss ella áttagtrýss ára gamal ella gomul so vit halda at skipanin sum ger nú er óheppin sær broytingarnar sjálvt um tað uppskotið sum nú sær betri út enn tá tað sæ út áðrenn tir fór íg nevnd aftur
men javnan fólk eru ikki at taka undir við hasum uppskotinum vit fara at apa ímóti takk fyri hálvfamuna
ja takk sor ókarviðmerkingar johannes joensen er tan fyrsta ger so væl akfyr har formaður etli bara at spyrja aksel johannesen um tað ikki eisini undarligt at mann broytir skipanina áðrenn mann lggur upp til eina breiða semju tí hevur tú broytt skipan
a men so so hevur mann ikki nógv á tingastovn
yrijagersovælaseli johansen jeg eri samdur við johannes joensen eg havikki hoyrt onkur f sagt tað mann skuldi roynt at fingi ein breiða semju um um hetta ella seta skipanina og tað er eg samdur í ikki tað er so ais væl at síggja tað at útreiðslurnar voksnar nógv seinastu árini og kansta kunda gjørt okkrar broytingar okkrar tillagingar ter eitt sindur trupult at man fyrst hevr verið skorið so ógvusligt í skipanini so aftaná sigur at atkum nú fa geeta skipanini an ta kmurdi nokasæa gjørt frammanundan so kanska hevði mann í í felag alt løgtingið funnið nakrar skilagóðar umleggingar í skipanu
varð rættur sum eint sum nakrir bólkar varð rættir nú henda ferð eg fari eisini at heita á henda røðaran um at halda seg til tingskipanina í samband við tá mann úttalar seg um persónar at vit gjørna formanninum
í fornagni og eftirnavni so er tað erhard joensens sen viðmerkin ger so væl jatakkfyrihara formaður nú kom johannes joensen inn á tað sum eg ætlaði at siga men er tær møguleika fari at fara eftir ryggjarskipanina mann hevur gjørt tað at tey sum nú eru í at í høvuðsheitinum halda tey fram óbroytt talsig at mann hevur mann veit ikki um og hvussu nógv ið koma inn hetta her hetta her árið ella fram til at mann kundi komið við einari felags útmelding eri akseld johannesen áhugaður í tí útreftir hondini sum úg er komin um at vera við í einum arbeiði til at fara eftirhyggi ikki bara hesa skipanina men tann samlaði pakkan viðvíkjandi fyritíðar pensjónum altso miðal lægsti fulli vardimsturvin tiljarnstúrvi møguleikaváttanim og øllum tí sum hoyrir til fyri at fáa
eina skipan sum
jtak gersovæl asunijohanesenja takk fyri spurningin og viðmerkingina erhard joensen øh javnaðarflokkun er altíð sinnaður til at hyggja eftir eftir møguligum broytinis skulu gerast í øllum lóggávum og eisini um tað er neyðugt at gera eitt samstarv um tað ítøkiliga málið við samgonguna tað sum eg síggi sum avbjóðing her peint tað er vistu vit hava ein ein fimmogtretivu ára gamlan persón sum í dag fær sum hevur eitt eit eitt eitt nógv niðurskjørdan arbeiðsførleika bara hevur tíggju prosent arbeiðsførleika far eina løn bara fimmogtjúgur túsund krónur viðkomandiskan skifta starv einaferð áðrenn viðkomandi vit tatú sós okka sum fjøruti ára framontíðina viðkomandi sjeyogtrýss áttogtrýss ára gamalir so so ferk kanska viðkomandi trý túsund og seks hundrað rónur niður løn tað ger kanska mann verðr stavndsbundin til starvini mann er til mann ikki ráð til at skiftar starv sjálvt um mann kanska upp á ein ellana máta eg koyrdi troyttir í starvinmar erí ella fær eitt annað spennandi starv bjóðað
so tað er tað er ein kemtiliga avbjóðin við tí sum løgtingið fer samtykkja nú um ot leka løtutak fyrija takk
orer næsta røðari steffan klein poulsen ger sovælrformaður fyrsta av øllum so ein umbering frá mær sjálvum til andstøðuna uí aðru viðgerð so bleiv koyrti um at ein samd fíggjarnevnd vísti á at mann skuldi spara her tað passaði ki heilt mann hevði samd fíggjarnevnd hevði biðið um at hyggja uppá hesa kontoina og hyggja hví hon vaks hvørt ár og tað hevði eg sjálvur misskilt so orsaka fyri tað tað var sk heilt rætt h men vist tú hyggja eftir einari tímaløn hjá føroya arbeiðsgevarafelag so eru hon hundrað og trýogtretivu komma níggjuogfýrs krónur í dag og so ein hevur hesa tímalønina arbeiðir fjøruti tímar í fýra vikur so far hann einogtjúgu túsund og fýra hundrað og tveyogtjúgu krónur og tað er lægri enn lønarískoyti tað hægsta lønarískoyti sum fólk kum fáa í skipanini á tveyogtjúgu túsund krónur og tað haldi er nokk so prinsipielt at ein sum arbeiðir fulla fulla tíð og stríðis strevast fær eina lægri løn enn hvat lønarískoyti hjá summum er til dømis hjá einum sum hevur eina sáttmálaløn á fimmogtretivu prosent ogtrýogtretiv posent á arbeiðsføri so fær hesin tveyogtjúgu prosent nei tveyogtjúgu túsund orsaka túsund krónur í lønarískoyti sum er hægri enn lønini hjá summu borgarum sum arbeiða fulla tíð og vit ímiðflokkinum halda at hetta annars er rætt at mann letur tey sum er verandi skipan ikki uppliva nakra broyting at tað verður óbroytt og verður verandi av teimum tveyogtjúgu túsund krónunum men so verður ført fram at við tí nýggju skipanini so verða tað a og bborgarar og eg nú nú tekur andsaðandi jávandi ikki undir við broytingini men visti mann ikki loyvdi teimum ella visti mann visti man ikki gjørdi tað soleisar at tá ið tey skifta eitt starv at tey so koma í nýggju skipanina so vildi eis trý hundrað og hálvtrýss havt ein frmíhjárætt í mun til hini tað er har eg haldi at gjógvin blíiv uppaftur størri og eg eri nokk so nýggju politikki so eg eg haldi sum eg havi skilt tað so er hetta mátið mann mann ger broytingar upp á at mann letur tey sum íð verandi skipan vera har og og so mugu tey sum koma inn sum nýggj í skipanina taka um ati teimum treytunum og tað var akkurát tað sama sum hendi við onkrari pensjónsbroyting har summi varð ikki mótroknaði og onnur mótroknaði og til seinast er ikki nógv tíð harra formaður so er borið fram at tíðliga starv sum nú er kann føra til sparingar aðrastaðni altso tey tíðliga størvini í verandi líki tey koma at at tann kontoin kemur at vaksa við hálvtrýss milliónum frá átjan til trýogtjúgu og lægsta um miðal fyritíðarpensjón hon lækkar bara við nítjan milliónum sama tíðarskeiði men samlaða játtanin til fyritíðar pensjonistar hon hækkar hon hækkar samstundis sum hendan hækkar í hálvtrýss milliónum so eg veit ikki akkurát hvar tann sparingin fer fram og tað verður biðið um at
kanna og endurskoða viðhvørt haldi eg mammápar handla at vit kundu kanna sum vilja men viðhvørt mugu vit handla við sítt ynski
janakrar broytingar ja takktakk harar formaður so a a viðmerking taðer siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg kundi hugsað mær at vita um steffan klein poulsen hevur eitt tal upp á hvat mann fer at spara fyri tey komandi tað egr nevnt seks milliónir eg veit ikki orlia um tað passar tað kann vera tí nakað sum sum samgongan veit øh og so kundi eg tongt mær at vita øhvussu miðflokkurin fer heldur ikki til tað at tvey fólk við sama skerda arði
ferðaførleika á sama arbeiðsplássi kunnu fara at fáa serliga
ymiska lønja takk ger so væl stefan tann poulsenja har formaður nú hava vit einki umboð í trúnaðarnevndini so eg kenni ikki til allar detaljurnar men so sum eg skilji tað so sparar mann faktiskt ikki tað stóra mann tálmar bara einum vøkstri sum hevur verið rættiliga ógvusligur og eg hugdi eftir hvussu nógv prosent vøksturin hevði verið frá átjan til einogtjúgu og hann miðal vøksturin var sjeyogtjúgu prosent og tað er rættiliga nógv og so til at her við a og b borgarum í hesari skipanini tað er rættiliga óheppið tað skal viðganga tað er rættiliga óheppið men hann er farin for langt tá ið mann gjørt hesa broytingina mann er farin í so langt og so nú tá ið tann mann bakkar aftur so verður tað munur sum mann ikki sleppur undan
í hesari broytingini og tað er tað er óheppið men tað er ein veruleiki at vit mugu
fyri halda okkum til takk hara formaðu ja takk so er ta høgni hoydal fyrena viðmerking ger so væl harra formaður eg eri kann vera samdur við stefan klein poulsen í at at ofta er ov nógv tosa ov ov lítil handling í politikki øh men tað skal sanniliga takast í fyrivarni tá ið tú kemur ilta niðurstøðuna og tí dámdi mær væl sum ta tí sum stefan klein polsen førdi fram men endasluturin var eitt sinur ivasamur um ta han sigur viðhvørt skal mann bara handla og ikki viðgeraella kanna ett her snýr seg altso um ítøkilig fólk aftan fyri hvørt av hasum har tøluni sum steffan kan polsen nevnir er ein er mnaøhh og í hesum málinm hevur máli ikki verið til hoyringar oso víðar og skal taka javndømi og og spyrja miðflokkin altso í øðrum málum sum sum miðlambøkur høgt uppí tá ar tæir kravt hoyringar har vit kanska hava kkallað hálvtrýss til trýss ymiskar hoyringspartar inn til at viðgera mál sum vit ikki halda sum vit halda átti at verið handlað í beinanvegin so so hand niðurstøðan bað manskal ongn skalhan barahandla
tlt o ikki kanna hon er øgiliga vandamikið við steffan steimumsm pósan s ikki roynr at
túgreina hvat er han beina við ja takk ger so væl steffan klein polsen ja hara formaður tað er sjálvandi ein ein hárfín balantsigongd ímillum at at kanna og og síðani at handla tað kann væl vera at hetta ítøkiliga uppskotið kundi verið viðgjørt meir eg veit bara ikki hvussu nógv klókar mann er blivð upp á hetta her vistu mann ætlar at spara tálma orsaka tálma útreiðslunum so so e veit ikki hvussu hvussu mann suldi gjørt tað ðrvísi enn efta her dugi ikki at síggja nógvar aðrar møguleikar men tað sum eg bar sipur til tað haldi eg nú skal ikki fara so langt aftur í tíðina í heilum men men fyrrverandi samgonga hði haldi eg hevði til dens til at kanna mál so væl at at skipaninir komu ongantíð ígjøgnum staka margfeldislógina og aðrar lógur r tær kannaðar og vælferðarlógina eisini ja eg gi fyri mær virkar tað sum at tað bleiv kannað so nógv at mann kom ikki har til at mann skuldi stemma tað ígjøgnum tað var eitt intriðkavi og
eg og høgni hoydal eru kanska ósamd við har men tað er bara eitt inntrykk av at hava havt takkar for mær ja takk næstur at røða teg eri kristin á hálvfossinum ger so væl
ja ja so viðgera vit afturuppskotið frá landsstýrinum um arbeiðsfremjan tiltøk har ætlanin er at fremja nakrar skerjingar í mun til veitingarnar til fólk sum eru í tilligaðum starvi og fyrst til ta jaliga tað er sjálvandi vælskiljandi at landssýriskvinnan ynskir at endurskoða skipanir og tað haldi eg heldur ikki nakar ínakar ímótir í løgtinginum tað er jú tørvur á tí við jøvnum ímillum bilunm at hyggja er tað okkurt sum kann gerast skilabetri men júst hesar broytingarnar sum landsstýriskvinnan kom er komin við eru ikki rættar og heldur ikki rætt vísar og tað kann tykjast nokk so løgið at tá ið grundgevingin fyrst og fremst er at hetta er eitt spariuppskot øhví er hetta tað einasta spariuppskoti sum landsstýrið kom við í samband við fíggjarlóginum har var eitt annað uppskot tað var tað at mann skuldi broyta útgjaldið úr heilsutrygd men tað hevur mann broytt síðan tað hevur mann tikið aftur so úrslitið er tá eg hyggjað breitt eftir teimum lógarbroytingunum sum framdar eru í samband við fíggjarlógar uppskoti so er faktiskt landsstýriskvinnan í almannamálnum tann einasta sum stendur eftir við einum spariuppskoti og tað hevði eg verið landsstýriskvinnan so hevði eg hugsað meg um einaferð enn og og tikið hetta her málið aftur eg var ótrúliga fegin um og tað vóru vit øll teir falla í andstøðuna í haldi faktiskt eisini í samgonguni at málið fór aftur í nevnd so at mann fekk møguleika fyri at viðgera tað av nýggjum men tí eruu vit eisini vónbrótin at hann nú er komin fram í hesum líki sum tað er nú tað er sjálvandi eitt eitt framstig at tey sum eru í einum núverandi starvi ikki verða rakt men so skjótt tey velja at skifta í eitt annað starv finna tey annað starvi se ræðn vilia hava jamen so fara tey fleiri túsund krónur niður í løn øher koma vit eisini at fáa hesir a og bborgararnar har tvey fólk sum arbeiða tilleranu starvi starvið gera júst á sama arbeiði men kunnu fáa fleiri túsund krónur minni løn bara tí at tey eru komin inn í skipanina eitt týspunkt í mun til eitt annað og hetta er ein øgiliga kann mann siga altso óvirðiligur máti at atviðfara hesar borgararnar og ikki í lagi men tað er í lagi at mann leypandi endurskoðar og hyggur eftir skipanum yvirskipan men lat okkum gera broytingar sum eru rættar og góðar hetta her leggur upp til eitt stavnsband av hesum fólkunum sum er til hetta leggur upp til a og bborgarar hyggja vit at hoyringspørtinum so eru øll sum mæla frá tað eru fakfeløg tað er vinnuhús tað er megt og onnur og landsstýriskvinnan sum situr her á fremsturø er vís í at hon innast inni heldur ikki ynskir at skula koyra hetta her málið ígjøgnum so enn ein innilig áheitan um at lat okkum gera tað betur saman tær broytingarnar sum nú verða framdar gera at tær sparingarnar landsstýrið ynskir tær koma ikki tað fyrsta árið tær koma møguliga seinni so lat okkum heldur arbeiða við hesum málinum nú tað komandi árið og síðan kann løgtingið aftur fáa eitt uppskot sum sum øll kunnu føla seg trygg
fari við betri við og sum er mær rættvíst og vendir mær rættvíst
ja takk sor ta viðmerkingar tá fyrstir tað er erhard joensen ger so væl ja takk fyrihara formaður øhondina á hjarta kristinoghálfossum gjár í gjár tá ið ígjárvøldii tá eg fór heim og lurtaði eftir orðaskiftinum tveytúund g sekstan um akkurát hesa her um hesa broytingina frá tá ið markið bleiv flutt frá seytjan túsund og fimmoghálvtrýss upp á tveyogtjúgu túsund í einum høggi tá merkti eg á nógvum av teimum sum høvdu orðið í tí orðaskiftinum at hetta var ikki ordiliga nakað sum smakkaði nøkrum av teimum gott óivað tí at regulerað eina skipan eina sovorðna skipan við fimm túsund krónum ovornheit tað má væl so ella so siga onkrum at tað liggur ein undirliggjandi grund til tað og grundin er væl tann at tað var ein tinglimur her tá sum setti hetta sum eitt utomatift kræv

ja takk gerst tú so ólavós ja eg minnist væl viðgerðina av tí broytingaruppskotinum og minnist meg rætt so var ein av teimum kann mann siga høvuðsbyrgdir var at tá fór mann inn og broytti fyrst og fremst fyri tey sum høvdu hægri lønirnar og tá mann skuldi velja at raðfesta so vóru tað nógv sum eftir jamen lata okkum heldur lyfta tey sum hava lægri lønirnar enn tey sum hava hægri lønirnar men tað bleiv broytt og tað sum er trupulleikið nú er at fara at bakka tað aftur og serliga bakka tað aftur upp á hendan mátan har mann sigur at tvey fólk sum koma arbeiða við júst tí sama fáa fleiri túsundir krónar á muni umframt at mann innfødi tær eitt slag av standspandi har er tað sovist ein persónurin í tillaganum starvi ynskir at flyta eina starv tað er eitt øgiliga víðfems stig og har hugsi eg at tað hevði verið skilagott av landsverksegnum at hon helt okkum málið aftur viðgjørdi tað neyvari eg veiðvaldi er ikki lætt og eg veiðvaldi ikki stuttligt serliga tá mann hevur verið ígjøgnum eina viðgerð og tað er eisini trupult at leggja sær mál fram aftur men tað skal vera enn ein innilig áheitan um at landsstýriskvinnan ger tað tí eg vísi í at tá mann líkalt skal inn at endurskoða eisini fyritøgna pensjónirnar og tær skipanina
at tá kann mann síggja hetta kanska ein størri heild og fáa eina betri loysn
ja takk so er tað steffan klein poulsen fufyri viðmerking ger su væltakkhara formaður eg skilji væl spurningin hjá røðaran um hví bara spara her tá hetta uppskotið stendur so einsamalt e og og eg haldi sjálvandi at mann kundi spart aðrastaðni eisini uttan at duga at siga akkurát hvar her nú men vit so hyggja eftir hesum uppskotinum isolera hyggi eftir hesari sparingini ella útreiðslutálmingin ella hvat eg suldi kalla tað so haldi eg at tað er tað er ókey tað er rættiliga keðiligta pakka aftur men eg haldi er ókey tí at tað at lønarskoytið fer upp um eina arbeiðraløn haldi eg rættilga prinsipielt at tann sum stríðist og strevast fjøruti tímar um vikuna ikki kemur upp um lønarískoytið hjá einum øðrum borgara tað er eisini nakað nakað mann má seta upp at hvørjum øðrum tað má man hava við í hesari viðgerðini og og so verður aftur borið fram at vit hava a og b borgara ínýggj skipanini vist nú kristinahafez tók
ra bakka hvussu hevði hon so bakkað
jatakk ger so vælfus ja har vóru nógv viðurskiftir eg fái ikki svarað á øllum men men tað løgni er at til dømis nú kom eitt broytingaruppskot til fíggjarlógina sum var til aðru viðgerð í gjár frá landsstýrinum saman við samgongunimeirilutan fíggjarnevndini og tað vesnaði um hallið við einogfjøruti milliónum krónur har var massararúm fyri at økja útreiðslurnar og hann e røð av økjum einogfjøruti milliónir og hyggjaðu so eftir arbeiðsvmjandi tiltøk har stóð minus trý hundrað og fimmogtjúgu túsund og hesar broytingarnar eru so mikið ógvusligar fyri tað tað rakar at tað var tykist so eljga løgið tr hetta er ein dropi í havinum í mun til tær meirútreiðslur mann annars setir í verk eisini samband við broytingaruppskotið hvørjar broytingar ítøkiliga tað fái ikki av sagt her og nú eg haldi bara at tað er ófatiliga týðandi at vit ikki fáa ein skipan har sum gera tað sama arbeiði at fáa ymiska løn hetta við a og b og eg haldi heldur ikki tað skal vera soleiðis at tá tú skifti starv at tú tá fert niður í løn t so stavnsbinog einsampersón eghaldi ikkta er virðiligt og tí má mann finna eina aðra loysn eg veit at fyritøapensjónirnar tað eru eisini ein gomul skipan við hesum trimum stigunum mann tosað um at gera til tvey stig hví ikki viðgera hatta saman heild finna eina góða loysn sum eisini kan verða framtíðartryggjað soeis at vit ikki aftur skulu standa og viðgera hetta hernæsta
gár og kanska eisini aftur árið eftir tað haldi eg ikki gott fyri nak
ja takksorda syru stember sfen viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta ser so út til at tað endar við at bløða tað einasta spari uppskotið sumlandsstýrið hevur tað við heilsutrygd blev slept har eg mann bara hækka inngjaldið so tað virkar eitt sindur undarligt serliga sær ljósina av at broytingaruppskotið hjá landsstýrinum sum kom í gjár legði rættiliga nógvar milliónir omaná rakstrin so skal mann allíkavæl fara eftir hesum uppskotinum og tað fer meg til at hugsa um kanska at egvet kkim mn kann siga hatta etiska í smálinum at einasti málbólkur sum verður raktur í
víjaroðni tað vera fólk við sker
gersuvælnafoss ja og tað er so akkurát sum kanmann siga næstan bara steinar um hon á virði í hesum málinum tí fyri tað fyrsta eru tær broytingarnar í at ikki skynsamar tað er ikki rætt og tað er heldur t rættvíst at fólk ikki kunnu skifta eitt tilegað starv uttan fara niður løn tað heldur ikki rætt at vit fáa tvey fólk ír tilleganum starvi barða tí tey hava fingið starvið upp á ymisk týspunkt sum fáa fleiri túsund krónur ummunligu lønini og harafturat so er tað ómetaliga løgið at tað einasta lógaruppskot sum landsstýrið leggur fram sum skal fremja sparingar samband við fíggjarlógina tað rakar júst tey sum eru ringast firðir sum hava skerdan førleika og har má eg siga athevði eg verið landsstýriskvinna í almennamálin so hvði sletti g funnið meg í tí eg hevði skiltað um tað var at øll landstýrisfólk vórðu noyddil at koma við onkrum at hon eisini koma i onkrum men eg eg haldi ikki at hon kann mann siga hevur skyldi sum tað einasta landsstýrisfólkið at koma við einum tíligkum spariuppskoti og sí sum tað vendi nú eisini so vendi tað jú fullkomiliga sosialt skeivt so vit kunnu gera tað betur
lansýriskvinnan hevur framhaldandi møguleika fyri at taka hetta aftur og tað vónað ar hon ger
ja takk so er tað uni rasmussen sum fær orðið ger so væl uni rasmussen ja takk fyri vit viðgera framvegis máli nummar einogtretivu um hetta tillaga starv ogeg haldi nú tá ið retorikkurin hevur verið sum hann hevur verið og mann hevur gjørt haldi eg nógv av teimum sum er í tillaganum starvi nógv ótrúgvari enn veruleikin er so haldi eg tað er rætt av mær at líka koma inn á nøkur ting í samband við tað at øll tey sum í verandi skipan ja fyrst og fremst verður eingin av teimum skerdur sum er men øll tey sum í verandi skipan fáa eina sáttmálaløn sum er níggjuogtjúgu túsund ella minni og arbeiða hálva tíð tað vil siga fáa helvtina frá arbeiðsgevaranum tey verða slett ikki rakt um tey skifta starv bara soleiðis at tey kunnu føla seg púra trygv í tí øll tey sum fáa eina sáttmálaløn upp á níggjuogtjúgu túsund ella minni og arbeiða hálva tíð nú e tað ljóðað sum um at øll sum skifta starv missa men tað er ikki so og so hugsaði um í samband við at johannes joensen nevnir hetta við at tað er ikki rætt at fara inn og broyta eina skipan sum er góð og tað er akkurát tað sum hendi í sekstan at mann valdi at fara inn og broyta eina skipan sum var góð og mann gjørdi nógv for lítið tá við at seta tingini upp og finna út av hvat kom hetta innibera og tí standa vit í støðuni nú at vit vilja bakka aftur til næstan somu skipan heldur frægari enn ta skipanina men næstan tað sama sum tað var tá og tá var tað ein góð skipan og hetta verður eisini ein góð skipan framúr ivist ikki í og tað sum mann snakkar um í sambandi við sparingar so var tað meiningin at spara eina millión við at lækka hjá teimum verandi og tað haldi eg faktiskt er fínt at mann sloyfaði tað tí tað er altíð keðiligt at taka frá teimum sum hava fingið rættindi til eina til eitt beløp og tí eri eg nøgdur við ta broytingina men tað sum mann snakkar um í komandi nú bleiv eitt sindur spurt inn til hetta hvat sparingin er ella hvat minkar mann við útreiðslunum mann metir trý hundrað og hálvtrýss til fýra hundrað túsund um árið altso ella í komandi ári og vissu vit høvdu koyrt øll í verandi skipan inn í komandi skipan so hevði tað blivið sirka fimm milliónir upprunauppskotið legði upp til seks milliónir men soleiðis sum vit broyttu tað so er tað sirka fimm milliónir og visu vit so siga at tel tikið átta ár at komi her til so kann mann kanska siga um sirka átta ár tá snakkar mann um fimm milliónir minni at gjalda út so haldi eg tað skuldi verið nokk so greitt hvat mann meina við sparing í hesum annars haldi eg persónliga at hetta er ein góð skipan alttso visti mann hugsar um nú haldi eg hettað virkað eitt sindur mótsigandi tað sum kristina háfoss kom inn á við at mann broytti tað í sekstan at tá var tað serliga fyri tey við høgum lønum og soleiðis sum resrikkurin hevur verið so ljóðar tað sum eg serliga við teimum sum fáa lítið so tað virkar eitt sindur øvugt vissti tað passar at mann hevur hjálpt teimum við høgum lønum tá og nú vil mann bakka aftur og nú skal tað raka tey í lágum lønum
tað hongur í gvussu ikki saman takk fyri
ja takk so er tað nakrar viðmerkingar høgni hoydal ja harra formaður eg haldi ikki jú eghaldi at unis rasmussen nevndi nakað við at mann tey sum eru helvtina førleika skerd upptil vist verður ikki ikki so harðliga rakt men ein sum er triðing sum e sum bara ella r ein triðing sig arbeiði øh lat meg siga ein ein eini eini sjúkarættafrøðingur ella pedagogur o so víðari tað evði messa altso rættiliga stórar upphæddur munirin millum tey sum eru skipanir nú og frameftir og eisini vistuskifti starv og so nevndi unu rasmussen tað síðsta við at nú sigurhandan sparingin veður kanska fimm milliónir yvir átta ár og tá byrji eg at hugsa nú at nú blevu tað næstan tross altso at mann at mann færi fyri fyri ein og hvønn prísin vil gjøgnumførahesa skipanina hóast tað hóast tað allarflestu eru vorðin sannførd um at hon er góð og at tað er óneyðugt at broyta hana so han virkar tað næsamar bara heldur fast í tross við seg við seg fimmidóuar atlara sara tá mann tá mann kemur átta ár fram
so ber tað rættiliga mainingsleys tí fari eg eisini at mæla tit bara uppsotið veðu tikið aftur
frá landstýrskvinnuni taðheviveri nygvt að frægasta uni rasmussen takk fyri eg haldi tað at visti mann bara skal gera tey tingini sum dragas um nógvar pengar so blívur tað ikki nevnt at at gera nakað skilagott so visti mann slett ikki hugsar um tey smáu tølini eisini so verður tað ringt at
halda aftur soleiðis sum mann skal halda aftur
í útreiðslu takk fyri bjørt sámast sann takk fyri ja eg fari at takka formanninum í trúnaðarnevndini fyri at hann svaraði upp á fleiri av teimum spurningum sum vit hava sett í dag tí tað er haldið nokk so týðandi lutur hetta er við hvur so nógv mann sparir við einari skipan har mann um mann vill ella ikki innførir eina eina b skipan ella hvussu tvær ymiskar skipanir hevur mann tá mann tosar um at mann kann koma upp á fimm milliónir um árið um átta ár mett um at mann kanska missir nøkur onnur ting altso hevur mann gjørt eina eg veit ikki mann skal kalla tað meira holistiska útrokning av hvat er fyri ting mann kann fáa í mun til at mann letur fólk hava øgiliga góðar treytir á arbeiðsmarknaðinum
tey kundi sagt eitt sindur øðrvísi um u um
tað er øgiliga neyðugt at spara hsa pengarnar takk fyriunirasmussen takk fyri tað er altíð ringt at siga hvat er neyðugt og hvat ikki er neyðugt eg haldi allíkaval viktigt at vit hyggja eftir hesi skipanini tí mann hevði íð hvussu sur inndrikkað av at hetta vaks íð hvussu sur nógv for skjótt og tí er mann noyddur at bremsa tí tað er meira har tað er at mann er noyddur at bremsa so at tað ikki økist for skjótt so kann mann altíð hyggja eftir skipanini um mann bremsar forharðliga ella ikki tí tað er íð hvussusur altíð lættari at skrúva hinvegin aftur tá ið tað nú lagt upp til at fara at hyggja eftir skipanini sum heild tá trúgvi eg tað er nógv lættari at hyggja eftir henni tá ið mann hevur bremsað enn at blíva við av
verða har uppi sum hana er meðan tað koyrir við
so nógvar ferð takk fyri so er tað edva jacobsen takk fyriharar formaður eg vil takka uni rasmussen at hann gjørdi tað at hann at hann koyrdi málið aftur í nevnd so vit fingu eftirat hugda einaferð afturat og at ikki at tá ið mann hevur eg komin í ein skipan at mann ikki broyti nakað hjá teimum væl vitandi um at visti mann skiftir annað starv so so skifti mann skipan men at mann ikki broytir visti visti framhaldandi ert í í somu skipan eitt sum uni rasmusen kom inn á eisini sjálvandi er tað kanska onkur sum er arbeiða minni enn hálvan tíð men men tað er rættiliga nógv sum sum við einari løn sum liggur upp móti tretivu túsund visti arbeiða niðursetta tíð arbeiða hálvtrýss prosent at tað ikki faktiskt hava nakra broyting bæði áðinn áðrenn og aftan á at sjúka rakar og koma at hava somu løn so tað eru tað eru í mittuni har er tað gott og eg hugsi eisini at tær bleiv sagt at tað at hitt bleiv broytt á høgum lønum
so má hetta her eisini
uni rasmussen takk fyrija nú nú hugsaði eg for langt so nú misti eg itt sindur burtur hvat hvat vit vóru inni á ampiginnarið hjá edvar jacobsen ja við ikki broyta verða tað sum eg ætlaði at upplýsa eisini tað er tað í samband við at mann snakkar um at vera starvnsmundin at tað sum eg havi fingið upplýst so kemur tað næstan ikki fyri at fólk skifta starv sum eru í tillagaðum starvi ella í vardum starvi og tá ið mann snakkar um hetta her a og bskipan og mann ikki fær tað sama ið arbeiðir tað saman men tað er altso tað er tað vanliga tá ið mann broytir skipanir til dømis í samband við vartstarv og yvir til tillagað starv har er har er tað eisini soleiðis at tey sum eru í vardum starvi tey hava aðrar møguleikar enn tey sum eru tillagan starv og pensjonistar teir verða mótroknaðir summir og aðrir verðu ikki mótroknaðir so at er
hatta er vanligt so at eg eri
ikki meira a og b enn so í hesum takk fyri jaso er tað erhard joensentakk fyri ar formaður bara fyri at pontera hetta her við við tá tá mann setir á lønarískoyti tá mann brúkar hatta prinsippið við lønarískoyti og sáttmálaløn um mann skal innklodera øll soleiðis at øll eru javnsett fyri lógini øll skulu hava hanna í aktíða sama møguleika jamen so skal lønarískoytið faktiskt vera fimmogfjøruti túsund um mánaði kanska meira enn
ja
osen fyri ja tað er akkurat tað visti mann skal siga at øll skulu vera javnstillaði so so má ískoytið vera nógv hægri enn at sær tveyogtjúgu og sjálvandi ávirka tað munin ímillum tey íverandi og komandi at mann broytir tað niður í átjan túsund og fimm hundrað og tveyoghálvtrýss frá tveyogtjúgu so har har kemur tað annað upp á um at fær fult ískoyti ella ikki og sjálvandi hevur tað kann mann
ikki siga tað at øll eru líka stillaði í dag tá ið greinsan er
tveyogtjúkutis takk fyri so var ein viðmerking afturat beinur johannesen gerso væl ja takk fyri harra formaður takka una rasmussen fyri eina góða røðu har hann lýsti væl nógv av hesnd tættinum íur og tað er jú betur fyri brúkaran enn tað var í afturí tvetsum seytjan hetta her men nú er hendan mann kan siga kontuni voksin við útreiðslurnar voks við fjøruti og háltrýss prosentum s kul han ea sera spurnigin um man einki ger nú ella visu man iki seti bremstan nú hvat kann so henda kann tað so henda kanska tað at tað verður at áen seinni at mann ikki kanska mann hevði gjørt størri enn
triva mann ger nú ella um
tá situr trýst á kanska aðraskipanir eisini takk fyri ja tað er akkurát tað sum bein johannesen er inni á eg trúgvi at vandin kundi verið fyri at mann mátti grípa enn harðari inn seinni hvussu mann læt bara standa til nú ella at mann fór at tilpassa aðraskipanir tí tað er solei ein stórari stóra játtan og og men har er nógv mann skal taka sær av og tí blívur tað altíð vurderingar hvar og
hvussu skal mann brúka hesar pengarnar best takk fyri
ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara sum er jóhandal ger so væl takk fyri eg haldi tað eru fyri tað fyrsta gleðiligt at okur í tvey túsund og trettan vórðu før fyri at gera heina skipan sum gjørdi tað møguligt hjá fólki við skerdu førleikanum at kunna vera á arbeiðsmarknaðinum sum øll onnur eg haldi tann leisturin sum varð lagdur fyri dagin var sera góður eg haldi tað tað støðið sum var lagt í samband við gjald frá arbeiðsgevara konstragjald frá tí almenna eisini var í lagi og tað her veður so frammi hví man eg eg í gásheyðin gjørdi skipanina kanska forlukkrativa í tvey túsund og seksan hundrað og treytjan eg haldi tað er øgiliga viktigt at at mann roynir at finna ein leist frameftir har mann umg at fáa ójavnan spurningur r ba hvussu gert tú tað tað er øgilia óheppi haldi eg at seta tvey fólk sum hava sami førleikar sami arbeiðs verða skerpa saatrarbeiðsliga liðum lið og annað ferð til dømis fimmogti túsund og hitt ferð til dømis tretivu túsund ella níggjuotúsus fyrr sama arbeiði tað er eitt sindur óheppi at at at tað at mann endar har mann burdi ikki enda har og og tað tað haldi eg keðiligt men hin ven vil eg siga tað at tað er tað er neyðugt haldi eg at at at gera nakað við hesa skipanina og tað r neyðugt at eftirritja skipanina júst soleiðis sum millum annað erhard joensen hevur før fram og eg vóni tað ati andstøða og samgonga eru samdur um einting tað er tað at sjálvandi skulu okur hava eina skipan sum gevur teimum sum hava sett arbeiðsførleika eitt eit eit eitn virligan arbeiðsatgong til arbeiðsmarknaðin fyri eina løn sum eisini verðilig og eg haldi ikki man kann siga tað at ein persónur sum fær tretivivusund krónu um mánaðin sum er deilt millum almenn privata er er tann ó virðilig løn nógvir arbeiðsmenn fáa ikki meira enn tvey trýtúsund krónur bruttu um mánaðin so so at at at mann fer inn og og ger skipanina soleðis at mann metir at hon er um fornuftig rn økonomiskt fyðitann sum arbeiðir tað haldi er í lagi men skipanin eru sum eg skilji tað við at fara á glið reint fíggjarliga í í útútróðsluverkinu til tað koma sor ana fólk inn í skipanini komandi árini men tá tað verðr nevnt her at mann tosar um eina spaning para fimm miljótir krónur yvir og átta ár tá haldi eg mann líkasum er eg veit iki um t tað kann vera rætt tá haldi eg man hevui skapt eina einena stóra deskussión politiskt um at eta lítið ting tað er óheppi so mítt tilmæli til hetta høga ting er ta at okur saman royna ati at finna útav hvussu okur frameftir skulu gera asa skipanirnar bæði tað sum hevur við fyriteepspensjón at gera tenni voðini sum har eru og tað sum eitur selrar arbeiðsførleika soleiðis at mann skann fáa eina breiða
konsensurs um at í tinginum er frameftir tað haldi eg er øgiliga relevant
takfyrir formaður ja takk so er tað nakrar viðmerkingar uni rasmussen fær tað fyrstu ger su væl takk fyri nei eg hugsaði bara um hetaher við sparingum sjálvandi hesi sum eru í verandi skipan og tað at mann ikki broytir hetta frá tveyogtjúgu niður á nítjan túsund og níggju hundrað við tíðini so er tað eisini en mann kann siga eisini ein sparing í at tey blíva fassaði út spakuliga ogog nógv av teimum sum høvdu verið rakt av hesum her einogtjúgughundrað krónunum ella tað sum mann hevði ætlaði at skera niður tað eru tey sum eru har uppi í aldri í trýssunum og í hálvtrýssunum er ein rættiliga stórur partur av
isun havdu verður rakt av
ja takk ja nei eg skilji eg skilji væl tað sum sum onisigur gjøgnum formanninum eg haldi bara tað at attað var óheppi at mann fór og og gjørdi eitt eitt eitt eitt eitt skalvalopp upp á fimm ptisund krónur í hesum skipanini her í tvey túsum seysjnan tað haldi eg var tað var øgiliga óheppi tí tað er tað sum skapar alla allan trupulleikarn ella ella avbjóðingin í dag men skipanin væl góð eingin var ónøgdir við skipanina eg havi ikki hoyrt nakrar ferða ovnartar við ta skipana øll varu glað fyri hana og okur vita gott tað at ein sovorn skipan kostar men tað er eisini viktigt at okur lata fólk sum sum hava evnir kunna vera við at at at menna okkara samfelag og okur ívirka til at at at at at virðissøkja har tey kunna í okkara samfelag tí haldi skipanin er fantastisk og eg haldi ataðer viktigt at okur bipihalda tað tað sum eghaldi er óheppið ter tað at at fólk sum faktisk eru í jenis tarvi í dag tá ið tey skifta starv ja so gáshein blívar tay verri fyri tað er tað er haldi ikki í lagi
tað er ikki í lagi og tað eigur mann millum annað at at taka við teimum fyri at
á revorderhesa skipanina sum eg halda er neyðugt takkfyri formaður steffan klein poulsen fær til viðmerking ja harra formaður nú t verður borið fleiri ferði fram at vit hava a o bborgarar aftaná hesa broytingina við pensjónsskipanini har eru a og b pensjonistar vit høvdu eitt uppskot sum er farið gjøgnum tingið fyri ikki langari tíð síðani løgtingsmál nummar einogtjúgu sum var vápnaðlógin har kom fram at tað er munur á un dir er føddir áðrenn ella aftan á fimmogfýrs tastur a og bborgarar í vápnalógini bara va nakrir føddir og tað er sikkurt fleiri aðrar skipanir sum hava eina líknandi eitt líknandi skifti og nú var tað so tíðliga starv av tí at vit bakka vit koma a og bborgari tað er ættiliga keðiligt meg dugi ikki at síggja nakran annan máta

bnneiorsakahandal fyrst gersuvæltakkir hr formaður ja takk fyri steffan klen polsen gjøgnum formannin eg eri eg eri samdur htheta eri ikki hetta iki ein ein nevma uppgáva hetta er hetta er ein øgiliga trupul uppgáva tí at mann sær í hesum skalan her at eg eri altso fólk sum sum sum til dømis tey sume eru omanfyri fimmogfjørti túsund o mánaðin og løn tey koma at fáa eina alvorliga skeljing aftan á fyrstu fyrstu einogtjúgug teskommínu skipanina tey koma inn í eina legri støði og eg haldi ikki at eg haldi sjálvur tað at tað er ikki tað er ikki órímiligt at mann roynir at finna ein fornuftigan leisn á á á á arbeiðsnevoði tað sum er hent hendi í seytjan har mann fæst gjørd hein forlukkrativa skipanin bleiv forlukkrativ eftir mínum tykki og so er tað a finna ein fornuftigan loyst fram eftiri hvussu mnn kann fáa tað at fungera og og og fáa gjørt skipanina soleiðis at hon ikki kemur at gera mismunn hatta við at til skifta arbeiðið og at hon fer at gera mismun tað er øgiliga óheppið tað er øgilia óheppi haldi eg at hasin megi skipanin í dag visti t finn eitt annað starv verða rakt av av avhesumher
sum er tí at tað tað tað líkist ongantíð altso hvussu okur finna eitt annað arbeiði og fáa at fáa eina
bretri løn so eru ekur sjvondi glað fyrú tav og oku og faraikki niður løn ja so er tað edvar jacobsen gersu væl takk fyriharar formaður tað verður tosað øgiliga nógv um sáttmálaløn í hesum her og sum eg skilji sum tað sum ikki broytist í hesum uppskotinum tað er tað at sáttmálaløn verður ikki broytt ta tíðina mann er á arbeiðsmarknaðin tað sum er tilfaldi nú tei fara ígjøgnum hygja alla skipanina tað er tað at onkur sum hevur havt eina góðar sáttmálaløn fær ein so mikið skerjing vitna arbeiðsførleika at hann kemur á fyritípensjón og hevur ikki møguleika fyri at vera á arbeiðsmarknaðin tá fært tú vissu viss taðeru vvistu ein gift pnella tvey sum liva saman at fáa ellivu túsund níggju hundrað út óðansæð hvat fyri sáttmálin tú hevði frammanundan so tá ið tú kemur til almannar veitingar so otað haldi diskusiónir e ikki koyrt nakað serligt uppá inni her og tað eru kanska eisini fólk sum hava kent fjørut o hávtrýss túsund mánaðin sum endað niðri á ellivu túsun o níggju hundrað og tað tað er onkursvegna aksepterað men visti tað eru nakrar fáar tímar úti so skal mann vera fáa kakkurát tað mannke
ent árið so tað verður ein munur
andal ja takk ja sjálvandi verður tað ein munur tað tað er jú kanska eiein avarbjóðigum eisir tú hevur jú fólk sum sletk kuna koma a arbeiðsmarknaðin og tað enta sjávandi í eina skipan sum er ini fyritígarpensjónsskipan sum er munandi minni enn enn endan her skipanin sum nú er her a og har er tað sjávandi vesiligt at at at sum eisini eg rard joensen haldi var ini upp á og onkum annar eisin hetter við við møguleikaváttanum at fólk verða verða lýst betri og mann finna útav hvussu teð kuna virka og hvusu tey allarberstuna virka inni inni á enum arbeiðsmarknaði eg haldi tað at at okur noyðast fyri a stut statdur út av okur noyðast at finna út av saman at at fáa gjørtur ein eina eina skipan sum frameftir kemur at vera breið politisk semja um soleiðis at han ikki letur hesi her sum eru verri fyri og hava hava brek koma at vera ein kastibløka ímillumáflokkarnir á tingi eftir so gótlum
tað mann vil spara tað haldi eg er sera keðiligt
tu altso heta r hetta erein keðilig støða fyri øll at vera íaldri takkfyrihar formaður ja so er tað kristino hafoss ger so væl ja takk til jóhandal fyri góð orð púra samd í at vit eiga at finna eina breiða semju um hesar skipanirnar og tað er ikki gott fyri nakran at hesi fólkini sum bera brek so ella so hava skerdaførleikar t koma at blíva tílíkar kassiblokar her í í løgtinginum og púra samd í tí jóhandal vísti á eisini hetta við at serliga óheppið ikki minst tað at nú fara fólk sum at gera saman arbeiði at fáa so ymiska løn og at vit fáa ja eitt slag av stavnsbandi at at fólk heldsk kunnu skifta starv spurningur til jóhandal er tí hví so koyrir hetta málið ígjøgnum her í dag hevði tað ikki verið ruddligari at landsstýriskvinnan í almannamálunum fekktan hevði tíðina at arbeiða víðari viðesmálinum um mann so kom aftur um tríggjar ella um seks mánaðar løgtingið við einum uppskoti heldur
ein fyrsta samtykkið á ddr fyri síðan aftur at fremja
ja takk fyri harra formaður eg haldi tað at tað at mann hevur roynt atat gera eina eina tillaging í nevndini tí spell at nevndin ikki kundi fáa ena semjuhaldið um áhvussu man kundi fáa tingini at fungera eg haldi at ans tavan uttan iva eisini veit av at skipanin er fórlukrativ tað er nóv av teimum sum sita í andsstøðu í dag veit teg vóru øgiliga skeptiskt tá ið málið bleiv koyrdi gjøgnum í tvey túsund og seytjan og og ivaðist í um um atað yvirhøvur var fornuftigt at gera men okur vita eisini taksinráfóst gjøgnum formannin at hetta var ein politiskavtala sum bleiv gjørd fyri ávísar persónar fyri at fáa kamala seytjangang upp í síðstu samgongu og tí komhan í hesi her ólukkuligu støvnasmanner kom í í dag eg haldi tað at okur noyðast at at at eitlannað stað at sker í samdrinum siga tað her er tað sum okur gera nú og tað er tað sum a hr samgongan hevur gjørt við at seta einar gransi fyri at ta sum er eru upp til tretivu túsun krónur løn verðar ikki skerd frameftir men aftaná fyrsta t fyrsta tá verður nýggj skipanin inni og so eru okur øllat ferð inn og eftir hía
tað er tað sum eg meini er fornuftugt og rætt hvussu okur framá tykkum at fáa gjørt eina skipan sum er
bi tað fyri sa foramóður sovorðið tað er hardi joensen takk fyria formaður og takti íhandal um um hatta her sum hann tosaði um viðvíkjandi eksisterandi skipan og tí í gásaregum órættvísir í at at tað eru tveir tað kunnu vera tveir persónar sum standa úti og g og gera sama arbeiði og tíverri annarkomin í skipanina aftaná aftan á fyrsta men og fysta januar so so aftanalíka so verður tað á einum legri støði men men tað sum er bygtugt fyri t tað er at fáa teg uppskotið ígjøgnum soleiðis mann kann seta hol á tað arbeiðið sum skal til hvat sum fór av kós í tvey túud og sekstan við lógum tey týsunog sekstan okur hava eina góða skipan tað er øgiliga bygt at prentera at okur hava eina góða skipan okur hava ein skipan á norðurlendskum støði nhvørkikunu hvussu ikki verri hon er heldur betur so eg haldi at okur skula taka arbeiðið her frá í staðin fyri at fara

ja teiði tei eg eri púra samdur við erhard joensen gjøgnum formanninum at at tað er tað er taðer vegin fram at okurkjaka málið herfrá tað sum er gjørt nú eg haldi eg erer ein munandi eit munandi bati í mun til ta upprunaliga upskotiðsum koma á borðið eg sjávandi harmur um tað at mann mann yvirhøvur er farin í holt við at at at at pylka við hetta akkurát nú í staðin fyri kanska at uppá forta hava gjørt eitt eitt heimaarbeiði í sambandi við alla skipanina sum er men hetta er hetta er status og tí munu okur taka eta her frá og hyggja frameftir og fáa gjørt eina loysn sum upp á sikt kanska er meira er er meira í gasegin fornuftig vusumn kan kalla tað tað eg haldi sjálvat okur hava eina eina standandi skipan okur hava kanska eina besta skipan í norðra londum tá tað kemar til arbeiðsførleika mennandi skipanir og og ta aldi iki a t vea nøgd við tað vil alt vera lítið og og og tey munn ikki so ronna finna út av og at fáa rætta saman eg haldi tð e viktigt at okur eru breitt politisk ogan finna út av tí tí at okur hava ein øllu adressu í at hasir menniskjuni
kom at hava eitt virðiligt lív eisini á arbeiðsmarknaðurum takk fyri harra formaður ja tað sigur í streymberg hvat orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi at tað er nokk so undarligt at tosa um at hetta er ein skipan sum er farin á kós og hetta er ein skipan sum er forlukrativ tá ið mann hevur eina skipan sum faktiskt hevur verið ordiliga góð fyri nakrar borgarar tað sum pá einlannan máta stendur eftir tað er at í løtuni standa okur við tí sum kanska er tað einasta spari uppskotið hjá landsstýrinum sum verður borið ígjøgnum og tað er eitt uppskot sum rakar bara fólk við skerdum arbeiðsførleika ella sum eru sjúk ella sum bera brek tað er tað einasta sum stendur eftir í gjár viðgjørdu okur broytingaruppskotið frá landsstýrinum til fíggjarlógina og tá bleiv tíggjutals milliónir lagdar omaná í rakstri men tað bar ikki til at fáa semju um hetta uppskotið tað kann sjálvandi vera tað at tey fólkini sum eru í skipanini tað eru tað sjálvandi hava ymiskum orsøkum onkur kann kanska hava eitt lannað sum er viðføtt tað kann eisini vera fólk sum hava fingið krabba ella ein skaða ella eitannað í sínum arbeiðslívi at vkan vena sjúkrarøktarfrøðingar lakamant lærari ela hvat tað skal vera sum verða arbeitt kanska trý hvart íð so so hendur ein annar skaði ella sjúka sum ger tað at viðkomandi kanska kann koma aftur á arbeiðsmarknaðin men ikki fulla tíð og fer kanska hálvtrýss prosent v arbeiðsførleika og fær fær so sokulerandi upp tað fólkið fer framyvir ikki at kunna arbeiða á jøvnum føti við sínar kolegar tá ið tað kemur til løn tað er tað sum sum fer henda nú sjálvandi hevur tað týdning fyri tann einstaka at vera úti íá arbeiðsmarknaðinum tað suluku gera alt fyri at øll kunna vera úti tað at kunna hava ein innihaldsríkan dag og skapa sær innihald í degnum at vera úti í millum onnur fála seg til nyttu í samfelagnum og alt tað tað tað er ótrúliga viktigt men eisini hin týdningurin sum tað eisini hevur fyri samfelagi tað at teiy gera okara samfelag meira fjølbroytt við tað at arbeiðsmarknaðirn er so breitt samansettur at okur øll kunna rúmast har tað gera eisini nakað við okkum øll at okur verða arbeiða saman við fólki sum hava ymisk tarn tað er tað haldi eg í hvørfall gera eitt betri samfelag eg haldi okur eiga at standa saman um fólk sum hava skerdan arbeiðsførleika og ikki gera hesa her broytingina har mann kann fáa abborgarar og har ð kann blíva trupult at skifta starv tað er eingin sum betala fyri í hoyringini og hetta er ein lítil bólkur men hetta hevur ein øgiliga stóran týdning fyri ein lítlan bólk tíverri var tað eingin áhugi í nevndini fyri at viðgera málið tá ið tað koma aftur í trivnaðarnevndina ok bluvu kunnaði um hvat landsstýrið var samt um at gera av broytingum og tað bleiv ikki lagt upp til at mann gjørdi nakrar breiðar semjur um málið sjálvandi eru okur altíð til reiðar at tosa við men í hesum førinum fingu okur ikki heldur høvi at gera hoyringar so tað bleiv faktiskt eingin viðgerð men tíbetur kann mann siga tað bleiv broytt til tað at mann ikki rakar tey sum eru ískipa
beint nú men øll tey sum koma framyur men viðgerð
her tara ikki takk fyri ja so er tað viðmerkingar johannes joensen ger so væl formaður gætlaði bara at spyrja siru stenberg um hon var við upp á
tað sum vit í javnaðarflokkinum mæla til at
aftur í nevntakk fyri harra formaður takk fyri tá ðið okur koyrdi uppskotið aftur í nevnd seinast tá hevði tað ein øgiliga stóra ávirkan tí tað var tað sum gjørdi at mann slepti tí kravinum um at mann hevði ein lønarniðurskoður sum kundi vera upp á einogtjúghundrað krónur um mánaðin her og nú so tað tað hevði hvørfall ein góðan virkna og við stað at koyra tað aftur í nevnd
nú kanska ger tað málið slett ikki kemur út aftur
so tað er ikki sjálvandi undir við tí takk fyri høgni av eittal ja har formaður eg fari bara at spyrja sær steinberg um vit hava ikki verið vit hava verið í slíkum støðum fyrr og kanska í málum sum ikki er so ítøkilig fyri fyri fólk men tað snýr seg nú bara um at tað tykkist fyri mær sum hevur spurning mær at missa andlit eg fari bara at spyrjaja sær semberg um hon ikki heldur frægari at landsstýri missir andlit enn at fólk sum eru á arbeiðsmarknaðum við kertum førleika missa hesar upphæddirnar og harvið vit fáa ein sterkan ójavnan ámenn til fólk ið júst saman starvi og bróta prinsippið um somu løn fyri saman starv og um hon hevur sær nakað møguleika at fara at hjálpa landsstýrið burtur úr sínum tað tryggir ikki bara at tað snýr seg
um stoltleika og
at missa andlit hjá hjá landssýriskvinnuni ella hjá landsstýrinum sjálvum syristenberg takk fyri harra formaður ja eg veit ikki um tað snýr seg um um tross so er tað gvussur e eitt øgiliga undarligt stað at fara at trossa mann kann siga okur hava akkurát viðgjørt eina fíggjarlóg sum hevur ein methøgan rakstur tað r ongantíð tað er ongantíð mann r ongantíð sett so høgan rakstur fyrr og allíkavæl skulu nøkur fólk missa og tað er tey sum hava brek
kanska eru besta loysnina málið bara ferð aftur í nevnd og so bara verð liggjandi har takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og vit fara so at atkvøða í hesum málinum og sum tað eru nakrar fleiri ferðir her so er frá jóhannes joensen biðja um at málið verður beint aftur í nevnd tað skulu vit sjálvandi fyrsta atkvøða um tað gera vit nú vit atkvøða um málið skal beinast aftur í nevnd vit er liðug at atkvøða tað er trettan fyri og sekstan ímóti so málið verður ikki beint aftur í nevnd og vit fara so at atkvøða í málinum tað er soleiðis at aatkvøðugreiðslan við aðru viðgerð varð soleiðis at trettan vóru fyri átta ímóti og tvey vóru blonk og vit atkvøða so nú við triðju viðger orsaka tað var eitt broytingaruppskot í álit tað skulu vit sjálvandi eisini fyrst atkvøða um tatað er meirilutin uni rasmussen rósa samuelsen erhard joensen og jóan elin poulsen sum hava broytingaruppskot tað atkvøðar vit fyrstum orsaka vit atkvøða um broytingaruppskotið frá meirilutani meirilutanum í nevndini vit eru liðug at atkvøða málið er broytingaruppskotið í samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broyttger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sekstan atkvøðum fyri ellivu ímóti og tveimum blonkum atkvøðum so er hetta málið samtykt og avgreitt frá løgtingjunum vit fara so víðari í dagsskránni nú koma vi til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald av ferðandi við komu til føroya til leinging av tíðarskeiðnum ið ferðandi skalu rinda avgjald við komu til føroyar hvør biður um orðið magnus rasmussen
ger so væl ja eg fari at lesa eitt álit frá einari nevnd í løgtingsmáli nummar áttaogtrýss í tvey túsund og tjúgu uppskot ið løgtingslógum broyting í løgtingslógum tíðaravmarkað avgjalda ferðandi vit komu til føroya leingjan á tíðarskeiðnumi ferðandi skulu rinda avgjald við komu til føroya landsstýrið hevur í landsstýrismaðurinm í fíggjarmáli g jagniclasen er lagt málið fram áttanda desembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda desemburreytiusjúuerbeint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi ellinda desembur ein samdnevnd vil vísa á at endamálið við hesum uppskoti er at leingja tíðarskeiðið í ferðandi skulu rinda avgjald til vit komu til føroya heimildin í verandi lóg gongur út einogtretivunda desembur í tvey túsund og tjúgu men við samtykt av hesum lógaruppskoti verður tíðarskeiðið longt til einogtretivunda mars í tvey túsund og tjúgu við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið í veruleikanum er hetta til at atleingja hetta í tríggjar mánaðir at ferða
skulu rinda og ikki takk fyri ja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er á endanum og sum formaðurin í fíggjarnevndini nevndi so er tað ein samdnevnd sum mælir til at samtykkja hetta uppskotið við atkvøðamálið er samtykt við ongari ímóti ongari blankari málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit koma so til aðru viðgerð av tingmáli nummar einogtrýss tað er uppskot í løgslóginum um fíggjarligan stuðul til nýggjan fjørðuveg í runavík hvør biður um orðið tað er
nus rasmussenger so vælja tað er eitt álit frá einari samdari fíggjarnevnd í hesum málinum uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul tníggja fjøruti runavík landsstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram tretivunta novembur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð annan desembur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sjeynda áttaunda níggjunda og tíggjunda desembur tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við runavíkar kommunu tórshavnar kommunu og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgu nicklasen saman við landsverki ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar eysturoyartunnilin verið tikin í nýtslu fyrst í tvey túsund og einogtjúgu nú er tað altso síðsta tvey túsund og tjúgu í veruleikanum og merkir tað økta eysluroyarmegin við skálafjørðin fyri at betra um ferðsluviðurskiftini til og frá tunnlinum gjøgnum runavík saltangará glyvrar verður níggjuog fjørut verður gjørdur at leiga serliga ta tungu ferðsluna til og frá eysturoyartunlinum burtur frá høvuðsgøtuni í runavík fjøru vegurin sum eru á leið tveir og ein hálvan kiometur verður eftir ætlani gjørdir frá rundkoyringini á rókini fram við fjøruni og havnalagnum í runavík til bakkavegin á glyvrum nýggjur betongtunnil verður eisini gjørdur fram við rókavegi og undir løkjum og heiðaveg og kemur upp við gulasteins veg avtala er gjørd soleiðis at landið veitir ein stuðul á fimmoghálvtrýss milliónur krónur til verkætlanina gerst verkætlanin dýrari eru tað framvegis fimmoghálvtrýss miliónir krónur í landið veitir stuðli til verkætlanina verkætlanin er kommunal soleiðisnr at runavígara kommunnar fremar í verkætlanina og hevur eftirfylgjandi ábyrgd av henni avtalan er treytað av at løgtingið samtykkir hetta uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til nítjan g fjøruuu og at runaðíkarur býra samtykkir hesa avtalu nevndin fegnast um at avtala e gjørd millum runavíkarar kommunu og landsstýrið um fjørvegin vil nevndin gera vart við at alneyðugt er at fáa loysn á málinum um innkomuvegin til tórshavnar nú tunnilin letur upp fyrsta dagin nevndin heitir á landsstýrið um at bera skjótt at og koma í løgtingi við málinum um innkomuvegin til tórshavnar so at ein endalig loysn fæst á hesum átrokandi máli við hesum við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og
mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
ja so er tað viðmerkingar bjørt samuelsen ger su væl takk fyri eg ætlaði bara at spyrja magnus rasmussen um hann kann siga nakað um tað nevndi mælir til at mann skjótt kemur við loysn innkomin til havnina kann nevndin upplýsa ella kann formaðurin upplýsa nakað um hvat nevndin heur fingið at vita í mun til nærta
tað kann vera hvussu skjótt kann tað vera tí tað hevur sjálvandi skund takk fyri
magnusmusenat tað hevur skundin tað skrivað vit eisini í har og vit høvdu bæði landsstýrismannin í fíggjarmálnum vithav til landsverk inni og vit høvdu eisini borgarstjóran í tórshavnar kommunu saman við umsitingini og okkum bleiv upplýst at tað er nógv tilfar í málinum og at fundur varð avtalaður ímillum landsstýrismannin í fíggjarmálnum sum var av økinum og borgarstjóran altso eg veit ikkium tað var dagin eftir og ateg haldi sum mann kundi lesa tað so so var kanska altso tilfarið og hvat mann ætlaði at gera varð var framleitt kanma siga so tað snýr seg um eina forhandling vissi eg skal vordera ímillum tórshavnar kommunu og landsstýrismannin og eg di ja sum eg segði at tann fundurin skuldi vera hvussu er ein fundur
suli vera dagin eftir so veit eg ikki akkurát víðari
ja so er tað brandur sandoyr gersuvælja takk fyri harra formaður tað ergott gleðiligt at tað er funnin ei loysn á á á fjørðuvegnum í í runavík eri nú ikki vant annan tá ið ið jørgun niclasen fór í í holt við tað málið øh men tað sum egætlaði at spyrja spyrja magnus rasmussen um altso hesar fimmoghálvtrýss milliónirnar eru er nakaðer nakað eftirlit við ati ella verður tað framt nakað eftirlit frá landsins síðu av at pengarnir verða brúktir soleiðis sum sum prosjektið sigur og og eta nakað eftirlit við at attað prosjektið sum fyriliggur lýkar allar tær treytir sum sum sum skulu til eina sjóvna verkætlan hvat erverður tað fylt upp frá landinum ella verður tað bara
ein posa av pengum sum verður givin út so
hvussu hvussu verður hetta framt takk fyritakk fyri harra formaður tað stendur í avtaluni at pengarnir verða ikki útgoldnir skjótari enn í takt við at tað sum verður gjørt og landsverk er inn yvir eisini og serliga tá tað kemur til íbindingarnar í landsvegin so eg føli meg púra tryggan við at tað
eftirlitið er í ordan takk fyritað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað er ein samd nevnd sum lagt álit fram verður einki broytingaruppskot vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar tretivu so vit eru komin til tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makrel i norðurasel svartsjati bottfiski í tvey túsund og átjan nítjan og tjúgu og botnfiski barenshavnið í tvey túsund og tjúgu tað er leinging at hava heimild at taka veiðugjald magnus rasmussen fær orðið
ger sovæltakk fyri harra formaður tað er soleiðisar at tað er ein samd nevnd sum teku undir við málinum mar vit hava ymiskar viðmerkingar so eg fari at lesa byrjan av álitunum og tær viðmerkingar sum jákum mikkelsen biljustinussen kristin mikkelsen og eg hava tað var soleisnar at landsstýrismaðurin í fíggjarmálim jørgin niclasen hevur lagt málið fram tretivunda septembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð áttanda oktobur tvey túsund og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fyrsta triðja og sjeynda desembur í tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við føroya fiskimannafelag maskinmeistararfelagið føroya skipara og navokatørfelag føroya reiðarafelag búskaparráðið landsstýrismannin í fiskivinnumálum jakubvesturgaard og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen ein samd nevnd tekur undir við málinum við einum broytingaruppskoti nevndin hevur hesar viðmerkingar og so eru tað viðmerkingar sum magnus rasmussen jakun mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen hava tær eru hesar lógaruppskotið er ein leingjan av heimild at taka veiðugjald galdandi lóg ásettur veiðugjøld fyri tvey túsund og átjan og tvey túsund og nítjan og tvey túsund og tjúgu fyri makrel svartkjaft norðrasild og botnfisk í barrnshavinum og við hesum lógaruppskotinum verður heimildin longd við einum ári til einogtretivunda desembur tvey túsund og einogtjúgu hesin verður tikið undir við og tá ið tað verðurnevnt at tað r eitt broytingaruppskot so er tað mann kann siga av eg veitikkum han kalla tað tekniskum slag men tað er heitið á løgtingslógini sum ikki var nóg greitt orða eg lesi hvussu tað nú verður orðað so at eingin misskiljing skal vera løgtingslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makrelin norðrasild og svartskjafti í tvey túsund og átjan tvey túsund og nítjan tvey túsund og tjúgu og tvey túsund og einogtjúgu og botnfiski í barenshavinum í tvey túsund og tjúgu tvey túsund og einogtjúgu tað var tá ið tað kom inn við gjaldið tað var í altso fyri botnfiskum barenshavin tað var tvey túsund og
tjúgu og tað var eisini eingin takk fyri takk fyri so er tað kristina háfoss
sum hevur orðið ger sovæl ja takk fyri ja so hava vit enn eina fyribils lóg fyri veiðugjøld til viðgerðar á løgtingi eg skal lesa álitið hjá vegna aksalve johannesen rutt vang og meg sjálvan vit mæla frá vegna tjóðveldi framsókn og javnaðarflokkin at veiðugjøld verða ásett eftir hvat landsstýrið og samgongan ynskja av inntøku á fíggjarlógnum vit meta hetta ein grundleggjandi skeivur máti at áseta veiðugjøld veiðugjøldini eiga hinvegin at vera ásett soleiðis at rinda verður mun til hvussu sokallaða tilfeingisrentan er av virkseminum og hvussu stór henda er er millum annað tent at hvussu gongdina er á marknaðinum og hvussu stórt avreiðingarvirði er og tað ber væl til at gera hetta á ein einfaldan og ein gjøgnumskygdan hátt hetta lógaruppskot frá landsstýrinum ið áseta eina fasta krónuupphædd fyri hvørt kilo tekur ikki hædd fyri at marknaðartreytirnar broytast og at avreiðingarvirðið broytist tí eru nøkur av teimum ásettu gjøldunum til dømis á makrelin nú vorðin munandi størri prosentpartur av avreiðingarvirðunum orsakað av lækkandi prísum og hetta hevur sjálvandi aftur stóra ávirkan á úrslitið hjá fiskivinnuni samstundis hevur landsstýrið framt broytingar í fjør ið hava lækkað inntøkur landssins munandi uttan at seta nýggjar inntøkur staðin og hetta hevur verið við til at venda avlopið til hall og at undirgrava langtíðarfíggjarliga haldføri hjá landskassanum vit mæla til at samgongan saman við okkara flokkum arbeiðir víðari við eini loysn soleiðis at vit fáa eina breiða semju um og varandi loysn fyri framtíðar veiðugjøld í fiskivinnuni áhaldandi ásetingar av fyribilsgjøldum í fiskivinnuni eru alt annað enn tryggir karmar fyri fiskivinnuna undir viðgerð á málinum í fíggjarnevndini erkom fram at tann arbeiðsbólkur arbeiðir við uppskoti til nýtt tilfeingisgjald og at hetta uppskot fer síðan til politiska viðgerð í komandi ári vit vilja mæla landsstýrinum staðiliga til at eisini andstøðan verður tikin við í arbeiði at gera lóg fyri eitt nýtt tilfeingisgjald tí hetta er ein fyritreyt fyri at talan kann vera um eitt veruliga varandi tilfeingisgjald og ein fyritreyt fyri at skapa meir tryggar karmar fyri okkara fiskivinnu vit ásanna eisini at um hendan lógin her sum er eitt fyribils ásett veiðugjald ikki verður samtykt so verða alseingi tilfeingisgjøld fyri ári tvey túsund og einogtjúgu og heldur ikki á fíggjarlógin og tí fara vit hóast vit eru ímóti mátanum hetta verður gjørt at tað kam undir við málinum sum enn eina fyribils loysn eg kann leggja afturat at ja júst hetta við veiðugjøldum og tilfeingisgjøldum ofta hetta vís nakað at at ofta taka tíð ting øiliga langa tíð í landspolitikki og tað kann taka ofta tíggju fimtan tjúgu ár frá tí mann byrja at tosa um okkurt til tað verið framt í verkið men spolaðu vit nøkur ár aftur so hevði g eingin droynt um at vit í dag hava eina breiða semju um at jú tilfeingisgjøld er ein natúrligur partur av okkarasamfelag í dag og tað er ein breið undirtøka av løgtingi fyri at jú vit skulu hava tilfeingisgjøld so ella so nú snýr tað seg meiri um at at semjast um hvussu áseta vit hesi tilfeingisgjøldini og eg síggi stóran møguleikar fyri at vit kunnu røkka eina semju hóast vit eisini eru ósamd á ávísum punktum og eg vóni veruliga at at landsstýrið nú tá vit hava ella tá landsstýrið hevur sett handan arbeiðsbólkin at koma við uppskotum at mann so tekur eisini andstøðuflokkarnir konstruktiv við í ta arbeiði og um att ger sær ómak at royna at røkka eini semji tí at tað er og verður ein ótolandi støða fyri føroyska fiskivinnuna ikki at vita hvørji tilfeingisgeldini verða áðrundan ári og serliga heldur ikki a vita hvørji kriteriur verða brúkt til at áseta tey og eg haldi vit ásanna eisini øll at júst hesin mátin har tað bara er eitt fast oyoyruoyratal ella krónutal per kilo uttan at mann annars hyggur eftir jamen hvør er støðan á marknaðin hvussu er avarðingarviður tað er heldur ikki ein nøktandi støðan so eg síggi hvarfa fyri mær at vit landsstýrið hevur ein søguligan møguleika fyri at royna at fáa eina breiða semju og eg vóni veruliga at at at tað e ein vilja til tað eisini soleiðis at vit kunnu fáa frið rundan um hendan partin avav
av áseting fyri okkara fiskivinnu frameftir takk fyri
atakk fyri vit hava viðmerking fyrst er ta jóhannes joensen ger sovælttakfyrihar formaður ja ú tosar hvist an holfast um eina breiða semju um tilfeingiskjøldini og nú havi eg líkasum fingið innlit í hvat øll halda tað sum eitt tilfeingiskøldu og har er ein breið semja í løgtinginum um at mann vil hava tilfeingiskjøld tá ð mann vil tað so burdi tað verið innlýsandi at mann roynir at finna eina breiða semju e illumonkustaðni har sum øll eru samd nøkulunda soleisar at vinnan hevur veikalnin fyri helsut til fleiri ár fram í tíðina tí tað ber ikki til at broyta skipanina fjórða hvørt ár tað er so heilt vist tí tað tað tolir vinnan ikki og tað er tað er ófornuftigt í allar mátar so eg haldi at
tað er ikki skilagott vissu mann fer í gongd við at gera tilfeiniskeld uttan at vit øll eru við
takk fyri ger so væl kristina hafuss ja púra samd og tað var tað royndi at vísa á eisini ati stundin er veruliga komin til at koma á mál við hesi breiði semjuni eg veit vat vit tosað ofta um tað men eg haldi eisini at nú hava vit tosað nokk og eg haldi vit hava roynt ymiskar leistir og vit mugu bara ásanna at tað er ikki undirtøka fyri ávísum leistum meðan aðrir leisnir hava ein betri møguleika at fáa eina breiða semju um so tíðin er komin til at allaeir politisku flokkarnir seta saman og finna henda endaliga leistin soleiðis a hetta ikki blívur eafturvendndi kann mann siga evni sum ósemji er um og soleiðis at fyrst og fremst at okkara fiskivinna veithatt skal fyri at halda seg til tí tað sum eisini broytt hesi her ja seinastu tíggju árini er at mann hevrtað eisini farin frá at vinnan áður jú var ímóti tilfeingskeldu hvørfall størsti parturav til at størsti parturin í dag sigur tað er í lagi at vit rinda eitt gjald fyri hendan her fram í hjárættin kann mann siga til at fáa atgongd til fiskivíiidømi men tey ynskja bara tað verða gjørt upá ein skynsaman máta sum eisini tekur atlit til marknaðarkorini annars hvussu tey broytast
ja takk fyri eg vóni at tað kann vera eitt sindur
friðarligt sigar haltms akkurát sum ter nú tað hevði veri øgilgagot so at að geri so væse ja veruleikin er at vit kundu fyri árum síðani havt eina semju um ein tilfeins gjald tí tá ið vit há u orgun niclasen tosa í dag so skal tað vera av yvirskotinum hjá vinnuni og tað er akkurát tað sum lasturin gjøgnum heidal var sannleikin er at fólkaflokkurin blá noktaði yvirhøvur at samrøðast um at gera semju um ein veiðugjald í hundrað or undinfarnissamgongum og sambandsflokkurin tordi ikki at gera tað tí at bárður nielsen var bangin fyri at so bleiv hann ikki løgmaður og tað er syrgilig fyri vinnuna og tí er púra samd við kristina háfoss og fyri okkum øll for hestin og at við systkimanlin geri roynir t fáa eina breiða semja um at tilfeinsgjald so skal vinnan blíva við at liva í ser hara óvísini um um tað nú broytist aftur henda við ela hin við um nøkur ár so er man politisk vaksin so syrgir mann sigur sum fíggjarmánlarárið fáa eina
tók gingið fimtan mánaðir og vit hava einki hoyrt til at nakar bjóða okkum inn til samráðingar
takk fyri kristinohafoss ger so væl ja tað er júst so høgni hoydal fyrrverandi landstýrismaður í fiskivinnumálinum legðu lógaruppskot fyri løgtingið og hevði eisini drúgvar samráðingar eisini við andstøvuflokka sum nú situ stjørn um at royna at fáa eina semju um eitt veiðugjald og tað uppskotið var nemliga grunda á soleis at mann tók atlit til jamen hvussu viðurskiftini á marknaðinum broyttust og soleiðis at tað var yvirskotsbasserað so sum tað bleiv kallað tá men meni tíverri ynskkti teir flokkarnir sum nú eru stjórn ikki at gera semji eg haldi bara at at okkara fiskivinn kann ikki brúka hetta er vinnaliga stríðið millum samgongu g ansøðu til nakað altso vit mugu flyta okkum til at tað skal bera til at arbeiða tvørtur um samgongu anstøðu ikki bara í hesum málum men í so nógvum málum tí at alt annað líka so er tað jú bara til fyrimunis fyri okkara samlaða samfelag og hetta við at at mann nú skal hava eitt tilfeingisgjald í hesari samgonuni o so at annað í tí næstu samgonguni fyri aftur at broyta tað aftan á tað tað kann okkara fiskivinna ikki liva við og tað er ein ótolandi støða so tað skal vera mítt og okkara ynski at vit veruliga fáa eina semju men tað krevur so eisini at samgongan bjóðar til samstarv tað krevur millum annað at løgmaður er áhugaður í at royna at flog hesa semjuna og at samgongan eisini
vil ganga nøkrum av ynskjunum hjá andstøðuna møti tí tað er soleiðis smá takk fyri so er tað høgni hoydal
sum hevur orðið ger sovæl ja harra formaður tíverri hevur tað so ikki verið eitt uppskot á tingi um at ja at fáa hesa semjuna um eitteitt tilfeingis ella veiðagjald øheg skal bara boða frá at vit sjálvandi eru til reiðar til samráðing ella einh einhvørja tíð vil tað so ikki havt nakra innbjóðing ella nakra roynd at fáa at fáa semju millum andstøðu g samgongu og tað var hóast alt gjørt tað óteljandi ferðir í undanfarna samgongu tað er ikki nógv meir at siga umn tað at at sjálvandi má eitt veiðugjald verða grundað á at fáa ein ein marknaðarprís fyri ta tað virðið sum tú hevur at fáa hesær fram ígjárættindini at fiska og tað má vera gjald sum er eitt sum verður bygt á nakrar mt aso nakrar útrokningar men sum so verður umroknað til eitt kilogjald fyri hvørt veitt kilo av fiski og fyrstugfrenst tosa vit her um um uppsjóvarfiskin soleiðis at tey sum fáa mest burturúr hvørjum kilo av fiski eisini fáa ein fyrimun í kappingini frameftir men orsøkiðtil at taki orðið tað er bara tað er bara at gera vart við enn einaferð at tað sum undrar meg almikið tað er at tað var jú mikið rokan í fjøruni og buldur og brak og hvar vit rópa tað um um bæði uppboðssølu og gjøld í undanfarnu samgongu hog ein tann stórur spurningur sum tá var og eisini rættarmálið vórðu reist tað var hetta við um manningin eisini verður áløgd at gjalda veiðugjølduni og eisini av uppboðsøvunm sum var í tvey ár lóggávu lóggávu eg beinleiðis fyri at tað ikki bar til tá ið so nýggja lógin og sjófeingi kom tá so varð ásett at tað er rættindahavarin sum skal rinda gjaldið sjálvandi er tað tað tað er tað er tann sum hevur atgongd til kvoturnar og færið tann ramhígjarættin sum sjálvandi má rinda sjómaðurin fær jú einki burturúr tá ið kvoturn verða keptar og seldar sum varð nú er loyvt øhog eg havi so fleiri sum boðar frá at eg haldi at at eydnast ikki at at gera partarnir av á arbeiðsmarknainum ikki so eigur løgtingið at lóggeva tað og partana areiðsmarkni hava iki gjørt tað og tað løgni er at síðan hendan samgongan til so hevur tilfeingisgjaldið hjá manningini tað er vaksið stórliga eg haldi at metingarn háma skimmastarafelagnum sum tá vit viðgjør heta uppskotið seinast afyri einum ári síðani at tað var talan um ein tretivu milliónir eyka sum vóru løgd ummann á manningina og tí fari eg bárar at heita á tingi um tey tka umtekunnu taka undir við at mann fer inn og siga tað ber ikki til tað ber ikki til htað eigur ikkiatvera manningj ú rindarateði og at umhugsa um tey taka undirvið enu
broytingarupskotuð sum er lætust at áseta tað við lógu tað haldi ikki tey vera meira rýmligt takk fyri a formaður
takk fyri vit hava eina viðmerking tað er beinta løgu jakobsen hjá so vælja takk fyri at formaður í fegnistumbakni hoydal koma innan nemliga hetta her við hví manningin høvuðs skal rinda tí eg haldi at eg hevði sikkurt at reisa spurningin tá ið hes her loyvini og milliardavirðini verða seld hvussu nógv fær manningin burtur úr tá altso hon er við til at rinda
nei tað skal fiskast men tá tað so verður selt hvussu nógv har manningin burturúr tað
ja júst tað hevur verið sjónarmiðið sum eg haldi er øgiliga greitt at vit hava sæð sum tað var í teirri gomlu skipanini altso áðrenn vit broyttu tað tá blivu ú skip og veiðuloyvir seldur fyri fyritals hundraðog tals milliónir tak mær eitt dømi sum vit hildu vera nógv tá men sum vitu veri ein øgiliga bíligu prísur tá ið vesturvovin varð seld tá mistu sørvíingar síni arbeiðspláss og bygdin missi sítt skip men fekk manni igin nakað burtur úr søluni nei ikki tað sum mat so sjálvandi er tað er tað rættind a havain tann sum hevur atgongd hevur fingið henda rammígjarrættin sum skal rinda fyri tað frammígjararættin og tað er ein longur søga um hví tað ikki blivið so tað átti at verið soleiðis at partarin ararbeiðsmarknaðurnu sjávandi ásetti tað í sáttmála m málna man heuibrúkt ein gamlan sáttmála langt ár mann hevði nakað sum æt veiðugjøld og upuppboðssølu til at leggjatað yvir á manningina eg haldi grundlegjandi skeivt og verður tað ikki loyst so haldi ag tingið eigur at taka saman og bara áseta tað tí at tað er tað er at er ein púra skeiv skipan í mun til hvat hvat tað er sum mann rinda fyri mann rinda fyri frammagjararættin og tað serliga vinningin man fær burtur úr tí tað er tað sum mann skal rinda fyri altso tað sum í dag verður keypt og sætt tá onkur la tær nú fara at keypa og selja kvotur eisini eisini millim skip so er tað fyri tann prís
so tað sum hevur fingið nú er ein privat uppursøla og eitt sjálvendska manningin heldur ikki betalar fyri tað
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið ger so væl ja takk harra formaður hetta málið um tilfeingisgjald er kann mann siga burdi verið íligið so m at siga mann fór inn longu í tvey túsund og hvat tað var tíggju og ellivu tá mann upprunaliga stríddist um hetta tilfeingisgjaldið men nú haldi eg allir flokkar á tingi taka undir við hatta skal vera tilfeingisgjald tí tað er vísti seg at verið ein ja ein ein vinningur fyri tey eyka ella ta ta avmarkaðu atgongdina sum er og vit hava fingið ein so radionellan flotan nú at tað avgavsta sum er har ger at tað er møguligt og rímiligt at ein partur av tí endar í tí samlaða kassanum soleiðisnær at vinnan er við til at fíggja vælferðina og ber at út víðari út til føroya fólk vissu vit fara heilt aftur til ja lat okum fara til fýrsuna tá mann skrivaði út ella tað var óavmarkaða atgongd til at far út at fiska hevði tú ráð til at keypa tær eitt skip ella møguliga fíggin tilat fáa skip so keypti teir eit skip og fór út at fiska og tann man siga sum gjørdi tað best hann vann og hann kláraði at varðveita skipi og kundi so byggja sína fyritøku upp harfrá so kom hann fyri at skunda undir eftirhr at fáa enn meira fisk úr sjónum og meinti at gera gott so fór mann politiskt inn og koma við einum skipapakka um at byggja fleiri stásilig serliga vardað pilagisk skip tá tá var tað rímiliga nýtt tilfeingi við svartskjaftunum kring oyggjarnar sum mann hevði lagt til merkis og øðrðum fiskaríi og sá bgjynti so smátt at síggja virðið í tí men mann var sum ikki einaferð for tíðliga í sjóvarpallinum og tað var bara eitt av teimum skipunum sum yvirlivdu kann man siga tað polagiska ævintrina sum var umframt tey sum høvdu verið kanska í drift heilt aftur frá trýssunum og ta var øgiliga harðar tíðir upp gjøgnum hálvfemsuni innanfyr opulagiska í nullunum begynti at ganga heldur frægari nakrir handlar fóru fram sum fólk skiltu ikki ordiligt virði men so koma vit heim ella fram móti tíggjunum og tá beginnir mann at síggja eitt virði serliga tí at mann hækka sær makrelkvod og annað og ger so tað at vit fara at viðgera politiskt hetta her at nú er tað ein avmarkaresursa og vit hava fingið ein so rationellan flota vinnarnir tillaga seg eftir ætlanini sum løgtingið legði mitt í hálvfemsunum um at mann skuldi hava fiskiloyvir og leggja seg eftir tí og avmarkað stálið soleiðis at mann fekk ein størri rakstrarfyrimun ella tillagaði mongdina av megi og framleiðsluorku sstar at tað skuldi verða geva vinning og tað er gjørdi so tað at mann politiskt fór inn tvey túsund og tíggju fyrstu gjørdi mann eina partvísa uppboðssølu síðani fá mær inn og ásetti gjald á og faktiskt er tað ta gjaldið vit enn hava tað er broytt tað er hakka og hakkhakka og nú er tað nokk eitt tað størsta gjaldið vit hava havt vit hava roynt hitt modellið við eini uppboðssølu eg má siga tað soleiðis tær tað er ikki politiska undirtøka fyri tí hvørki vil eg siga í samgongu ella í andstøðu og tí vildi eg ynskt at vit kundu funnið ein felags loysn yvir hvussu vit skipa hetter tað hevði tævnt bæði vinnuni og samfelagnum og ikki minst eisini sjómonnum og øllum teimum sum eru tætt at vinnuni men tá eg so hoyri viðgerðina og tá eg hoyri eisini í fjølmiðlunum at nú er tað heilt galið tí at henda samgongan hevur lækkað avgjøldini við onkur hevr nevnt yvir hundrað milliónum men mann má eisini hyggja eftir hvat er tað sum hendir tað sum er hent millum annað í korona er tað at prísurin er fallin kanska tíggju tjúgu prosent ávísar kvotur eru falnar heilt upp í tjúgu prosentum av polagiskum og visti mann heldur tað at hetta verðureitt konstant tal á fíggjarlógini so má eg siga so er tað trupult at fáa eina semju tí vit vita tað at tað svingar upp og tað svinga niður og mín hugsan um hettaher hevur altíð verið tann at vit skulu áseta eitt gjald sum er rímiligt fyri allar partar fyri samfelagið føroyar fyri borgaran og ikki minst fyri vinnuna tillaga teimum skiftandi viðurskiftunum sum vinnan til einoghvøra tíð virka í og tað merkir í stuttum eftir mínum tykki at prísurin á fiskinum hevur eina stóra ávirkan á hvat avgjaldið verður at nøgdin á fiskivinum hevur eina stóra ávirkan á hvat avgjaldið verður og eg meini eisini at oljuprísurin eigur at vera ein faktorur rentan havi eg nevnt oftani hon hevði so mikið lágum støði í dag at tað er eingi útlit til at hon brádliga skuldi farið og hækka munandi ella hon kann næstan ikki lækka meir hon er nærmast null tey viðurskiftini haldi eg eru sentral í hvussu tú ásetar tilfeingisgjald og tíðin gongur sjótformaðurin tað er so ein arbeiðsbólkur situr nú í ølongri tíð og arbeitt við hesum her tey arbeiða við einum simplum modelli er mær upplýst og vónandi kemur tað modelli á borðið nú til politiska viðgerð og eg ynski gjarna tað at vit so nógv sum gjørligt millum flokkar her á løgtingi fara inn og siga hetta er tað vit gera og so halda vit fast við ta skipanina óðansæð hvør situr í samgongu ella hvør situr í andstøðu eins og vit hava klárað nøkulundagjørt við alivinnuna har koma gjald inn ja gjøldini eru broytt eitt lítið sindur men prinsippini hava verið tey somu heilt frá byrjan av tá mann á fyrsta umfari setti gjald á alivinnuna men latið ikki pengarnar í landskassanum bestemma hvussu nógv gjaldið skal vera men latið gongdina í prís
psi í fiskiskapi og møguliga oljuprísi verða avgerandi takk harra formaðu
ger so væl takk fyri ja tað verður eitt simpult veiðigjald haldi eg løgmaðurin kallaði ella leisturin verður simpl men tað er altso gingni næstan fimtan mánaðir síðani samgongan tók við og hvussu er so einfalt tann leisturin mann ger hví tekur tað so langa tíð vit hava so ikki hoyrt frá nøkrum fíggjarmálaráðhara um eingin hevur spurt okkum um vit kanska kundu verið við í einari semju um hetta her og eg má siga akkurát meir at eg haldi at ferð man at gera ein leist uttan um flokkarnar á tingi hasar sum ikki eru samgongu so so riskarar man bara at tað verður broytt aftur tíð fari at mala løgmanni til staðiliga at mann roynir at samráðast við alla
klokkar um attar her og tá meini eg serliøsa samráðingar sum kunnu bera mál
takk fyritakk fyri ger sovæja takk hara formaður tað er soleiðis at mann hevur skipað ein bólk har sita umboð fíggjarmálaráðið reiðarafelagi og aðrar interessentar kann man siga sum hyggja eftir hvat kun hvussu kunnu vit gera eitt simplul modell øh og vinnan hevur ja eftir hondini viðurkent ja tað er í lagi at rindoyggjald tað gjørdi hon faktiskt rættiliga skjótt eg minnist at ein av reiðarunum longu í tvey túsund og tólv tá vit fyrstu ferð ásetta í veiðugjald segði við meg set tað til iski minnist rætt eina krónur og fimmogtjúgu beinanvegin tí so hava vit tað fyr halda okkum til og vónandi heldur tað sær har nøkur ár men tað hevur so víst seðat tað hvir svinga tá byrjaði nokk við fimmoghálvfjerðs oyrum tað var fyri makrel og nú er tað uppi á einakrónu g hálvtrýss og tað er jú ikki til at liva við hjá vinnuni at tað svingar alla tíðirnar og tey ikki vita hvat tey fyr a halda set til men tað arbeiðið hevur ligið nóg leingi tí bólkin nú tað úrslitið frá tíó
loskin er við at koma og tá tað kemur so kemur tað politiska viðgerð og gjarna eisini millum allar flokkar soleiðis at vit kunnu fáa eina breiða semju um
tilfeingisgjaldtakk fyri so er tað hennikold mnær viðmerking ger suvæ ja takk harra formaður nú e er tð eitt sindur spessielt við hesi tilfeingisgjaldinu sumt av teimum eru hálva aðrar krónur fyri fisk sum er minni enn helvtina sølubirðjina avg onkur sum btalir hálvtrýss a ta virka ett sindur løgi men ú segði løgmaður at flotan var blivin effektivari og og og tað bleiv blivið betri og tað er tað rætt men nú viggjakur akkurát hesar dagar um a flyta kvotur yvir ein partur av tí av tí orsøk at tey skipini hava tað klára ikki at fiska tað tað er spurningur um o og tíverri er blivir blivin útlendingar blivin ei ein al forstórur partur av av tí partinum men skipini klára ikki at fiska kvotuna tí flyta okur yvir ein ein partur av tí ikki alt mar ein partur av tí tað er tíð tað var flutt yvir
har var so effektivan flotan klárar ikki at fiska
langt burtur framtakk fyri gersovæl løgmaður ja takk hara formaður ja tað er nokk partísræst sum hennika old sigur at ein lítil partur av hasun her sum verður flutt nú er tí at mann ikki hevur klár at fiska kotuna men langt tann størsti parturin er tí at fiskurin ikki er í tí sjóøkjnum har vit fáa atgongd av fiskan og tí verður hann fluttur nú er akkurátupplegg tilella hita upp til at gera hava samráðingar við bretland og tað meti eg vera rættiliga avgerandi serliga fyri tað aso mansn siga makrel ævintýrið hjá okkum hvat ið virðið makrelurin fer at hava í komandi ári tí missa vit atgongdina har niðri og verða trýst aftur á fiska tí føroyskum sjóøki so vita vit at fiskurin makrelurin er bleytari hann verja at verja at viðgera og hevur verri prís og tað fer eisini at ganga út yvir hvat ið innkjeningini til føroyska samfelagið verður og tað ynskir at vit vónandi fáa eina góða avtalu við bretland og at vita við tí góða samstaru vit altjóðhalvsubretland kunnu gera brúk
av og nú tá samráðingar skulu vera beinleiðis millum føroya bretland
áh fyrsta sinni um eg so mart siga takk fyri so er tað kristinur hafossker so væl eg havi ynskja landsstoðini alt tað besta við teimum samláðinkanum fer framman har annars lóhetta sum løgmaður var nokk samdur í tí summnn knn siga minnilutin í fíggjanevndini gjóðveldið-framsógn og javnaðarflokkunum skriva í álitini til hatta máliðnimnaga at vit ynskja okkum eatt tilfeinðsgjald sum har mann ikki hyggur eftir jamokera fyri pengar mann skl hava fíggjarlógina men sum er tengt at gongdini eg vinnu so út frá tí so jóða tað sum um tað burdu verið møguligt at funnið ann semja er sjálvandi ynskt at vera rukkað enn semju millum annað við sambandsflokkin í undanfarnin vælskeiði men tað raks sur ikki á mál men eg vóni og eg vænta eisini at tað eigur at kunna bera á máli og teimum kundu hugsa mær at hoyrt tað er tíðarætlan nær vænta løgmaður at málið er búgvi til at koma víðari viðgerðan tí at eg veit hesuni arbeiðsbólkinum nær kunnu t er komið nokk so langt møguliga verður liðug við okkurt áðrenn jól vænta løgmaður so at andstovan kanska eisini kemur
fundar longu í januar ella fer tað t koma longur út á
gstakk harar formaður tað er soleiðis at hesin hesin bólkurin sita nú í ehaldi síðan summar egentliga og mær er upplýst tað er so landssýrismaðurn í fíggjarmálsvarar av mær er upplýst at hetta arbeiðið er komið á mál strikuna og tað skuldi koma tað endaliga áðrenn jól og áðrenn jól er um ja hvat er tað nú níggju dagar so tað tað gongur skjótt tann vegin at at tann fleistin er við at fara og so skjótt sum tað er fari so so vænti eg at vit fáa tað fyrilagt politiskt og so er tað tað arbeiðið skal gerast frá landsstýrismanninum um at fáa eina breiða semju um hetta her soleiðis at vit kunnu tryggja vinnuni ein frið rundan um hetta gjaldið soleiðis at vinnan veit at hon hevur seg t haldast til hetta og tað gleðiliga í tí er at vinnan er við upp á hettar tað var hon ikki fyri tíggju árum síðan í stóran mun onkur var onkur helt tað var púra burturvið men tíðin hevur víst og lært at ja vinnan hevur
túi ráðtlættar samstundis sum hon í ráð til at gera endurnýggingar anna og tað er tað gleðiliga í
tísdag takk fyri so er tað beint ein løg við jacobsen kirkjurðsvegnum ja takk fyri at formaðurin eg hugsaði at spyrja løgmann løgmaður tosar um rímiligan prís og løgmaður sigur at vinnan hevur ráð til hettar so hugsaði eg spyrja løgmann um hann heldur
tað er rímiligt at manningarnar skulu vera við til at rinda um mann heldur at
akfytakk harra formaður eg havi altíð hildið tað at lat hýrir lønir hvussu tú verður loyntur er ikki nakað sum vit her í løgtinginum skulu avgera tað er nakað sum partarnir á arbeiðsmarknaðinum avgera og eg veit væl so sigur onkur ja men hvíer man skjótta inn í lógina at hetta ikki kann dragast frá og so víðari tað tað broytjú akkurá líka nógv hjá vinnuni sum gerdi á manningini tí vinnan skal jú betala eisini bróðurpartin mann vil av hesum her akkurát soleiðsinar sum manningin skal tað vil siga at metir mann at vinnan við tí effektiviseringini sum hon hevur gjørt nú tjena so mikið av pengum at hon kann tiláta ein part av hesum inn í almennu kassanar fíggja vælferðina fyri so er tað væl tað sama galdandi fyri manningarnar tí tær hava jú eisini fingið eina rættiliga góða hýru burturúr tí ja nýggja tilfeinginum tí dýraratilfeinginum ella tí viðursøkinm skapt innan fyri ta polagisku vinnuna serliga og tað er serliga har sum gjøldini liggja so metir mann at vinnan hevur ráðtaldað og at vinnan og fakfeløgini annarshava
frítt frælsi til at avtala lønakarmin so haldi eg tað er har tað skal liggja og ikki her er løgting
takk fyri so er tað johannes joensen sum her eina viðmerking ger so væl takkfyrha formaður nú nevndi løgmaður at arbeiðsfólkur arbeiða við at finna loyst tilfeingisgjøld har er mítt uppskot t løgmann at allir formennir í flokkunum á tingi seta seg saman fyrst at finna útað av eina
felags leisti áðrenn málið kemur innan
takk fyri gersovælja takkhra formaður ja tað er nokk einki ivast í sum johannesø joensen er inni á her gjøgnum formannin ati um so er at mann vil hava eina breiða politiska semju so vænti eg ikki at hon finst at koma niðan løgtingi við eini einsýðisætlan um hvussu landsstýrið ella samgongan ætlar at skipa gjaldið um so verður mann ferð eftir málunum um at fáa eina breiða semju so má tað helst gerast áðrenn málið verður borið ringin soleiðis at mann hevur eitt grundarlag kjølfest í tí breiðu politisku skipanini heldur enat koma niðan løgtingið tí tað vísir tíverri oftan tá málini komi niðan løgtingið so er tað onnur atlit sum koma inn í ta politiska spælið um a so m at siga sum gera tað at tað verður øgiliga trupult í einum so ja prinsipiellum og stórum máli sum tilfeingisgjaldið júg er um vit vilja tí lykkja at finna eina
breiða semju so tað er avgjørt tann rætti mátin at gera ta uppá tað er at gera tað áðrenn málið verður vornið an løgtingi takk hara formaður takk fyri so vóru ikki fleiri sum boða um orðið o við fara gera klárt til atkvøðu og royna at fáa fólk tingfólk inn í sali i í
ja tað er vit fara at atkvøðaan í hesum málinum løgsmál nummar tretivu og tað er soleiðis at her er eitt broytingaruppskot frá ein samdarinevnd vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið frá samdarnevndger so vælja tað er um t at broyta heitið á lóginvit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongarímóti ongari blankari so atkvøða vit um málið soleiðis broytt ger so vælja tað verður heilt skjótt soleiðisja so eru vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt níggju níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt við aðru viðgerð og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit tilta seinasta aðru viðgerðina í dag tað er onnurviðgerð av løgtingsmáli nummar tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar anorning um endring av annorning um ikrafttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemhet tað er broytingar alt kriteria forsiðfiutbeining porferur
tað verður bjørt samuelsen sum fær orði ger so

álit í løgtingsmáli nummar tveyoghálvtrýss sum er eitt uppskot til rítislógartilmæli um at broyta treytirnar fyri sifribankar í føroyum landsstýrismaðurin í umhvørvisovinnumála legði málið fram fjórða novembur og eftir fyrstu viðgerð trettanda novembur varð tað beint vinnunevndini sum viðgjørdi málið á fundum fýraogtjúgunda novembur og áttanda desembur undir viðgerðini hevði nevnd ur fund við umboð fyri felagið føroyski peningastovnar føroya vágarráð og helga abramsen landsstýrismann talanin er um ríkislógartilmæli at broyta markvirðini fyri nær enn føroyskur bankin verður útnevndur sifibanki við broyttu krøvunum verður norðrega sparikassið ikki longur sifibanki hetta merkir at bankin ikki longur skal lúka tey serligu sserliga strongu krøvini til kapital og fíggjarliga trygd sum bankar ið verða mettir at hava avgerandi ávirkan á allan búskapin skulu lúka í tvey túsund og átjan fekk fíggjarmálaráðið fyrispurning frá danska vinnumálaráðnum um hvørja støðu landsstýrið hevði viðvíkjandi galdandi siðfiði ásetingum upprunin til hendan fyrispurning varð bræv frá norðega sparikassa sent beinleiðis til danska vinnumálaráðharran har heitt verður á donskum myndugleikarnum um at broyta siðfyrioásetingarnar soleiðis sum norðea sparikassi fellir burturúr sifiskipanini mett verður at hetta fer at geva norðega sparikassa betri rásarúm fyri at vaksa um virksemi sítt men tað er ikki nógv tað er ikki so nógv hann kann vaksa um virksemið uttan aftur at gerast sifribankin føri á váðaráð hevur saman við tí systemisk risikorod í danmark greina samlaðu kapitalkrøvini til føroysku bankarnar har ímillum sifikrøvini tey meta at peningarstovnar hvørt javni er minni enn tvær tríggjar milliardir ikki hava sokallaðan systemiskan týdning fyri føroyska búskapin hetta merkir at um ein av smærri føroysku bankunum kemur í trupulleikar so ber til at loysa íkomnu støðunma á ein hátt sum ikki setir samlaðu trygdina í føroyska fíggjarkervinum í vanda frameftir verða tað sostatt einans banktnordyg og betriið eru sivibankar um løgtingið samtykkis hetta uppskotið vala merki bankarnir vísa á at krøvini til føroyskar sitibankar eru órímiliga hørð halda bankarnir og nógv harðari enn tilsvarandi ella enn krøvini til tilsvarandi bankar í øðrum londum vinnunevndin heitir á landsstýrismannin a tryggja at krøvini verða sett soleiðis at tey eru rímilig og ikki harðari enn neyðugt tað stendur greitt at ein tað tað stendur eisini greitt at honn viðgerðini av hesum málinum at neyðugt er at samskipa økið betri soleiðis at føroyskir bankar og myndugleikar á fakliga dyggum grundarlag fáa viðgjørt treytirnar og aðrar umstøður kring føroysku sifibankarnar og soleiðis at samskifti við danskar myndugleikar um at umjú umsita øki er greitt og væl grundað í viðurskiftum og í búskapinum sum teir føroysku bankarnir virka í við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undirmálinum og mæl løgtinginum til at samtykkja uppskot eg kundi líka lagt afturat harra formaður at tá ið vit í álitinum nevna hetta við atinorðrega spariíveruleikanum kann virvaksa nakað sum virksemi tá ið teir koma úr hesum her høru treytunum til sitrubankar so stendur í fylgirsjón til málið at javnin hjá norðrea sparikassa tað veru ikki nevnt í álitinum men eg haldi tað lá uppi á tveimum koma heilt nógvum altso tveir milliardum og heilt nógvar miliónir altso ikki so øgiliga langt frá hesum her tríggjar milliardir kravinum og um um um um javnað og tað altso tað skal bankin vist hann liggur oman fyri tríggjar milliardir í tvey ár so verður hann aftur sigur við bankin so tað er ikki soleiðis at at noyðis at spara kanska hann yvirtaka meginpartin av marknaðinum og har við vera øgiliga ójavnari kapping við betri og banktnordik er okkara metan men men sjálvandi hetta her er stór og tung mál og hetta verður umsitið av donskum myndugleikum hetta er ikki yvirtikið økið og tað er tað stó púra greitt aftan á viðgerðina í nevndini at her er hol altso í samskiftunum simpltan her manglar ein eind sum onkursvegna loftar trupulleikanum í føroyum og viðgerdar vit hava tað føroyska vágaráðið sum bleiv sett á stovn undir kristina og hafosstáverðandi landsstýriskvinnu í fíggjarmálnum tað er øgiliga gott at vit hava at vit hava nøkur fólk sum eru væl kompetent sum kunnu meta um hesi krøvini og føroyska vágaráðið hevur so eisini saman við tí danska systemiska vágaráðnum mett um hvørt krøvini til føroyskar bankar eru eru tey røttu og har meta vágaráðini kanska at tey eru rímilig tað er trupult at samanbera danskar og føroyskar bankar til føføroyar hava ein heilt annan búskap men grundleggjandi haldi eg at landsstýrið má skipa fyri og tað vil so vær landsstýrismaðurin í vinnumálanum at tað er eitt stað har føroysku bankarnir fóra at samskifti við tá føroysku myndugleikarnar um hetta so mann í felag ferð til danmarkar við krøvum eg haldi at eg kann siga fyri alla vinnunevndina uttan at fara for langt ati tað er øgiliga trupult hjá einari nevnd í løgtinginum bara at taka støði soleiðis úti frá er hetta rímiligt ella ikki atso norðir at sparikassi byr um at sleppa burturúr og mett verður at tað er í lagi at mann sleppur teimum undan hesum her serliga høvin til sitribankum og og vit hava so valt at fylgja tí men eg hopi at landsstýrismaðurin tekur hetta evnið uppserliøst í landsstýrinum og finnur út av hvussu mann kann skipa økið betri í føroyum so leingi
ugkk ikki er yvirtikið og sjálvandi við lesum tjóððskunda mala tí man yvirtekur eiki takk fyri
ja so er tingfundurin uppafturtikin lítið ein tekniskan trupulleika eg kann siga at tað er ikki hendan nýggja skipanin v við heimasíðu og øllum hjá okkum men tað er nakað her við tað sum stýrir skipanir her sum vit tosa u sum ikki fungera nóg væl men vit vóna at tað fer at rigga restinav degnum og vit vóru komin tær til at tað vóru fýra sum høvdu biðið um viðmerking til røðuni hjá bjørt hamuelsen og tann fyrsta av teimum tað var christianantraaseng hann fær orðini ger so væl ja takk fyri formaður føroyski pengasavnari er ikki so glaðir fyri tey krøvini sum vera í galvandu viðvitjanhudi osi fyri bankum seta stór krøv tul bankarnar tá tað ava ein eginkapoalva omanfyðitleitt tøkan eðinkatalv man fyri treytivuprosent og tað va avmarktar teira viksema í føroyum og kundi gott hugsa sær fingið serlig føroysk føryska tók hensutil ta føroysku viðurskiftini
og tí haldi eg at mann oyrir atbetr ít bandi at mann fer undir áing við dandanska at fáa s serstøkk krøv a fyr føroya takfyr rar formaður ja takk fyri bjørt samuelsen ja takk fyri eg púra samduri khristin andreasen eg haldi faktikt er et líst sindur óheppið at vit her skulu standa og taka støðu til eitt mál sum sum sprettur av at norðura spara kann menn sær beinleiðis til danskar myndugleikar sumi so koma við einum uppskoti og tað er eitt sindur soleis til vildar tal líka sum føroysk myndugleikar er ikki ordiligan yvir tað men tað er so sjálvandi tilmáli frá bæði føroyska og og danska vágarráðnum at mann metrar tey krøvini sum eru í dag eru rímilig og vinnumálaráðið heldur so eisini at tað er skilagott at mala til at norðea sparikassi sleppur undan at verða sið við banki men eg haldi bert at nevna at tað at føroysku bankarnir tríggir av fýra eru í sifibankar í dag kemur av einum ynski frá føroysku bankunum upprunaliga og síðani í krøvuni bara rættiliga nógv broytt og nú halda bankarnir ikki at tað er so heppið so tað er avgjørt neyðugt at landstýrismaðrin vinnmálin tekur hetta málið upp og og fær samla kompitansina her heima í føroyum til at geraa meting av hvat er rætt røtt krøv at seta til føroysku so er tað hennrikold gersuvæl ja takk harra formaður nú er søgan tann at vanligur fólk hava eina dtrygdfyri sínar pengar upp til sjey hunraðog hálvtrýss túsund sum tey eiga inni og tað evi ikki tann øgiliga stóra skarin sum hevur nógv meir entað men nøkur eru sjóðfylguó og so hevur mann nokk so spessielt hetta her krftirnar okur brúka upp á eitt spenna eitt trygdanet undir hendara basignaðir bankar so hava okur nevndir í bankanum sum fáa ein ársløn í part okur hav stjórar sum fáa eina tríggjar fýra milliónir í part í løn og so hava okur fíggjareftirlit okur hava hágaráð o hva meir eitt annað tað manglar bara pedagogufelagið kemur undir at at at vera við í at at ein finna eina pedagogiska loysn at bjarga hesin her enorma penga haloyni sum fólk hava i hví skulu okur brúka okra ting keftir parlamentin upp á hvussu bjargoingur e ín banka hví ikki bar grilbarnar niður er t ikki nógv størri ávirkan við við sæfiskur skifá heysin upp á fólk í havn til dømis nógv størri nn enn enn at at ein banki

ja eg havi einki ímóti at mann setir kritisk eyga á lønirnar til dømis hjá stjórini í bankunum eru tær lutfalsligar í mun til støddina bankuna í mun til øðrum londum og so frameftir men tá ið tað snýr seg um sifikrøvini so snýr tað seg kanska í veruleikanum um at bankarnir spennar trygdarnet undir seg sjálvar altso teir skuldu krøvini eru at teir skuldu seta so nógvar pengar av at ferðbankin skuldu tær veruleikan klára endurreissa seg sjálvan so grundleggjandi skuldi tað betýtt at skattgjaldarin sleppur undan hesi ferð tað kunnu hennikold og eg so ivast í um skattgjaldan ivrhøvur sleppur undan visi bankarnir fara eisini men mann kann siga at tá ið noyðast sparikassið ikki longur verið sifibankin um hetta verður samtykt so hevur hann heldur ikki at taðer eyka trygdarnetið undir sær sjálvum men hann fær so lægri ella linari krøv til hvusunógvar pengar hann skal seta av og tað kann vera bæði gott og ringt fyri ein banka men her velur mann so at mæla til at at norðoya sparikassi ikki mann sigur hann er ikki systemkritiskur tað er ikki búskapin í føroyum sum verður skalaður viðvið sbankin ferð og tað kann mann so velja at trúgva t tað e rættiliga skeivt tað er øgiliga trupult hjá okkum leikfólki at vita tað eksakt tað mugu vit bara viðganga takk fyri kristinaháfoss gersu væl ja skilji væl tær bekymringarnar sumnevndin hevur havt hóast at at tað er ein fyrimunu at vit nú hóast alt hava eitt føroya vágaráð sum fer inn og hyggur eftir tí fíggjarliga støðufestini í teimum føroysku bankunum og kemur tilráðingum við víkjandi tí føroyska samfelagnum tíviðvíkjandi tá mann hugsar um lóggávarna generelt so er eingin ivi um at krøvini hava verið herd ár aftaná ár aftan ár til peningasovnarnir og vit ynskja jú eisini at føroysku peningasovnanir skulu liva upp til man kan siga europeiska lóggávu á økinum men trupulleikin beint nú er tann at at lóggávan er skrúvað saman sð sum pass væl til danska bankakervi og tann mátan sum siðfrúbankarnir í danmark eru skrúvaðir saman uppá og tað hava tá føroysku bankarnr iknigjørt vart við og teir vísa á at teir ikki hava tey somu amboðini uttan at færa forlykt detaljur til at uppgera aktivur og sovíðari sum samsvarandi sigur fri bankar hara í danmark so har eiga føroyski myndugleikar einu týðandi uppgáva í hvørnfall at tryggja at føroyskir bankar ikki fáa harðari krøv enn samsvarandi bankar í danmark og tað er tað sumter er uppliva í løtuni og tað haldi eg ikki

bjøart samelsen ja takk fyri ja tað er tað vit vísa á í álitinum ati at bankarnir í føroyum hava lutfassliga harðari krøv enn enn onnur lond og tað eru nakrar orsøkir til tað altso eitt er tann sveiggjandi kapin vit hava men tað er eisini mátin mann roknar út altso hvat mann kann telja við í esær aktivitetirni sum telja við tá iðmann roknar út hvat krøvini skulu vera og og har kann eg bara siga enn einaferð at tað er altso o neyðugt at mann skaffar sær kompetansina her tað er gott við føroya vágaráðið mann kann siga føroya vágaráð og tað danska systemisk risikrot tey vilja altíð leggja leggja krøvini rættiliga høgt tí teirra uppgáva tað er teirra nótúr at at at at hava so góða trygt sum gjørligt eg haldi taðhevi verið umráðandi at mann fekk eitt forð um har í teir føroysku myndugleikarnir saman við kompitansiørkinu og fólk sum veruliaga hava innlit í etta her og bankunum umrøddi hvat er tað fyri krøv sum skuld vera galdandi da føroysku bankanm tí alt bendir á at at kem man við slíkum umbønum til danskar myndugleikar so at danskar myndugleikarun eingin ongan ongan trupulleikar við tí teir hava upprunaliga ikki kravt at føroysku bankarnir vóru siðfribankar takk fyrija so er tað johannes

takk fyri eg kann í øllum førum siga so mikið at tað fíggjarliga rásarúmið eigur at blíva betri tí at bankin verður tungin altso hann fær linari krøv og harvið berani fungið til at seta minni av

eg haldi grundleggjandi eiga vit eisini sum politisk skipanin at taka upp altso hvnær tað rími tog nær tð ov rímiligt tá tey grønu bankarnir seta í dag altso eg tosaði við mammu mína sum hevði verið í eini banka har hon skuldi taka pengar út hon slapp ikki at taka út tí hon skalt koma aftur eahósdað millum klokkan tvey og fýra ella hvat tað var altso tað líkist ongum okkara eldri borgari tey klára ikkiki eiga han pening útnaksam men tað er munur á bankunum til dømis er ein betri tænasta í so máta í onkrum av teimum smáu bankunum og har má mann eisini byja kundarnar far tit og hyggja eftir og skifti kanska til teir bankarnir sum hava betri tænastu sum kunnu bjóða lægri rentu eg prookerist hvussu øgiliga nógv av at fólk sum eiga lítið av pengum at tey verða kravd negativar rentu av slíkum sum lønarkontum so víðari tað er altso vistu tey eiga meira enn tríggjar kontur ella hvat er tað

seinni komi so sær nógv um talaðu nógv krøvini umframt aðrar buffarar skipanir og tá blivu krøvini so stór at bankarnir hava hug at siga at ha høldu vit vita av hesum sovert vit setki vilja vera í sigur fyri bankar so ati og tann stóri spurningurin er nú er tað nevnt fleiri fyri at at vit eru í sama somu skipan sum tann danska skipanin spurningurin blívur hvat er ein stórur banki og hvat er ein lítil banki onkur banki í føroyum er sivibanki tí han er stórur eftir føroyskum forholdum samtíðis er hann kanska minni enn einum tilsvarandi banki í danmark sum ikki er ein stórur banki og so so skulu skulu hesi føroysku bankarnir kappast við danskar bankar meðan krøvini ti ta føroysku í nógv strangar tí at her er tað størri bankar enn enn enn tilsvarandi í danmark og tá ið danski vinnumálaráðrini var ein vitjan her ghaldi tað var fysti novemburmánað simur kollerup so h nevndi eg ta við hann hetther at hendan trupulleikar it hava at at okkara bankar fáa fáa strangari krøv enn tilsvarandi bankar í danmark og vit avtalan sum vit skulu taka handa spurningin upp og tað hevur verið í samband millum føroyska vinnumálaráðið og fíggjareftirlitið um nógv krøvini fíggjareftirlitið umsitir nepkrøvini og og samskifti við donsku myndugleikarm tað fer so at halda fram um ikki fíggjareftirlitið so kanska við við ministeriu annars henda eisini aðrar broytingar og tað eru millum annað tað ati at es ger okkrar broytingar í teirraralógum sum danmark ætlar at innføra sum ger tað sum ger krøvini eitt sindur linari og vist tað hendir og tað vænta at vit fer at henda í heyst so fara vit eisini at royna at fáa tað samtykta galda fyri føroyar eisini so tað verður ein ein hjálp til tilføroysku peningastovnarnir í tí kappinginu tað er tað sum eg kann stuttum siga um at her vit vit eru also deolog við við danskar myndugleikar fyri at fáa hesi tingini broytt takk fyri

ja tað er gottat hoyra at landstýrsmaðurin er í samskifti v myndugleikanum um at fáa tað tillaga tær treytirnar sum eru sois hvøfaa føroyski peningastovnarnir ikki verða verri stillaðir kann mann siga í mun til samsvarandibankar í danmark eitt su e ælar at spyrja landsstýrismannin um hann var inni á es lóggávu eisini er nakað nýtt viðvíkjandi so kallaði es bankaognjónini sum tevur verið arbeitt við í eina tíð vit vita at í so fall at hon gerst til veruleika so kann tað fáa stóra ávirkan á eisin tar føroysku peningastovnar og hvussu vit í føroyum so mugu skipa okkum og helst eisini heimtaka málsøki meni eg kundi bara hugsað mær at hoyrt líka status í tí málinum er nakað nýtt at frætta

formaður nei tað er ikki s nakað serliga nýtt sum sum eg veit at siga frá um um um adosku nei um at gera es spannkomnujónina men vit eru so diologi eisini um tey tingini og fylgja við og og havi fingið at vita at vist tað verður kemur upá tal so so verður atlit tikin til til yføroyar eisini tí sambandin so vit vit so skipan við gjørd so at at hon tillagar til til okkara viðurskifti takk fyri ja so er tað bjørt samuelsen sum fær viðmerking ger su vælja takk fyri tað er gott at vinnmálaráðið samskiftir um hetta men eg hugsaði eitt sindur um hetta her við ati nú uppstendir alt hetta málið av at ein einstakur bankin sjálvur vendi sær til myndugleikarnar niðri og so fær bólkin a rulli so ger mann f lógaruppskotið ogsovíðari men hetta við at hava eina eind í føroyum við kompetansi sum kann meta um hvussu eiga krøvini til teir føroysku bankarnir síggja út tí alt gott um at es eg kundi eisini nevnt tað kema ið nýggjar lóggávu sum danir fara at implementera og so kemur tað til føroyar allarhelst men aftur allir bankarnir í es londuni eru jú øgiliga stórir bankar ella tað er øgiliga øðrvísir bankar eisini enn teir føroysku so tað líkasum at skapa ttaer kompetansforrúmi fyra at brúka eitt ikki serliga gott føroyskt orð kundi landstýrsmaðrin sagt eitt sindur um tað so eisini bankarnir hava avstað í føroyum at sparra um hetta og tá hugsi eg ikki bara um ráðarráðið sum sjálvandi vágarráðið sum sjálnir má vera partur av tíø

hvussu nógv mann skal hava also vit hava landsbanka a vit hava vágarráðið og og so framvegis og og og tað sum eg kenni til vágaráðið so halda tey ella eg hvussu varan av at tey halda ikki at krøvini eru eru forstrangd til til føroysku bankarnar men og hvussu nógv sovorði ráð mann skal hava tað veit eg ikki altso bankarnir sjálvir arbeiða nógv saman teir hava tær felagið ferð sím peningastovnar sum eisini samskifti sínámillum so so tað men eg kann bara soera svara stutt at tað var ikki arbeitt við at seta nakað annað forð um afturat tað var tað ikki takk fyri

fyri eg tók bara orðið tí at landsstýrismaðurin eg orðaði meg opaist ikki ov nóg greitti mínum spurningi tí tað varð slett yvirhøvur kki lagt upp til at mann skal skapa nakar nýtt ráð ella nakað slíkt tað sum eg tosi um tað e at mann hevur eitt forða um at sá eina eind av tí serfrøðini mann hevur í landinum at mann samlaði hana soleiðis at mann kann samskifta eisini við vinnumálaráðið men við ráðgevngu frá teimum sum hava standa uppá hetta altso øhum grundini til veg sigi tað tað er tí at bankarnir vístu á at í føroyum er tað akkur sum eingin sum lofta bólkunum tey sagdu tað beinleiðis at tað er ov tí er eisini tí vit síggja at norði at sparikasti fer beinleiðis til danskan myndugleika to bara fyri at landstýrismaðurin tekur tað við sær oman vinnumálaráðið at at eg tosi ikki um at stovna eitt nýtt ráð við føstum starvsfólki ella á nakað eg snakki um at samla kompitansina soleiðis at mann kann samskifta við tar kompitansina sum er í føroyum um hvat hevði verið fornuftiga føroyska ella krøv til føroysku bankarnir og soleiðis at mann sum ein samlað eind og sum ein stuðul hjá landsstýrismannum kundi fara og samskifti danskar myndugleikarar um at seta tey røttu krøvini so hopi eg havi presisaja takk fyri fleiri sum havat biðað um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum

vit atkvøða so í løgtinsmáli nummar tveyoghálvtrýss sum vit júst hava viðgjørt um

og tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram vit atkvøða núvit

málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti einari blankari og hetta málið feær soleiðis samtykt til triðju viðgerð

vit eru so komin til tað seinastu viðgerðina í dag og tað er ein fyrsta viðgerð av tingmáli nummar tveyoghálvtrýss nei orsaka tingmál nummar trýogtrýss uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sambýli á mýrini í hoyvík stendur í parandes vit skulu hava framsøgufólk

javnaðarflokkin jóni nols joense fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri tjóðveldi siristenberg fyri miðflokkin biljusinessen og fyri framsókn ruttvang tann fyrsti at fáa orðið er kristian

ha formaður tað er uppskot frá elsbet mersetis gunnadóttir kvinnu í almannamálum um broyting í løgtingslóg um at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sum er til viðgerðar og tað sum uppskotið gongur út uppá er at tann lógsum bleiv samtykt í tvey túsund og átjan snúði seg um tveir bústaðir og tað er má so fyrireika tað arbeiði við at bjóða tað út ella prosektera og nú vísir tað
seg at tann kostnaða ramman sum var galdandi í uppskotinum frá tvey túsnd og átjan áttaoghlvtrýsmliónur krónur ikki er nokk til at byggja tveir vardar bústaðir og nú ger mann so eina broyting hvar mann tosar um at byggja ein vardandi bústað í staðin og tað framgonguruppskotunum ati kostnaðarmetingin til at gera ein vardan bústað ella tað er egnadi átjan taer tríggjar oyndir vátskan íbúður tilsamans á mýrini kemur t samanrætta kostar seksogfjøruti miliónir krónur ogsum man kann siga at tann kostnaðarmetingin sum bleiv gjørd við
lógini frá sektúsun og átjan hevur ikki verið seljandi beinrakin tí tað at kostað hetta kostar seksomiljón krónur at byggja ein varan bústað sum inniheldur átjan íbúður og í fannu tatekur han tekur seksogfjrtiu lnijónir krónur og dividera tað uppá í átjanini í íbúðir so ver tað tvær komma fim miliónir færa íbúð og tað er ein nokk so vanligur kostnaður fyri ein b í tórshavnarbyggjatað stendur

líðvík tilva atjan fólk og tað verður bygt til fólk við menningartarruni og endamálið er hjá fylginl at geva teimum virðiligar og góðar umstøður at liðug í og geva teimum ei privat lív og so eru eisini starvsfólk sum eru umdreyg og ti tíy hava røktu teimum teimum tørva røktu umsorgan tað er altso tríggjar oyndir við seks búfólkum í hvørja eind trær eindir sum eru í veghædd fevna um sjálvstar íbúðir á umleið fjøruti oghávtrýss fermetrar bruttu og knýtta hesum báðum eindunum verður eisini køkur stova í aðrar eindini í køkurin størri og kann matgera til øll búfólkini triðja eindir fevnir um vanligar tvey hundrað o íbúðir upp á fimmoghálvtrýss fermetrar fruttir hvør viegnari inngongd so samanlagt eg talan um vatjanbúoyndir tá ð mann tosar um seksogføru milióni krónur sohevu mann lagte eitt sindur v eyka um
mon á fimtan prosent
til at taka møguliga eykaarbeiði herur óvíssær uumkostningar við so tað er tað sum uppskotið gongur út uppá og eg haldi tað er gott at landssýriskvinnan er farin í holt við at byggja vardar bústaðir tað er tað stóru tørvura ikki minst her í høvuðsstaðnum so tað gleðir meg almikið at mann hevur tikið tig tilhett her takfyrihara formaður takk fyri eftir ein viðmerking frá djóna nolsø joensen ger sovæl yrifrú forkvina ja til kristin andreasen sum gjøgnumgekk hetta lógaruppskotið sum er gott at tað verður bygt tí at sambært tølum frá almannaverkinum sum er komin und á kav tey síðstu árini ella síðstu innan fyri síðstu tvey árini so er suðurstreymiðí tann tann landspartuin tey narsagt sum hvørs búumstøður hjá hesum fólkum eru ja egveit iki hvat tað verður tað tað verður kallað lðurblóðureyður tar katokorisera tað sum grønt gult og rætt og heta her er sjálvandi ein ein bati men meni men við eisini við herfyri bleiv tað samtykt eitt at mann skuldi fara og umvæla nakrar bústaðir eisini til hei
segði hon tað virkar sum at tað er hvat skal eg siga
ja men tað kundi gott verið meira ferð at sett á hetta hersjálvt um eg veit væl vitandi um at tað kundi eisini verið undir undir síðstu samgongu sett meira ferð á men men eiga vit ikki at taka eitt eitt eitt størri tak fyri fyri suðursemi í hesum førunum fyri hesir borgararnar takk fyritakk fyri ckhristian andreasen gersovæljú takfyrha formaður tað er endiliga komin gongd á byggjaríið og hetta er so eitt dømi um tað og tað verður sagt t viðmerking til uppskotið at sjálvt um vit upprunaliga høvdu eina lóg um tveir tveir bardar bústaðir so er planleggingin við nummar tvey vardum bústaðir statbekk í gongd og tómast teg koma niðan í løgtingi sum ein sum einir sum eina sertøkulóg tá ið tað arbeiðið er liðugt trupullekin er bara tað at kostnaðurin eftir hondini byggikostnaðurlig er so høgur at tær kostnaðarmetingar sum erða gjørdar halda ikki og tí kemur myndugleikin trupulleikar tí játtanin samsvara ikkivið tann kostan sum tað veru
tað kostar at byggja bústaðni takk fyri at fara mær tann næsti at røða verður djónur nolsø joensen kers væl takk fyri for forkuna ja vit hava eitt uppskot løgtslóg um broyting løgtslóg um byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn sambíli á mýrini og nú hevur kristian riasen gjøgnumgangin
líka sum tað í høvuðsheini tað sum man handlar um tað fyrsta sum mann so ger í tekstinum her tað er tað at mann broytir tað til at byggja ein vardan bústað og bara tað í sær sjálvum er keðiligt sjált um hetta er gott hetta eitt gott mál men men bara tað ger líkasum tað at mann líkasum fær eina kenslu av ati mann mann vil mann vil tað gjarna men mann vildi ikki koyra tað for hóast tað verður sagt ati mann ikki hevur slept í at byggja tveir bústaðir hetta kemur at ávirka tað sum tað eisini framgongur í í nøkrum hoyringsskrivum í í hesum her at tað er eg haldi han verðu beskrivaður sum katastrofalur bíðilistin hann er tað verður nevnt at tað standa hundrað og tveyogfýrs fólk á bíðilista til vardan bústað og tað er nakað tað er ein bílisti sum kanska bara fer at vaksa í framtíðini og hann hevur staðið ogtaðhevur staðið upp á í langa tíð og og og tí er tað gott at tað verður bygt og bygt nýtt tí bara tað undir tá ið líkasum mann man bremsaði
býð og segði at nú nú skuldi mann
tí tað var onógv ferð á á á ygbygging og hvørt á síðnum í samfelagnum so helt mann líkasum aftur við teimum íløgunum tí er tað gott tá tað verður sett gongd o aftur so tað skal verða rósu landsforkskvinna fyri tað ø vistu e hugsa etseg huglei eit sindur um tað at so nógv fólk sum heta hev ávirkar eitt annað stað vit hava vit kenna nógv til søguna um um andvarkarverndina tá hesi fólkini menningartarnaðu tey blivu send av landinum fyri nøkrum árum síðan og hvussu langt vit eru komin innan fyri sosiala arbeiði í føroyum trossalt so so eru so eru tað vit kunu næstan ikki seta okkum inn í hvussu stórt tað er hjá hesum foreldrum av hesum børnum hesum her sum vaksa til sum sum fáa sum koma út í arbeiði tey fáa sína egnu íbúð tey hava foreldrini hava stóran sorg og traðað av at tey ikki at tey líkasum skulu blíva búgvandi inni so vit eru komin eittlannað stað sum ett vælferðarsamfelag komið tað víðari at vit vit vit líkasum vilja at hesin bólkurin av av fólki skal hava virðilig kor at at búgva og liv
biva undir so so tað eru tað tíðir ómindiliga nógv fyri øgiliga nógv fólk úti um landið at vit byggja soleiðisnar at at tey kunnu hava sítt egna sína egnu íbúð har foreldur kunnu koma sum tað eisini stendur so gott í her á síðu tvey at tey kunnu at tey kunnu fáa karmar sum borgarin kann liva eitt vanligt lív har familju og vinfólk koma á vitjan uttan at tað skal órógva restina av teimum sum viðkomandi býr saman við ofta tað sm tað sum serliga
vil eg so siga her í í suðurstreymi nú tey síðstu árini so eru ffaktiskt fólk stúða eitt sindur saman og og tey hava ikki havt sítt privat lív eittannað stað og tað er bygging sum hettar ger tað at tey kunnu føla tað at tey stolgt kunnu ringja heim til síni foreldur og siga at nú kunnu et koma at vitja okkum her og síni vinfólkum uttan at tað skal ávirka hini sum tey búgva saman við sum kanska ikki fáa líka nógv a vitjan og hvørt á sínum tí tað ávirkar eisini nógv tey sum búgva innanhýsis á slíkum bústovnum og sambýlum so tann mátin sum tað verður bygt upp á her er eru øgiliga góðir ø vistu vit hyggja eftir verkætlaná að tað tað tilfar sum fyriliggur í hesum her so verkætlaninar uppskotinum so undrar tað meg kanska it lítið sindur ati at mann fer eitt sindur burtur ella man fer eitt sindur frá tí sum mann hevur mælt til tá mann byggi innan fyri javniðhaldi hevur verið inni á tí at mann byggir smáar oyndir kanska har tey hava síni lítlu hús ella eitt annastað á á tí
stóru økinum men her byggir mann ein stóran bygning tað er tað sum mann helst vil fara burtur frá eisini sambært stsáttmálanum ta hevur nógvar hoyringar frammi um tað at mann heldur vil hava tey úti í smærri menn so hava hevur mann felags hølir líkasum har tey samlast hetta her uppskotið sum sum fyriliggur sum eg síggi í tá eg havi hugt eftir nærri eftir hesir verkætlanini so er tað ein stórur bygningur og tað tað stríður eitt sindur ímóti tí sum hevur verið frammi sum eg minnist eisini undanundanfarna andstøða var hart ímótir førdu hart fram at mann skuldi líkasum lurta eftir teimum pørnu
sum søgdu tað at vit skuldu byggja soleiðisnar at hesi brúkararnir teiri høvdu sítt privata meira soleiðisir at mann bygdi tað meira sepparat ømen hetta er so ein og og tað er tað tað kann so vera spennandi at fylgja við víðari viðgerðini um um tað er nakað sum mann ætlar at halda fast í ja eg var inni á hetta her sum hevur við bíðilistarnr at gera tí ati her stendur at tað eru átjan búpláss og eg hugsi í mun til kanska kundi tað vera ein spurningur til landssýriskvinnuna seinni at um um tað kundi verið hvussu nógv hvussu upprunaliga visti an misti mann skuldi bygt tvey tvey sambýlur uppi í í mýrini hvussu nógv hevði tað hvussu nógv færri búpláss eru so og og og hví ikki byggja bara báðar beinanvegin tá ið mann er í gongd hugsi eg tí at vit skulu minnast til tað sum eg eisini nevndi fyrr í einai viðmerking at suðurstreymoy er støðan katastrofal taðt fólk hava búð í í í gomlum niðurslittum sethúsum í í for langa tíð eitlana stað tað ávirkar eisini bæðibæði tey sjálv sum búgva har og og og tey avvarandi og og tað at tað er soppakent og og niðursliti tað er jú ikki til gagns fyri nakað sum helst og og tí eru alt sum hevur við nýbygging á hesum økinum er jú til til tað betra herfyri eg minn iski um tað var í septembur í oktobur so samtykti løgtingið at fyri seksogtretivu milliónir skuldu vit fara inn og umvæla nógvar av hesum bygningum eitt annaðstað og tá eg líkasum sá tað so er tað jú eisinieitt signal um at tað eri mann ikki kanska hevur ambitiónir nokk til at koyra hetta her forð altso tað virka sum hann hevur hondbrensl eitt sindur uppi tí at mann vil ikki brúka teir neyðugu pengarnar til hesa bygging sjálvt um um bæði fakmyndugleikin gg og ogg og og onnur mæla til at tað verður sett ferð á verulig ferð á sjálvt um hetta her er at koyra ferð a men hetta er ikki at seta veruliga ferð á ikki sambærttað sum tað sum eg meti tí at støðan er so katastrofal sum hon er men allir batir
løtur men tað er ikki gott lov men mann hevur mann hevur einki problem við at spýta
nógvar milliónir í aðra verkætlanini og nú fíggjarlógini fyri eisini so tað er líka sum tað sum eg haldi at mann kann draga sum konklusjónarvísin her landsstýriskvinnan ger sjálvandi sítt men hon hevur eitt eitt ein heila samgongu aftanfyri sum eisini kann stuðla upp undir meir haldi eg fyri at fáa um ikki annað hesar her sum sum annaðar verkið kallar reyðu bygningarnar kanska meiri yvir í gular og enntá grønar men við at byggja hetta nýggja so fáa vit nakrar betri menn men tað loysir ikki sambært hesum hoyringsskrivin heldur upp á bíðilistan ikki tað stóra nevniverda sjálvt um tann løgtingslógin um at umvæla
ger so tað at mann fær nøkur eyka pláss men
men vit snakka ikki nær námynd um at koma hesum her langa listanum upp á hundrað og tveyogfýrs fólk langt niður hundrað og tveyogfýrs fólk verður nevnt í hoyringsskrivinum frá javna hvussu og harav eru trýss fimmogtrýss av hesum menningar teirnum og fjølbrekka og tey nevna so eisini í sínum hoyringsskrivi tað sama sum eg royni at føra fram at her við at mann fær kenslu av at nakað av tí er fyribils loysnir og tað eiga vit
líka at koma meiri burtur frá tá ið vit tosa um
varandi bústaðir til hesi fólkini sum sum fáa og tá havi eg ikki ein gongd nevnt tað at tað eisini er bíilista hjá nógvum høvsum fólkunum er tað eisini bíðilistar at koma inn á tey vardu verkstøðini verdu at at fáa eitt eitt virðiligt arbeiði so tað er líka sumeittbíilista raka í allastaðni og tað er óansar hvør samgonga sigtog so er tað a tann stóra avbjóðingin tá atraðfesta og og siga hvat líka sum í hvørjari eykifylgju tað besta er at gera tingini so eg vil bara vit javnaðarflokkinum taka væl ímóti hesum uppskotinum og stuðla fult upp undir arbeiðinm hjá landstýriskvinnu at byggja fleiri vardar bústaðir og serliga í í suðurstreymi sum er tað mest átrokandi og tað haldið vit skulu lurta eftir tá ið almannaverkið kemur við tí og taka tað í álvara og vit eiga yvir tvørtur um flokkar at standa saman
kanan um um hetta her at fáa líkasum tikið broddin av av tí tí
og tí vaksandi neyðini sum er at at fáa hesi fólkini at búgva so virðiligt og gott sum vit øll kunnu standa inni fyri at hetta her er hetta er tað tí at tað hevur ein øgiliga góða ávirkan at hesi hesi borgaran hjá okkum kunnu ringja heim til síni síni foreldur og siga at heger nú búgvi eg so kom og vitja tay eru stolt av tí og tað eru tað eru tey altso fyri fyri lítið og tí haldi eg vit eisiniskulu hyggja uppá hvussu vit byggja í framtíðini eisini at tað pljøðist ikki at vera tað allardýrasta men at vit eisini so at vit ja so tað er so skynsamt oga
allar mátar sum yvirhøvur e gjørligt so hatta skuldi verð orðini takk fyri frú forkvina takk fyri siri stenberg ein viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er gott at tær tá uppskotið kemur sjálvandi hevði eg eisini ynskt at tað var báðir stovnarnar sum uppruna men tað fer nokk at koma men eg haldi akkurát sum djónulin nólsoyar joensen hevði týdningin av at mann eisini tekur avvarðandi partar við altso báðir foreldur og tey sum skulu brúka sambýlið og javnað og altso áhugabólkar tey sum vita so at mann byggir til tað sum er tað sum tey hava brúk fyri og ikki so sum bara hini halda men tað er tey sum skulu brúka tað sum vit vitajónas og joensen gjørdu vælja takk fyri forkvinna og ein sera viðkomandi viðmerking tí at tað er nettu upp tað vit eiga at hyggja eftir tá ið vit byggja til til hendan tørvin tí at tað er øgiliga ymiskt eisini sum vit hoyra um at men men tað er eisini ymiskt frá frá brúkara til brúkara hvussu tað er og so kann mann eisini samanseta hendan bólkin av brúkarum hvussu mann nú hvussu hann nú passar besta tí at tað eru hesi foreldrini haldið jú avvarandi sum kenna til
teirra egnu børn hevði nær sagt allarbest og hvat hvat tørvurin er og og tí eiga vit at lurta øgiliga væl eftir hvat hvat tey føra fram og laga tað so nógv eftir eisiniet politsku skipanini at laga kans kak man siga byggingina og og taka tað hædd fyri teimum viðmerkinum sum tey koma við tað er av alstórum týdningi at vit lurta eftir teimum takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsti a røða verður magnus rasmussenger sovælja frú forkvinna nú nú hava vit eitt eitt uppskot her sum handlar um at broyta eina verklagslóg soleisnar at at ikki skuldi vera tveir bústaðir men ein og tað var jú eitt eitt uppskot samtyktir í tvey túsund og átjan um tveir bústaðir fyri í mesta lagi áttaoghálvtrýss milliónir til fólk um menningartarni í havn og tað sum var tað var at tað var komið so mikið stutt áleiðis at mann hevði bara gjørt byggiskránna bara byggja skránna og so kemur mann fram og síðani nú fara vit at byggja tveir bústovurnar til menningarterna í suðursemi ella í havn og vit taka øll undir við at tað er her tað skal byggjast beint nú tað manglar aðrastans eisini men her er ákvust er tørvur og tað er tað sum vitella eg hvussu ofta havi nevnt tað er tað at at uppskotini eru betri fyrireikað tá ið tey koma sum mann veit nærri kostnaðin eg veit tað at visti mann skal deteilprosjektera so so so kanska mann er farin í so langt men mann eigur altíð at koma til tað sum eitur verkætl at tað er liðugt og tað er tað í hesum førinum og so sær mann nøkulunda hvat tað kostar og so sær mann at tað ber jú ikki til at hava tað innan fyri tveir bygningar til hesar her áttaoghálvtrýss milliónirnar og tí kemur mann við uppskotið um at nú broyta vit hetta her og at tað skal í mesta lagi vera seksogfjøruti milióni
eg haldi at hetta vendir nógv rættari enn nógv var undanfarnu samgongu og tað eg faktiskkt eitt sindur serligt at hoyra til dømis undanfarna røðara hjóna nolsø joensen hetta gongur for seint og nú má meira ferð á altso vit bíðaðu og bíðaðu og bíðaðu eg vil siga at ballónir vórðu sendar upp hetta var ein ballón sum sum nú er arbeitt til og fer eg bigint at líkjast eitt sindur í veruleikanum ein onnur ballón var barnaheimi byrjaði við fimmogtrýss milliónum og eg veit ikki nærmálaalistikkari núr væl oma fyr hundrað milliónir her er mann komin til at mann hevur eitt verkætlanaruppskot sum hevur verið ígjøgnum nú eisini fíggjarmálaráðini sum sigur nú eru tit á rættari leið legg fimtan prosent at dafturat handverkar útreiðslunum so er hetta komið soleiðisso langt at tað er faktiskt borðbars til løgtingið at taka støðu til so tað er virkuliga gleðast um í hopið at framyvir at mann fer at gera taðupp á tann mátan tí annars veit mann slett iki hvat tað er altso tangin er fínur at it sulu byggja tveir bústaðir og mann metir um kostnað men mann hevur ikki verkætlanaruppskotið liðugt so er ein talva við har sum vísir kostnaðirnar og har havi eg bara persónliga onkra viðmerking altso tað kostar tveyogtretivu milliónir at byggjaa men allíkavæl koma tíggju milliónir afturat altso og altso vistumann snakkar um handverkaútreiðslurnar prosjektering fakeftirlit byggileiðsla verkætlanarleiðslu altso fimm komma seks milliónir eg altso eg veit slet iki um tað er altso tað tað er sikkurt rímiligt men men tað er altso eini eini ein ein fimtan prosent av kostnaðinum til til sovorðið ting tað ljóðar mær nokso nógv men tað er møguligt at tað er so men tað er hvussu er nakað sum vit fara at viðgera í í fíggjarnevndini tí e eg eri ikki nóg kønur í tí men her hevur mann eisini innbúgvin við og so hevur mann altso fimtan prosent óvissu í øllum sum hevur við handverkar útreiðslurnar at gera við prísvøkstur og lønarvøkstur altso tað sær tað sær út sum í ordan men mann sigur vit taka ikki nakra meirkostnað ella fyri innbúgvi tí tað metir mann vera sum ikki skot sikkurt at ta er kostnaður men mann kemur altso upp á hesar her seksogfjøruti milliónirnar og tað er býtt yvir fleiri ár tað sær skilagott út so eg haldi at hetta er eitt spennandi uppskot hetta er positivt hetta vendur í hvussuser ella betri enn tað ofta hevur verið tá ið vit hava møtt uppskotinum í tinginum tað vil eg í hvussuer siga hetta málið kemur í fíggjarnevndini har vit fara inn við opnum sinni og fara sjálvandi at seta teir neyðug spurningarrr til hesi tølini og hetta áramáli og fyri at fáa eina so góða og veruleikakenda mynd av hesum málinum og hetta her er ein bústaður og vit vita tað at at í løgtinginum eru øll glað fyri at mann ír farin í holt við heta her at
nú kemur ferð á mann kann siga umsíðir
táthi djónin nóls joensen var eisini á hesini her við at tað vóru nógvir reyðir bygningar og og og tað er ikki gott tað er ikki gott og og hetta er so ein ein byrja men eg síggi tað at tað stendur her ein regla at hetta kemur at hava rakstur við sær og altso eg vil siga tað at tað sigur seg sjálvt vissi ein bygningur kemur fyri ein annan og tey somu bara flyta inn so verður nokk ikki stórur meir meir rakstur tað burdi kanska verið bíligari tí at nú verður meira orkusparandi so víðari men vissi hetta her er til at stytta um bíðilistan sum djónur nolsøe joensen var inniá so so sigur tað seg sjálvt at tað betíðir ein meirirakstur og bíðilistin er langur og hann eiga vit at gera fyri alt hvat vit kunnu fyri at stytta hann men tað kemur ikki altíð eftir einum degi so eg haldi hetta her er faktiskt ein góð byrjan so sum eg fari í hvussu her at geva einaka góða viðgerð í fíggjarnevndini og hetta handlar um átjan pláss tað er ikki einki tað er ikki einki átjan plás

takk fyri so eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá erhardi joensen ger so væl ja takk har formaður ja heta er eitt ein góð byrjan hjá landssýriskvinnuni upp á at fáa sett gongd og eitt øki sum er so katastrofalt afturúr silt ø og tað var faktiskt gott at hon ógildaði ta fyrrilistasjónina sum var minnist meg rætt so var byggi kostnaðurin per kvaderatmetur tá umleið seksogfjøruti fimm seksogfjøruti túsund per
per fermetur nú er hann so visin her komin um seksogfjøruti milliónir halda væl at merkja komið er umleið sjeyogtretivu
men tað er líkasum tað tað lítla hjartasuffi eg havi í øllum hesum her tað erat tað vísir seg at byggikostnaðurin til hetta slagið av íbúðum blívi so eg normur at tað seinkar óneyðug á tí menningini sum kundi verið á økinum

takk fyri viðmerkingarnar eru bara ein minutt so tað sløknar av sær sjálvum aftaná eina minutt tíverri magnus rasmussen ger so væl takk fyri harra formaður ja eg púra samdur við erard joensen í í hasum vinklunum upp á kostnaðin eg hoyrdi ein annan røðara verðar uppi sum segði ja hatta betíðir tvær ein hálva millión per íbúð a og tað kostar t í havn ha soleinar kan mann eisini siga tað men eg hevði verið fegin um mann kundi fingið tað bíligari men treytin er at kvalitetir og at fleksibilitetir og brúkaravinarar til tey sum skuldu búgva her altso men at mann ger alt fyri at fáa tað fáa so nógv fyri pengarnar sum gjørligt men tað álitið havi eg á landsstýriskvinnuni at hon hyggi noyða eftir og eg meini at tað tað sum bleiv ógildað var kvíggjartún sum eisini var farið altso prísurin varð farin farin til himmals so men púra samd við erard joensen í at hetta við prísinum ma má a siga tað at tað er óalmindiliga dýrt tá ið tú fert upp um altso hesar her tretivu túsund takk fyri takk fyri djóni nols joensen gersuvæl takk fyri frú forkvinna ja eg fari so ikki bí ta kórið sum tosar um at tað er dýrt at byggja til henda hetta slag av brúkara tað er tað haldi er eitt sindur forkert at tosa um tað yvirhøvur tí at hetta eru heta er ikki dýrari enn nakað annað sum vi nú tá ið fíggjarlógin er fyri nøkur øðru aðrar bygging erlag nakað sovorut og snakka við tað um sum hevur virð rakstur at gera og hava sór stór stór stór rakstur í so hevði tað verið nógv skynsamar a bygt til hesi seksogtretivu fólkini bygt dupult bara beinanvegin haldi eg tað er so bara mínu lítla meining øannars viðmerkintil magnus tað er ikki bara eg sum haldi tað at tað gongur altur for seint í suðursemi tað hevur verið eisini undir síðstu samgongu ella tað vóru hoyringspartar inni á megd og javni sum siga tað at tað gongur for seint hetta er eitt plássturi pásár tað tað er eitt gott stig tað er púra samdur í men eg haldi framvegis og tað standi eg við at tað gongur for seint her serliga tá ið tey flestu fólkini eisini búgva í høvuðsstaðar økinum og tað veksur kanskatakk

fyri magnusrasmussen ger suvæltakk fyri harar formaður ja tað gongur ikki nóg skjótt men eg eg mátti gera hasa viðmerkingina til gjónu nolsø joensen tá ið mann hugsar um hvussu seint tað gekk í undanfarnu samgongu vit hava í hvussu sær sett ferð á hetta at ferðin kundi verið meir men vit hava fyrireikað tað væl landsstýriskvinnan hevur fyrireikað hetta væl og nú standa vit saman eg veit at gjóni nolso joensen sen saman við okkum í hesum her men kanska eitt sindur ótolin á lyndi men men tá ið mann akksum bara hyggur eftir hvat vat vit arbeiða seint so haldi eg mann eisini eigurat hyggja tá ið mann sat í støðuni sjálvur hvat mann gjørdi eg tosi ikki um at byggja bíligt til hesi her vit skulu byggja eg segði tað skuldi vera kvalitetur tað skal vera dygd í tað skal vera funktionalitetur til teir brúkarar sum skuldu vera her men vit eiga altíð at gera og kanna so at vit fáa sum mest fyri pengarnar ahavi skyldu til takk fyritakk fyri edvar jacobsen ger sovæl takk fyri hara formaður eg púra samd við tað sum tað verður sagt í at prísurin skal tað vera tað skal vera kvalitetið aftan fyri prísin men eg hugsaði eisini soleiðis at var dað nakrar túsund krónur minni per fermetur so síggi eg tað sum at mann hevði havt møguleikar a fyri at fingið enn fleiri oyndir fyri mann sigur tí tað er nógv sum av bíðileystir nógv sum vilja hava og tað kundi saktans vildi ímynda mær t verið saktans verið eitt rættiliga gott toim onkuntíð mann sær ellivusheimum sum hóru í bygd sum eg havi verið øgiliga stór í vavi um at undrast eitt lítið sindur yvir at tan ikki kann gerast eitt lítið sindur einklari og og tað kanska kundi heldur verið til fleiri eg hugsi pá tann tann mátan og eg gleðist yvir at vit eru farin frá atlan til veruleika tí so leingi sum hann ikki seti spakan í so leingi verðurtað ikki til gleði til teir brúkar seg skulu inn so tað fegnist um at kvinnan setur ferð á at arbeiða við hesum málinum og føra lívið takk fyri frú forkvinna fyrimagnus rasmussen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg eri samdur við tí sum ediva sjakkassen føri fram tað sum eg hugsi eisini tit tað at landsstýriskvinnan síggi hevur biðið um orðið al tso hn hon kann kanska eisini vísa okkum hvørjar ætlanir eru lítissindur frameftir ha nú tosa vit um akkurát hetta men eg veit tað at tað eru ætlanir um annað byggjarí og tað fara vit nokk at hoyra nærri um men tað sum vit so skulu gleðast um tað er tað at vit standa saman um hetta her at tar kundi gingið skjótari ja men lat okkum gleðast um at nú fara vit í gongd og at tað kanska verður ein jøvnferð tað vóni eg takk fyri akk fyri brandursandoy gersovætakk fyri harra formaður eg gevi magnus rasmussen so púra rætt í at tá ið tað verður funnið aft at á tað gongur for seint øh so er tað veruliga undrast yvir tí at seinastu bygningurin r slíkum slag sum bleiv tikin í í brúk meini eg varð virknin so umlatingar depilin suður í sandoynni og tað var í tvey túsund og fimtan tað eru skjótt seks ár síðani so atat tað gongur seint nú tað haldi eg slett ikki e nú haldi eg vit seta ferð á tá mann kemur so til tann bygningin tað er ein bygningur sum er fýra hundrað g fermetur og hann kostaði fimtan milliónir gott nókk tað var meiri til tað var onkur pláss til fjølbrúgvaði men tað gevur altso sjeyogtretivu túsund o fimmhundrað krónur og prfermetur so eg ivist í um hetta er so ræðuliga dýrt sum mann heldur jú sjálvandi tað eru nógvir pengar men eg fegnist um at vit eru komin nag nærri tí prosjektinum sum sum sum sær út til at kunna halda hesi ferð heldur enn at bara seta okkum í gongd og o játta meir og játta meir og játta meir oinntil er liðugt takk

hara formaður ja hat hatta var áhugavert sum brandu frandur førdu fram um kostnaðin á depilinum í á sandi hvar prísurin lá vvit mugu eisini minnast til at at fleiri av hasum brúkarunum kanska at hava brúk fyri serligum umstøðum og og mann kal taka atlit til ymiskt tí kann ta ikki samanluknast við ein ein ein vanligan bústað men eg vil halda líkasum fast við tað at vit eiga altíð a hava fyri eygu at fáa som mest fyri pengarnar eg haldi eisini sum edva jakobsen r inni á at at so kann tær betýða fleiri bústaðir ha takk fyri rósa samuelsen ger sovæl takk fyri hara formaður vit kundu bara gleðast yvir at nú havi eg funnið ein loyst at arbeiði eftir og eg vóni at haðer ein loystsinm skal brúkast frameftir soleðis sumáikki má byrja upp á nýggjum hvørja eg við einas fer ein verkætlanin skal gerast eg minnist fyri nógvum árum síðani nú at ver og viðotjópi í mýrinum og tað var alt annað enn gott tað var ikki virðiligt at fólk suldu búgva ví tann umstøðu suma vóru sum tey sum tað vóru tá so vit kunubara fegnast um tað at vit komu víðari og at leisturin er lagdur og at nú forseta vit og nú hendi tað nakað takk fyrimagnus rasmussen ger so vælja takk fyri harra formaður ja vit vóru nøkur ella vit vit tingfólkini vóru boðin ein ein rundtúr til ymiskar bygningar og vit vit líkasum sóu alt spektir vit sóu teir sum vóru sera sera vánaligir og teir kanska sum vóru soeisinar mitt ímillum og so onkran nýggjan og hesin hesin bygningurinsu mann nú ætlar at byggja hann verð bygdur á sama stað sum ein var sum var á fallanum fót sum er tikið niður og so verður hesin bygdur til átjan við øllum góðum tentleikum bæði fyri brúkarar og eisini fyri mann kann siga familjuna men eisini tey sum starvast sær so ja lat okum bara øll gleðast um hetta her ferðin kundi altíð veri hægri men men nú er ferð komin á og lat okum halda eina javna ferð tað mann kemur ofta longst við halda javna ferð takk fyri takk fyri so takka við magnus rasmussen fyri orðini tann næsta røða verður siri stenbergger

fyri harra formaður tað er eini sera stórur tørvur á at fáa vardar bústaðir bygdar serliga í miðstaðarøkinum og tí er tað sjálvandi gleðiligt at okur viðgera eina lóg um at byggja ein vardan bústað í havn og tað er eisini her í økinum í havnini í miðstaðarøkinum har tørvurin er so nógv størst og har tað eisini er sera langt saman hú bygt men tað sum sjálvandi er spell tað er so tað at lógin verður broytt til at mann skuldi byggja tveir vardar bústaðir til at mann byggir ein men okur bíða so eftir og gleðukum til at hin eisini kemur so mann minkar so ætlanina og mann minkar eisini upphæddina mann skuldi byggja fyri frá áttaghálvtýss milliónuum roknaði mann tá við at fáa tveir fyri og nú sigur mann at mann skal byggja ein fer seksogfjøruti so tað sigur eisini nakað um hvussu nógv dýrari teg blívu at byggja bara tað seinastu tíðina tvey túsund og átjan tá samtykti løgtingið at byggja tveir vardar bústøvurnar í havn sum skuldi vera til fólk við menningarkarnuni burturav og tað haldi eg var eitt øiliga gott mál og tað vísti seg so at mann ikki kláraði at gera tað innan fyri tannkarm
og tað var ein játtan upp á áttaoghálvtrýss milliónir
tí tað verður arbeitt nógv víðari báði í undanfarni samgongu og so aftur nú visirnir um málinum og nú er tað so endiliga her fleiri av teimum fólkum sum sum búðu á heiminum á mýrini tey altso tað viðurskiftini vóru so vánalig at tað bar ikki til at búgva har so tey blivu flutt á aðrar bústaðirnar meðan mann skuldi byggja og hetta kemur so hetta her er heimið sum kemur nú kemur so staðin fyri tað heimið sum faktiskt bleiv tikið niður
vánaliga var standurin við siga við skilt tað rætt og tað sigur
seg sjálvt at tá ið tað hendir so ger tað eisini nakað við bíðilistan tí at tey fólkini mugu so fara inn aðrastaðni har sum kanska eru fult frammanundan blíva kanska eitt sindur meira stúðaði saman men tað ger so sjálvandi eisini tað tað kemur eitt sindur av av eg veitk e mn kan siga proppur í systemi tí at tað blívu eingi nýggj búpláss til tað verður truplar at taka nýggju inn tá ið alt blevur so fult tað sigur seg sjálvt tí at mann tekur ein stovn niður kur vita eisini at te halda var hundrað og tveyogfýrs fólk sum tað stóð vóru á bíðilista til ein vr vardan bústað og at tørvurin er nógv størstur í havnini og tí haldi at tað er líkamikið hvar mann situr í politisku skipanini hvør flokki og hvør viy menna so haldi øll mugu vera samd um at hetta her økið hevur gingið altíð verðina for seint tað er eisini gjørd ein støðugmeting av stovnunum hjá almannaverkinum bústovnunum um hvussu hvussu teir
eru í stand og tað hevur víst seg at nógvur av teimum eru í øgiliga ringum standi
og at umstøðurnar eisini á í flei á fleiri av stovnunum eru rættiliga ótíðarhóskandi tað blivu so settar tvey hundrað milliónir av í tvey túsund og seytjan og tað vóru nógvar góðar intensjiónir um at fáa bygt og nógvir blivu fyrireika og taú r gingið seint at fáa tað í verk og tíbetur kemur so nakað nú tað er eisini víst á at bara innan fyri tey seinastu og fimm árini er bíðilistin vaksin við trýss prosentum og tað er heilt ótrúliga nógv innan fyri so stutta tíð visti mann hyggur eitt sindur søguliga so er eiragarður tað einasta sum er bygt í havnini til fólk við menningarterni og tað bleiv bygt síðsta í hálvfjerðsunum og bleiv tikið brúk í nítjan hundrað og fýrs so eg haldi at mann kann siga at tú hevur verið at akkurát innan fyri tað at byggja til fólk ímenningarteigni hevur tað gingið heilt ótrúliga seint og tá ið tað bleiv tikið brúk so var tað eisini soleiðis at fleiri av teimum føroyingum sum høvdu verið send av landinum og búð á bústovnum uttanlands fingið tá sítt fyrsta varda heim ø í føroyum so at eg haldi at frá fýrs og fram til nú er altso nøkur ár so eg haldi at nógv av teimum sum hava sitið her inni ígjøgnum ártíggju ikki hava so eliga nógv at reypa sær av akkurát hesum økinum e okur síggja so í hvørfalla bústaðarneyðin eisini raka fólk sum hava menningartein tað er ikki soleiðis at tað erbara bústaðarneyð hjá fólki sum skulu hava eina mann kan iki mann kann siga vanliga íbúð men eisini hjá teimum sum skulu hava vardan bústað og fólk í menningartarni blíva sjálvandi eisini tilkomin og tey hava sjálvandi somu ynskjór og dreymar sum øll onnur og tey vilja flyta heimanífrá og skapa sær ein gerandisdag og hava eitt privat lív og hava eitt arbeiðslív og akkurát tað sama sum øll onnur ynskja tey vilja eisini hava sítt egna og tað hevur eisini nakað við samleika og annað at gera og at og hava virðingl kann mann siga um sítt sítt sítt egna lív og tey skulu sjálvandi hava góð korð at búgva í og tað sama kann mann siga er galdandi fyri familjur ella foreldur ela avvarandi tey ynskja sjálvandi eisini tað at teirra barn eisini tá ið tað verður tilkomi kann flyta í góðar og tryggar umstøður har mann kann hava sítt egna lív og blíva meira eg veitki man kann siga meira sjálvbjargin eg haldi tað er eisini tað sum fleiri av teimum foreldrunm hava víst á eisini alment hvussu týdningarmikið tað er at royna at standa egnu beinum eisini tá ið tú hevur menningakarn tí tað eisini mennir teg eg haldi at at akkurát akkurát hetta her við at bústovnar fáa so vánaligar umstøður altso at tað verður so illa viðlíkahildið og at úkorini eru so eg veiki eg mnnkann siga ussalig tað er ikki nakað nýtt mann hevur sett manglandi viðlíkahald og vánaligar fysiskar karmar tá tað kemur til hesar vardu stovnarnar okur eisini sæt tá tá ið tey komu til barn heim og okur hava eisini sæð tá t ið te komu til siglatriina hvussu ringt tú hevur verið at fáa gjørt høluðsviðurskiftini nøktandi og tað okur tóki við í fimtan tá vóru tað statvekk fólk sum búðu á syguasfradeplinum sum vóru komin heim tá síðsta í hálvfjerðsunum sum ongantíð høvdi fingið ein eitt eitt varandi heima at búgva í og eg veit ikki hvat ið akkurát tað er úttrúgv fyri at at tað er ein málbólkur sum kanska ikki kann rópa so hart sum pá einannan máta eg blívhan eitt sindur forsømdur ella rættiliga svikjun kann mann siga men mann kann so bara staðfesta at at teir bygningarnar og tey høluðsviðurskiftini sum tey menniskjuni hava havt ikki hava verið nøktandi og eg haldi g mánn má up á einlannan máta at siga at tað er en tað má vera ein farin tíð um man má standa saman um at fáa tað upp á pláss so okur taka sjálvandi undir við uppskotinum fara at geva landsstýriskvonnuni í allan stuðul til at arbeiða skjótt soleiðis at tað næsta sambolið kemur her áðrenn okur hava vent okum tí tað er virkuliga stórur tørvur ø og okur síggja eisini fyri okum at mann fer at raðfesta hetta her øki tí tað er pengar settir av til tað tað er tað sum ofta hevur verið verið so undarligt er ikki verið endiliga tað taðhevu ske hoyrt uppá og held ikki politiskan vilja men tað erverui ett sindir trupulit at fáa tað av bakkastokki og okur fara eisini frá tjóðveldinum at mæla til at mann hevur eitt rættiliga gott og tætt samstarv við avvarandi við tey sum skula búgva har og við javnað g øll tey sum vara av soleiðis at mann fer nakað sum er hóskandi til tey sum skula búgva har og ikki s eina mankann iga eina loysn á skriviborðinum sum mann heldur er góð fyri onkran sum kanska slett ikki er akkurát tað sum mann hevur brúk fyri so at okur mæla bara til ama lurtar og byggir til nútíðina men eisini til tann tørv sum tey hava sum skula brúka heimi og eg haldi at t sjónarmiðið hjá teimum sum klga búgva har muga vera tað sum vegar tynskt takk fyri takk fyri djóni nolso joensen ein viðmerking ger so vælja takk fyri frú forkvinna júst vi ta andanum sum sirur stenberg inni á í sínari røðu hetta her við at tey hesi ungu menningartærrnu hava eisini ein dreym um at sep at búgva fyri seg sjálva so ógvuliga symbost áðrenn henda viðgerðin byrjaði so kom ein ein unglingi við menningartærrarni rennandi yvir um tvørtur um veginer segn nú havi eg fingið ein bústað har har hann var so stoltur og bjóðaði faktisk at koma at vitja so nógvur tíðir tað fyri tey at hava nakað at vísa á og tí er hetta her øgiliga gott at landstýriskvinnan kemurvi hesum uppskotinum tað einasta keðiliga tað er kanska tað at tað skuldi kanska verið sett full ferð á ella mann koyrdi dobbalop sum hann sigur tí tað kanska haldi eg í mun til tað sum heur verið frammieftrher hevði verið skynsamari tí vist tú hugsa um stór drift ella í samband við vaskarí matgerð køk og sosiala samveru g annars so haldi eg ati mann akkurát sama kundi tykja allan pakkan bara beinanvegin sjálvt mann so hevði kostað tað meir men sæð ljósunu av at hvussu nógv annað kostar á fíggjarlóguni sum verður samtykt í morgin so haldi eg at tað hevði verið tann
ger su væltakk fyri frú forkvina ja eg eri samd við djóna nols joensen sjálvandi fara okur eisini at bakka u
um tá ið tann seinna ætlanin kemur og sjálvandi hevur tað verið best vissi hon var við nú men nú velja okur allíkavæl at gleðast um tað sum er og hetta her við at hugsa um tørvin hjá teimum sum sleppa brúka tað og hvussu viktigt tað er at fáa sítt egna heim eg trúgvi sletit mann kann gera st at fara um tað vissi ikki man næstan kennir tað ella kennir kennir onkran sum staðið í støðuni tað at kunna hava sítt egna koyr hurðina aftur hetta er mítt har geri eg sum eg vil og hetta e hetta er mín mítt mítt privata og eg skal hava mítt egna lív eg kann fara til arbeiðis tá ið tað passar altso tá ið g nú skal eg at vart verta ella hvat tað nú skal vera ella eitt arbeiðspláss og koma heim aftur og hava eitt vanligt gerandislív eg haldi egman hevur hoyrt e foreldur fortelja frá hvussu nógv truplar tað blívur við seg ikki at at tú sleppur at flyta men tú verður búgvandi heima hvussu tann uppgávan kann blíva í mun til tað at tú er í førstum kørmum kanska á einum stovni heldur fyri nøkur sjálvandi fólk eru ymisk so at hetta er bar ett gleðast um takktakk fyriso verður tað billjustinussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri frú forkvinna eitt sera gott og
lívgandi uppskot kunnu vit kalla tað frá landsstýriskvinnuni í almannamálum ein verkætlan sum hevur verið á veg leingi hyggur mann at tíðarætlanini sum eru eitt av skjølunum sum fylgja við her so byrjaði tað í mars í tvey túsund og átjan at mann fór at arbeiða við tveimum vardum bústaðum ella vardum búoyndum ella sambýlum og so hevur landsstýriskvinnan broytt tað til at nú skal tað vera eitt sambýli við átjan búplássum og tað er sagt nógv gott um hesa verkætlanina nú meðan hetta her orðaskiftið hevur vart og tað er eingin grund til at endurtaka alt tað tí tað eru vit øll so sera samd um at tað hevur so stóran týdning atfólk
sum hava serligar avbjóðingar i
artar at tey fáa møguleika til at fáa sín egna bústað nakað sum er orsøkin til at landsstýriskvinnan hevur broyttað frá tveimum sambýlum til eitt er tann dýri kostnaðurin at mann ikki innan fyri tær áttaoghálvtrýss milliónir sum tað upprunaliga ætlandi skuldi kosta klárar tað og tí ger mann eina eitt sambýli í staðin fyri fyri seksogfjøruti milliónir rokna vit tað út á hvørja búoynd so kostar tað tvær komma fimm milliónir per bústað og hesir bústaðir eru á stødd liggjaiggja ímillum fjøruti og hálvtrýss fermetrar og so koma felagsrúm og annað afturat og okkurt kontórsfasilitetur og arbeiðsrúm hjá starvsfólkis víðari men tá ið vit hugsa um at tú kanst fáa eini hús upp at standa sum er
veru minst stupult so stór ella størri enn tað
fyri tvær komma fimm milliónir so virka tað framvegis óendaliga dýrt at byggja átjan búoyndir fyri seksogfjøruti milliónir og eg má siga at nú hevur hetta verið ígjøgnum miðlum einaferð og landstýriskvinnan hevur sagt hetta kostnaðurn er for dýr og nú tí mugu gera nakað annað framvegis so virkar tað fyri mær sum at hetta er dýrt og mann kann spyrja hví skulu vit hava arkitekteknaðir sambýlur við skrátakum færið eingin vinkul vendi líka sum bara er við til at prýða um tað sum tú sært men funktiónsvirði av tí er ógvuliga minimalt tá ið tað eru so nógv sum standa á bíðilista tá ið tað eru so nógv sum standa á qut
og bíða eftir
einum bústaði hví skulu vit tá gera tað og hví hava vit og hetta er ikki ta er slett ikki ein atfinning at lansstýriskvinnuni men generelt hugsunarhátturin sum vit hava tá ið vit fara í holt við at byggja alment í føroyum altso so skal tað vera so fínt men vit fáa bara minni fyri pengarnar vit fáa meiri fyri eygað men minni funktión fyri pengarnar og eg sigi htta bara tí at eg haldi at vit mugu hugsa eitt sindur meir praktiskt frameftir og royna at fáa meiri bústaðir fyri pengarnar tað tað hevur verið høvuðsavbjóðingin frá fyrsta degi tað er tað at mann hevur ikki fingið nokk bústaðir fyri pengarnar og tí standa so nógv á bíðilista altso vanliga familjur í føroyum í dag búgva í stórum tali undir vánaligum umstøðum og enntá familjur sum

eirir og sum eru væl fungerandi og hvar ið bæði hava arbeiði og so víðari hava slett ikki so góðar umstøður sum hesi fáa og tí undrar tað meg at mann skjýtur so høgt alt men tað er nakað sum liggur í systeminum hjá okkum og tað er nakað sum mann mann politiskt má viðgera um um slík ting skulu broytast tí eg haldi at tá ið tað eru so nógv sum standa og bíða eftir einum bústaði og hava tørv á at koma úr sínum vánaligu umstøðum altso her í havnini hevur tað verið ísáligt í so ræðuliga nógv ár soppa hús full av soppu

sethús sum eru slett ikki ætlaðir til endamál í hvar fólk hava roynt tað húsa sum frægast og so víðari men so flytur mann faktisk yvir í luksusumstøður og altso tað er fantastiskt hjá teimum menniskjunum teimum persónum sum verða útvaldir til at flyta inn í sær bústaðirnar meðan kontrastin til hini er bara so ógvusliga stór vit hava eisini slíkt byggjarí inni í runavísinum tað er heilt einastandandi hjá teimum sum sleppa at búgva har meðan tað er minni fantastisk hjá teimum sum ikki sleppa at búgva har og tí haldi eg at vit vit vit eg veit ikki um vit skapa eitt problem í akkurát hasum at vit skapa ein sosialan ójavnaða við at gera at byggja ríðir í hendan mátan hvar vit kanska kundu fingið uppaftur fleiri bústaðir fyri ein meiri lagaligan kostnað og
hin vegin haldi eg slekki tað við
livarhøvur skulu vera so bangin fyri íløgini íløgan er eingangs og hon kemur ikki aftur tey næstu tretivu fjøruti árini tann íløgan sum her verður gjørd og tí er um hetta um hetta so kostaði hundrað ella hálvt annað hundrað milliónir hevði tað ikki betýtt nakað í landskassans regi vissu vit fingu tað fyri pengarnar sum tað var vert so høvdu so høvdu vit ikki hugsað um tað sum kostar á almanni eisini tað er raksturin og tá ið vit tosa um
sambýlir so er meginparturin
av rakstrinum goldin í forvegin altso tey flestu av teimum fólkunum sum blíva sum flyta inn í hesar bústaðirnar tey tey fíggja meginpartin sjálvir við teimum pensjónunum sum tey fáa so tað er ikki raksturin sum er tann stóra avbjóðingin men tað er tað at fáa bygd nakrar bústaðir skjótt og væl tað er tann stóra avbjóðingin eg fari ikki at seta meg ímóti hesum prosjektunum upp á nakran máta men eg havi lurtað eftir framsøgufólkunum og tað hevr ikki verið
ter sagt so nógv um akkurát handan partin so eg kann
gott t átaka mær tann keðiliga leiklutin at siga lítiðsindur um hatta tí at eg haldi at vit verða noyd til at hugsa eit sinur praktiskt teg annars koma vit ikki á mál altso vit koma ikki á mál vissu vit blíva við at seta tey hægstu krøvini til okkum sjálvi tá ið vit byggja tá ið vit byggja til óansæð hvat tað er altso tað er ikki bara slíkt byggjarí men altso vit hava eisini sæð tá ið bústaðir fyri holt við at byggja tað byrjaði øgiliga fínt tá ið bústaðir segði tá tey kundu klára at byggja ein kvadratmelumprís sum var nógv lægri enn øll onnur men tá eg avtornaði so var ikki haldað í tí allíkavæl tí at mann setir sær sjálvum so øgiliga høg krøv og eg slett iki inndrykkað av at búfólkini sum koma inn eru tey sum seta hesi krøvini men tað eru vit sjálvi sum myndugleikar sum
seta okkum sjálvum hesi krøvini og tað kundi eg gott hugsað mær at vit at vit viðgjørdu nærri altso hví vit seta okkum sjálvum hesi krøvini og hví vit lata ja okkara
ráðgeving hava so absolutta ávirkan á hvar ð vit sjálvi seta mørkini tað er bara eitt eitt eg havi bara eitt ynski um at vit fáa bygt bústaðir til øll hesi fólkini sum eru í í ringari neyð í nógvum førum tí at tey hava ikki nakran bústað og teirra avvarandi sum hava tað ringt av teimum at tey ikki kunnu fáa ordiligan góðan bústað men tað er gott at vit koma í gongd og tað er gott at vit at vit hava fingið hetta her uppskotið á borðið

tú eitt lítið sindur hendan vegin hjá mær í dag men tá ið mann so hyggur eftir hesum her at mann skal leggja upp fyri ymiskum tingum mann skal leggja fimtan prosent omaná í óvissum mann skal leggja fimtan prosent omaná fyri hettar og hattar og enntá fyri prísvøkstur stendur altso mann skal innrokna prísvøkstur og so leggja fimtan prosent omaná prísvøksturin í mínari ver eg tað altso eg kann slekki góðtaka sovorðt tí tað irriterar og pínur at mann hugsar sovorðit spekulativt inn í sovorðni ting tí tað at byggja sovorðið byggjarí aftan á at alt jørðbutongarbeiðið gjørt sum er har sum óvissirnar liggja so burdi einki verið óvist so burdi tað kunnað verið roknað niður í minstu krónu hvat tað kostar at byggja tí at tú veitst akkurát hvat tað eri tl byggi allíkavæl so innroknað mann hendan her vælsignaða prísvakstur ná hatta var tað takk fyri frú forkvina ja ein viðmerking er hunur frá djóna nolsø joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja áhugaverdi røða hjá billjustinussen og eg eri púra samd ur hann ikki einsamallur hugsa haesær tankarnar um netupp hvussu vit byggja í dag til hendan tørvin tí at eg haldi at nenda ett innihaldsmessu eyrur at era tað týdningarmesta har er tað sjálvandi kanska nøkur atlitmin eigur at taka í mun til kanska ljóð

onkur lyfta ella okkurt sovorðið tað eigur mann sjálvndi at takaa men men tá ein vinskeiði vendir tað flotta út a tía tað haldi eg eri púra samdur við billjustinusa tað pjøðar it tað eiga vit at síggja burtur frá í í í slíkari bygging annars so haldi eg at hetta her við at byggja skynsamt og sovorði so haldi eg tað ett sindur spell tí at visu vit visu landsýrskvinnan ætlar um kanska eitt tla tvey ár at fara í gongd við tað næsta stigið so síggi eg tað bara sum at vera enn ov dýrari tá tí at kanska at hugt at tað heviverið opið við kanska fingið seksogtretivu pláss kanska í staðin nú visti mann bygdi báðar og tað at mann hevði felagskøku og og og vaskarí og sovorð er nógv stór skynsami skynsamir bygging hevði tað verið við eitt bygt bæðitakk

geja nettupp eg eri samdur viðdjóna nólso joensen serliga tá ið mann veit tað at tað er serliga her í havnini at tørvurin er so átrokandi og at nógvir av brúkarunum sum hava tørv á ha bústaðnum eru her so burdi tað ligið væl fyri at gjørt tað

fyrimun av at bygd fleiri samstundis men um nøkur broyting verða í so máta tað veit eg ikki tað fáa vit so eina viðgerð av tá ið ið málið fer víðari ígjøgnum politisku milljuna men hetta hevur longu fingið eina drúgva tilgongd og vit fara so ikki at gera nakað sum sum up á nakran máta seinka tíð tað tað trúgvi egikki nakar áhugablí

viðgera fyrstu viðgerð eitt lógaruppskot frá landsstýriskvinnu í almennamálnum

løgtingslógin upprunaliga ljóðaði upp á at byggja tveir vardar bústaðir í tórshavn og hetta verður við hesum lógaruppskotinum broytt til ein bústað og høvuðsorsøkin er at tann kostnaður lá teir pengar sum vórðu avsettir til tveir bústaðir røkka bara til tann eina og hetta er sjálvandi fyri tey bæði húsini sum vóru uppi á mýrina og sum ikki kundu brúkast tí tað vóru í so vánaligum standi og eg havi í tí sambandi hug at minna á at tað vóru tann hvussu er tað eina av teimum húsunum var eitt hús sum varð bygt í ja eg haldi faktisk tað var í fýrsunum og faktiskt er høvuðsorsøkin væntandi viðlíkahald til at tað máttu takast niður og tað er ein skomm fyri okkum sum vara av almennum bygningum at vit ikki megna at viðlíkahalda okkara bygningar tí vit ikki setta pengar nokk av

hendan ætlanin er so ein stórur bygningur í trimum eindum til átjan fólk har sum so seks búfólk eru í hvørjari eind vit hava saman við uppskotinum fingið eina verkætlan og har sum tey síggja myndir ella tekningar av tí eg haldi tað sær gott út sendispessielt tak sum fær meg til at spyrja um hvat kostar hetta men men sum eg skilji so so er hetta ikki so innvikla konstruktión at tað fer at kosta so øgiliga nógv afturat biljustinussen var inni á hesin her hvussu fínt skal mann byggja tá mann fer undir sovorðir

eri av tí fatan at tá ið tað almenna byggir so skal mann byggja tað skal hava góða tað skal hava eina nøktandi góðsku og tað byøvuðstykki nú bleiv tað sagt at tað skal ikki byggja so fínt eg veit ikki ordilga hvat mann meina veg t byggja fínt eg haldi at mann skal byggja gott eg haldi t hetta sær byggjaríið sær ikki út til at vera so øgiliga ja eg veit ikki um um fínt er rætta orðið tað tað er líka hendan tan konstruktiónin sum sær út til at vera eitt sindur serlig annars sær tað út til at vera ein nokk so standard bygningur mær dámar væl tað sum eg síggi á tekningini mann hevur tikið atlit til útiøkja ta sær út til at vera ein ljósibygningur tað eru sjálvandi neyðugt sett av til felags øki eisini tí hetta er jú ikki bara ein búfelagsskapur hetta er eisini eitt hús har sum nógv starvsfólk ella nøkur starvsfólk fara at halda til og nakrir brúkarar sjálvandi eru tyngri har sum skal atlit skal takast til rullistólar og

tað er blivið sagt at tað gongur ov seint tað eri eg fyri sovítt púra samd í at tað gongur so seint eg haldi ikki at vit í undanfarni samgongu kunnu loyva okkum at bríkslasitandi landsstýriskvinna tí ateg upplivdi eisini undir okkari samgongu at tað gekk seint og vissi eg skal sammeta við ferjuna erli kttur uttan at upp á nakran máta fara inn í smálutirnar
tí málinum men frá
tí at tað bleiv samtykt til vit høvdu førguni her gekk ikki so lang tíð sum tað hevur tikið frá tí at vit settu pengar av til at byggja hesir stovnarnir sum eru tað eru sikkurt fleiri orsøkir til tað og lutvíst er tað eisini okkara feilir sum politikarar men tað er eisini nakað við tilgongdini sum er ómetaliga drúgv og eg hevði gjarna viljað at tann tilgongdin bleiv endurskoðað við tí fyri eyga at tað gekk skjótari viljin politiski viljin hevur verið til staðar og tað hava ikki bara verið føgur orð tí pengar eru avsettir og tá eg lesi hoyringsskrivið hjá javna so harmar tað meg ómetaligt at at vit ikki skulu megna at ja at vísa á nøkra ítøkilig

inn á bústøðum til fólk við menningartørvi er ómetaliga stórur og allarhelst so veksur hann bara við tíðini so tí tí er tað neyðugt at vit onkursvegna seta ferðina upp og tað eru breið semja og upphægningur til landsstýriskvinnuni um at gera tað sum skal til og at seta neyðuga pengar av tíbetur so eg blivi diskutera eitt sindur um hetta her við kostnaði og sjálvandi tað sum vit ragast eitt sindur kanska serliga vit í fíggjarnevndini er at tað verður játtaður peningur sum so ikki heldur o skulu eykajáttanir til og sjálvandi jú fyrr í tilgongdini uppskotið kemur í tingið jú minni álítandi verður kostnaðarmetingin hinvegin eru vit eisini bangin fyri kanska tað verður ikki ordiliga sagt men eg haldi at tað liggur eitt sindur í luftini
at visti tað kemur for seint altso at at mann so játta pengar og altso tað so bara verður uppskrúvað verkætlanin í sær sjálvum øheg fari ikki at koma so øgiliga nógv inn á serliga upphæddinar og hetta her við fimtan
psent omaná og sovorðit eg eg giti at tey fólkini sum hava fyrireikað hetta her hava góðar orsøkir til at gera tað akkur ppá hendan mátan og eg gangi út frá at vit fáa tað nærri lýst í fíggjarnevndini so eg fari ikki at gera meira burturúr tí eg havi hug at nevna hetta her við at støðan í suðurstreymi er serliga vánalig eg nevndi tað undir fíggjarnevndini fígjarnevndafíggjarlógarviðgerðini í gjár og eg havi hug at nevna tað aftur tað verður tosað um at tað eru nógvar milliónir og faktiskt yvir eina milliard tilsamans gjørt íí almennum íløgum í havnini seinnu árini og tað er púra rætt og nakrar av teimum ílegunum sum mann ger í havnini vera stórar tí her eru nógv fólk til dømis er miðnámsskúlin í her í havnini tann størsti í landinum men eg havi hug enn einaferð at minna á hvussu vánaligar umstøður miðnámsnæmingarnir í havnini høvdu áðrenn tey fingu ein nýggjan skúla og aftur havi eg hug at nevna umstøðurnar úti á føðideildini á landssjúkrahúsinum og nú kenni eg føðideildirnar í landinum og og tað tað er kanska eitt sindur andsókn í tí at av teimum trimum føðideildunum vit einaferð høvdu høliðsumstøðurnar bæði í suðurey í klaksvík vóru munandi frægari enn tær vit hava á tí einu føðideildini vit nú hava eftir og eg loyvi mær at ivast í um nøkur føði deild í danska ríkinum er í verri standi høluðsmessua enn tann vit hava á landssjúkrahúsinum so tað er virkuliga tiltrongt og tað er eitt sindur tað sum eyðkennir íløgur man gera her í havnni tað er tað at umstøðurnar skulu blíva so ótrúliga vánaligar áðrenn mann semjist um at nú skal gerast nýtt og tað er eitt sindur tað sama við viðstovnum at umstøðurnar hjá teimum við serligum tørvum tørvi eri nógv nógv ringast í suðurstreymi samheitt við restina av landinum og tí eri eg sera fegin um at landsstýriskvinnan kemur við hesum her uppskotinum og eg havi eisini álit á at hon fer at gera tað sum skal til fyri at vit koma í mál sum skjótast og og sjálvandi skal eg leggja afturat at vit sjálvandi taka undir við hesum her vit framsókn taka undir við hesum uppskotinum og eg fari at gera mítt til at viðgerðin í fíggjarnevndini verður skjótu góð takk fyri ja takk so er tað viðmerkingar jóneli poulsen ja takk yhara formaður eg eri púra samdur við rutt vang serliga tí fyrstum siður í sambandi við viðlíkahald at tað er virkuliga langt úti at viðlíkahald av almennum bygningum hevur verið so lítið raðfest at mann noyðist at taka relativt nýggjar bygningar niður vegna vantandi viðlíkahald tað er alt annað gott tá ruvang sigur at nú byggir mann jú bara eitt heim í staðin fyri tvey so allíkavæl mann siga at hetta eina heimið hevur átjan pláss í mun til tey bæði gomlu vøru áðrenn hevði ellivu tað siga at okur hava so sjey pláss meir við hesum tað er øgiliga gleðiligt eisini tá tað so kemur til tað kann gott hugsast at tað turkar arbeiða eitt sindur men so visti mann hyggur eftir uppskotunum so stendur timburarbeiði í níggju millióni ta vil siga at tað er harri undir í ta konstruktiónini er eisini kanska hon er eina kanska tað er eina millión dýrari at gera hatta dat ella seks hundrað túsund sigur landsstýriskvinnan nú og eg vil siga at jali er væl givið seks hundrað

fyri ja eg kann leggja afturat jóanalhi posan at egeri púra samd eg eg haldi at tað er ikki altso estetikker er ikki uttan týdning sjálvandi skuldu vit ansa okkum at vit brúka allar pengarnar upp á tað men visti tð er soleiðis at hetta kostar seks hundrað túsund so haldi eg tað í fínasta lagi og grundin til kanska at eg serliga hugdi eftir takinum tað var tí at eg hoyrdi onkran serkønan siga um tað sum ætlanin var at byggja á úti á argjum at tað var serliga tað konstruktiónin sum gjørdi at tað bleiv nógv dýrari enn mann hevði ætlað so tað var kanska tí sum fekk meg til at hyggja eftir akkurá hesari tekini og spyrja meg sjálvan hví skal nú tekjan vera skeiv heldur enn bein men tað skal ikki vera eg sum steðgja hasari konstruktiónini við sum kostar seks hundrað túsund takk fyri bjørt samuelsen takk fyri ja thar við at definera okkum sum tosa um tað danska ríkið tað er ikki ordiliga við uppá t eg haldi at føroyar er okkara ríki men lat tað fara men ruttvang nevndi hetta føðideildini um karmarnir har og so víðari nú byggir mann nýtt er ordiliga gott mann byggir átjan pláss og tað er tørvur á hundrað og fýrs so vegurin er langur men tað sum onkuntíð nívir meg eitt sindur tað er altso kann fíggjarnevndin vera við til at tryggja at viðlíkahald eisini verður av tí nýggja tí avbjóðingin í dag er sanniga ikki bara í føðideilini har er heim í dag har taðer ikki ein gong hava pengar til at skifta vindeg altso tað er tann reella støðan og tí er nógvar hesum bygningunum so illa farnir tí mann ikki sett pengar av t viðlíkahald hvussu heldur ruttvang mann kann tryggja tað at viðlíkahaldið fylgi við

tit ta fyrsta nú hugsaði eg meiraat sammett við ta restina av ríkinum og kanska tí g brúkti orðið danska ríkið vit hava jú bara ta eini føðideildina her í føroyum so eg rokni vi vit eru bjørt samuelsen og eg eri nokk so samdar í hvussu vit fata tann sokallaða ríkisfelagsskapin sum tjóðveldi plagir at siga eg haldi eg eg havi ynskt mær leingi at vit finna ein leist fyri viðlíkahaldið eg haldi simpult henn ikki at vit kunnu verða bekent við at bygningar forfarast av vanligum viðlíkahaldi tað hevur verið tosað um ymiskt eitt nú at mann at mann letur stovnarnir onkursvegna rinda leiði ella man áleggur teimum og sjálvandi verða verður tað peningur sum vit politiskt mugu játta men at mann up á tann mátan tryggjar at neyðugt verður sett av til viðlíkahald eg trúgvi tað er neyðugt at fáa tað lagt í fasta levi tí tað er ikki so ræðuliga stórur politiskur vinningur í at raðfesta viðlíkahald

gunlestóttur gersuvæja takk fyri harra formaður ja hetta er eitt hugaligt mál tí at nú eru vit komin so mikið langt í samband við at byggja hendan bústaðin uppi í mýrini tað er longu langt síðani at eg tók avgerði um at rýva bygningarnar teir bæiði bygningarnr sum eru her uppu rýva teir niður tí tað vóru simpiltens so illa farnir at mann kundi ikki búgva við teimum tað vil siga áðrenn epbal landsstýriskvinna tað varð teir longu flutt úr bústøðunum og síðani hevur mann rivið teir niður og eg hevði sjálvandi hugsað mær at tað gekk nógv skjótari enn te gingi og eg plagi ofta at hyggja eftir hasum hotellinum her í havnini ati tað eri ikki so langt frá

eg haldi tað eg haldi ikki tí eg fór nógv at siga at tað almenna eigur at hyggja eftir privata hvussu kunnu vit gera hetta betri og skjótari tað meini eg virkuligani at tað almenna hevur nógv at læra sum tað eisini er sagt her beint so er viljin til staðar til hesir ymisku bústovnarnar pengarnir eru eisini har til fleiri av teimum men tað hendir nógv for seint og tað har ið eg haldi hundurin liggur ber grivin og tað er har ið eg meti at mann eigur at seta meira inn at finna útav hvussu vit kunnu gera hetta betri og skjótari og tað sum er nú við hesum her uppskotunum upprunaliga so var tað soleiðisar at fyrrverandi landsstýriskvinnan sum eisini hevði villian at byggja tveir bústovnar fyri áttaoghálvtrýss milliónir níggjuogtjúgu milliónir perstúkk ordiliga gott viljin var til staðar men tað vísir seg bara at tá gongur ikki so skjótt sum hann ætlar og ikki nokk við tí tá ið man k komið so mikið langt ja so vísir tað seg at tað ikki bara dýrari men nógv dýrari enn mann ætlaði og væntaði og tí komi her við hesar lógina í dag nú eru vit komin tað langt við hesum her uppskotinum at mann ætlar at bjóða tað út íkomandi ár og har skal eisini jørð arbeiði gerast og tí vildi eg so gjarna hava hetta lagt fram í dag heitta uppskoti og ikki aftanað jól ella aftan á nýggjar soleiðisnar eisini at trivnaðarnevndin kann longu mansigur aftaná níggjar ferðia at arbeiða í hesum uppskotinum so tað er tøzost fyri harra formaður at hetta bleið lagt fram nú øhetta hesin heimi á mýrini hetta er til átjan fólk og tað er soleiðisa at tað fer á kostirakstri umkring ja níggju góðar níggju milliónir og tað skal eisini síggjast í ljósinum av at vit fólkini sum hava búð upp mýrin tey eru búgva aðrastaðnar í dag sjálvandi skuldi tey hava møguleika at fara niðan aftur mýrina ta nýggju mýrina vist tey vilja tað men

og eg ver eisini noydd til at vara tey búplássini og eisini mýrina so øhetta er fyri fólk við mann sigur sum tingri brúkara o mann kann siga tað so og lættari lættari so tað verður eisini sagt at tað hevi verið nokk so deiligt at mann bara koyrdi bæði ígjøgnum í senn og tað er skilji eg væl eg eri stak ótolin sjálv men men onganveg komi við hinum tað er mann ikki men mann komin langt við hesum og tí tími eg ikki tað at bíða kanska einaferð eg livug við hitt sambýlið og og so kanska at eg blivur komið so langt og leingi at bíða tað ikki blívur til nakað og tí vil eg ikki hava tað at tað blívur til ein fløskuháls soleiðisnar at mann ikki kann fara í gongd við mýrina og tað er tað sum eg vil og tað er tað sum eg siti við alt eftir løgtingið gjarna vil
vit arbeiða sjálvandi eisini við øðrum bæði
hínnartún og ranei reynstún og har er
er eisini gongd í men vit arbeiða eisini við tað verður sagt hví hví hví ger mann ikki meir jú vit gera meir vit royna alla tíðina og vit arbeiða eisini við nakað sum eg havi nevnt her fyrr alment privat har sum tað almenna privata kunnu samstarva soleiðisnar at tey við avbjóðingum kunnu fáa eina íbúð tað vil siga at tey betala akkurát á sama máta sum øll onnur fyri at búgva har og tað eru eisini sovorðni møguleikar sum vit hyggja uppá og eg vil siga at vit komin nú veit ikki hussu tað fer t lukkast men vit r komi nokk so langt tað e ikki soleiðis at hendan landsstýriskvinnan situr bara afturá har úti í raðnum eg royni alla tíðina og øhvav meir jú og so er tað eisini
bústaði her eg havi lagt eitt mál fram her í í løgtinginu
at bústaðið skal sleppa at byggja fyri fýra hundrað og hálvtrýss milliónir altso knappa hálva milliard øso visti mann ikki fær nakrar bústaðir burtur úr tí so veit eg ikki ordiligt tað ivist í onga løtu at mann fer at fáa og harav er tvey hundrað milliónir eisini sett til almannagagligt og tá hugsi eg eisini um bústaðir til fólk sum hava avbjóðingar at teir brúkt til tað so altíð alt haldi eg sjálv at hað er eitt gott mál tað er nokk so væl lýst í dag so

tað bleiv eisini spurt mamma dugdi hava hesi fólkini við sum vara av og sovorðú manna hevur havt javna og sovorðtað inni at so hetta er ikki soleisnar at landsstýriskvinnan bara mannsigur arbeiði sjálvdrátt tað er ikki

so eg ma siga vilheilsahesi vælkomin og eg vóni og vænti at hetta fer at fáa eina góða viðgerð og eg vænti eisini at tey málini sum eru á veg inn her til løgtingin tað verðu arbeitt við tí enn men mam arbeiðir hart fyri tí og eg kann lova hesum løgtinginum at eg eisini fungerir sum ein rygkjari tað eri eg royni alla tíðina at tað kemur ferð a men avbjóðingarnar hava verið stórar og tað vita vit eisini her løgtinginum harra formaður vit høvdu kvíggjartún sum bleiv so óhøggiliga dýrt at at mann kundi ikki standa modell til at tað almenna skuld betala so yvirhands høgan prís vist tað ikiki nýtist men tá ið tað evur so sagt so so havi eg gingið høgt upp í at funktiónirnar stadvek skuldu verða fungera og tá ið vit tosa ímns h heimini so skuldu tað vera góð heim tað skuldi ver virðilig heim og hesi fólkini skulu trívast og tað skal fjálgt og gott so eg fari at takka fyri eina góða viðgerð her í dag eg vænti nógv saman við mær sum er nøgd og til jólar tá vit hugsa um at hetta er henda hetta málið er komið so langt sum te komi takk fyri harra formaður ja so er ta nakrar viðmerkingar siri stenberg takk fyra hara formaður ja oku fa ynskja a landstýriskvinnunu góða eydnu við smálinum og eg glað fyri at eg komi so langt og eitt sindur forvitin kanska at vita hvussu tað gongur við at fáa tað næsta heimi sum sum faktiskt hongur eit sindur saman við hesum her hvussu langt er tað arbeiðið komið nú kann man rokna við ati at tað kemur í tingi er tað nøkulunda klárt kann ela vera í vár ella kankann lanstýrsmannan siga

jseis gunlestófturja takk fyri harra formaður tá siri stenberg sita næsta so so hugsaði eg beinan við víggjartún og tað tað er tað sum bleiv so øgiliga dýrt sum eg líkasum sigu veitk hvar dengór rekimera og har hevur mann sett sparingar inn og tað er útbjóðað fyrsta desembur íár er tað útbjóðað mentað kann vera at siri stenberg meinti við nær ið tað næsta l sum er líka sum mýran har t eri eg veit iki um eg gjørdi tað nóg greitt men har er mann ongan veg komin og tí sigi eg eg fari ikki at bíða eftir tí fyri at leggja bæði senn fram tí at so verður tað so leingi at bíða tað kann vera at vissi hetta verður ordiligt sugsi men hyggur eftir hesun her er hetta vert at gera bara kopi av hesum her tað kundi kanska verið ein møguleiki men nú fari egman at síggja men endamálið ella hvat sum mann sigur tað er tað at lat okkum koma í gongd bara spakin vera settur í tað eina eheimi so eru vit komin rættiliga nógv longri enn nógv tey seinastu árini takk fyri jaso er tað han elvi poulsen gersvæl takki hara formaður eg vil takka landstýriskvinnuni fyri at omu komi við í hesum málinum eg haldi landstýriskvinnan gjørt eitt megnararbeiði hon brenniveruliga fyri tí økinum situ við eisini tað er ótrúliga takksamur fyri tá i tað verur nakkað um prísin sum heiminum sum sigur mann góðar sjeyogtjúgu mili ónir eg trúgvi t heta er an veruligur prísir sum kemur at halda ikki sum tað er verkætlanin sum oku hava sett annars fyri settar í gongd sum okur statvekk liggja og játta eyka rokningartill eg trúgvi hetta er eitt prosjekt visti mann nú ikki ferðir ímillum fyrstu og aðru viðgera skarva nakrar krónur herit eru til sparingar so so trúgvi ag so at tað er eitt prosjekt sum kemur at halda g tað eri øgiliga glaður fyri og eg haldi faktiskt ikki at teir bilar um mann ikki kemur í báðum heimi niðan í send tí tá er í øllum førum meir er freistandi at fara inn at pilka við sparingar tá nú annað heimin kemur fyrst so haldi eg að øgiliga skilagott og mann knn kanska vantahigt heimið kanska kemur innan fyri eina teymur liga skjóta tíð eisini takk gunnlestettur gersuvæl ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingarnar siti við tí í hvørsfall at tað hevði virkliga ein sterkur vilju til at hetta blívur til veruleika og her er ikki nógv bein í tí hetta eri sum spyrjarin nevndi fyri í løtu síðani hettað er øgiliga nógvar líkt á ein einum kassa og so evur mann gjørt tekinim eitt sindur annaðloys og sum eg havi skilt so er tað kanska ein meir útreiðslu upp á einnar seks hundrað túsund og tað haldi eg at mann eigur at klára at liva við hetta tað er soleiðisnar at í løgu er ætlanini so er tað pláss fyri hesum her so at tabæði vóni eg vænti ikki at fíggjarnevndin kann finna upp á at fara og røra vita fíggjarligar í hesum her so skilji eg ikki ein pinn av tí heila takk fyri harra formaður ja takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari

ja tað er ikki nøkur framløga í dag so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin klokkan tíggju mikudagin sekstanda desembur tingfundur byrjar klokkan tíggju sum sagt tá verður verða nakra aðru viðgerð á skránni tað er onnur viðgerð av løgtnsmál nummar níggjuogtrýss uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin útsetu og flyta kvotur til vinnuligar royndir í verkætlanin frá tjúgu til leinogtjúgu flyta aðrar ófiskar makrelhvotufárá tjúgu til leingi og strika treytum um veiðiloyvivið fiskilogi í bólki fimm í samband við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlaninum ávikavist fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskiroyndir solan varð yvirskriftin so er tað onnur viðgerð á løgtinsmál nummar seksoghálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingisoysni sjófeingislógin fiskidagaskipanin leingi um gildustíðina á rættindum føroysk ger smábátar tillaringar og fylgjubroytingar sum tað eitur og so verður onnur viðgerð av løgsmál nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktara starvsfólk onnur viðgerð áv løgtsmáln numar tvey tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg við ræði á málum og málsøkjum at taka løgreglu ákæruvald og brotsmál og umsorgan undir føroyskt ræði onnur viðger á løgtismál nummar átta tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum om málsøkjum yvirtaka av málsøkjunum landslæknaembati eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovna á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkravyvirskifti líkskoðan vónaðarflutningi óforiserandi evni sjúklingarættin og eftir gjørdan gitna